so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag tað er níggjundu mars og fyrsta mál á skránni er ein onnur viðgerð og tað er av løgtsmál nummar áttaoghálvtrýss uppskot til løgtingslóg um stuðul til ávísar fyritøkur fyri fastar útrósslur í samband við kom við nítjan hvør biður um orðið

hetta er álitið til uppskot um løgtingslógim stuðul til ávísa fyritøkur fyri fastar útreiðslur og tað er sambandi við kovit nítjan tað er landsstýrismaðurin í umhvørvsvinnumála magnus rasmussen sum legði málið fram tann sjeyogtjúgunda januar í tvey túsund og tvey túsund og tveyogtjúgu og málið var beint í vinnunevndina tann fyrsta februar í tveyogtjúgu og málið hevur viðgjørt á fundið tann tíggjunda og fimtanda februar undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri skoinkistøðini okur hava útit veriðog guti wvinter og mikkaleblakk og magnus rasmussen lansstýrismann í umhvørvis og vinnumálum tað er ein samdnevnd yvirorðna í hesum málinum

tán níggjunda desembur varð kunngjørt kunngjørt í landsstýrið at víðka tilmælini sum millum annað fevndi um avmarkingar í ætlandingartíðunum fyri fyritøkur sum reka diskotexc og verkshúsvirksemi mælt varð til at hesar fyritøkur lótu eg aftur í seinasta lagi klokkan otrýogtjúgu á kvøldi umhvørvisog vinnumálaráðið hevði so níggjunda desembur tvey túsund og einogtjúgu fund við umboð fyri hesar fyritøkur sum reka diskotex og verkshúsvirksemi tað varð gjørt í eini roynd at fáa at fáa tær at stuðla landsstýrinum í koronatilbúgvingini við at lata aftur klokkan tveyogtjúgu og tað bleiv gjørt sjálvt um tað vildi fáa álvarsligar fíggjarligar fylgjur fyri hesar fyritøkur tað kom fram undir viðgerðini av desemburmánaði er vanliga tann frægasti í árinum umframt at inntøkurnar í stóran mun eru tekdar av søluni sum er aftaná klokkan trýogtjúgu og tað vildi verið ein dyggursmeitur um fyritøkurnar enn einaferð hevði skuldi fylgja tilmælinum frá landsstýrið boðaði tískil frá einum nýggjum hjálparpakka til hesar fyritøkur um tær vísti landsstýrinum væl vild og vildi ganga tí at møti at lata aftur í seinasta lagi klokkan tveyogtjúgu endamálið við hjálparpakkarnum var eggjafyritøkunum at fylgja tilmælunum sum varð settar í verk til tess at tálma útbreiðsluni av kvi nítjan tar kann kanska leggjast afturat at síðani tey lótu aftur tá eksploderaði smittutølini alla aðrastaðni umboð fyri skenkistøðini boðaði sama dag frá at tey vórðu sinnað at fylgja tilmæluni frá landsstýrinum eftir at landsstýrismaðurin í umhvørvisminnumálnum hevði greitt teimum frá innihaldinum í hjálparpakkanum og givið sítt lyfti um at veita hendan stuðul fyrstu tilmælini vórðu galdandi frá tíggjunda til trýogtjúgunda desembur síðani aftur frá fýraogtjúgunda desembur tiln annað januar men tann anna tann fjórða januar boðaði landsstýrið enn einaferð frá at víðka tilmælini fóru at halda fram men uttan at upplýsa hvussu leingi tey fóru at halda fram seinasta fráboðanin kom so tann einogtjúgunda januar sum kunngjørdi at hesar fyritøkur kundi hava opið aftur sum vanligt tann fyrsta februar tað er semja um fulla endurrindan av útreiðslum nevndin er samd um at fyritøkurnar sum eru umfatar av hesi løgtingslóg og sum sjálvbodnar hava valt at fylgja tilmælunum skulu fáa fulla endurendan av føstu útreiðslunum í stuðulstíðarskeiðnum júst soleiðis sum landsstýrismaðurin í umhvørvisog vinnumálum gav sítt lyfti um hatta er ein samdnevnd sum hevur hasar viðmerkingarnar restina av nevndini bjarni hammer hennikold bjørt samelsen kári petersen og jóhandal hava hesar viðmerkingar

ja nevndin hevur eisini havt fund við umboð fyri keytreingvinnuna og umboð fyri tónleikavinnuna hetta eru vinnugreinar sum eru sera hart raktar av tilmulunum frá landsstýrinum frá byrjan av og tak okur tónleikavinnuna fyrst so er mest sum øll tiltøk avlýst í tvey túsund og einogtjúgu og tónleikalívið er í hjá hesum er ið skeljasorði tað fer at taka ár at koma upp á somu hæddir sum áðrenn komvinítjan um ikki landið kemur við stuðli ella kveikingarpakka síðani hesi umboð vórðu í vinnunevndini er hjálparpakki lagdur fyri at hjálpa listafólkum harundir tónleikarunum sum eru raktur av avleiðingunum av komvinítjan hesin hjálparpakkin sum er borin niðan er ísøavmarkaður tí hann einanst er galdandi í tíðarskeiðnum frá níggjunda desembur til einogtretivunda desembur umframt at tað er einans seks hundra túsund settar av til at deila millum øll hesi listafólkini undirritaðu heita á landsstýrið og á mentanarnevndina um at leingja tíðarskeiðið frá hjálparpakkan og tað er eisini umráðandi av stuðulsupphæddum upphæddin verður hækkað tilsvarandi tað kom eisini greitt fram at tey allarflestu tiltøkini sum hnn hugsar um jólafrókastør tað er enda áðrenn desemburmána eg tað verur lagt upp til at gera ein uppsavningarpakka til tey sum eru dottir niður ímillum tað eru fleiri sum erudóttin niðrmillum ein vinnugrein sum er partvíst er beinleiðis tekgd av diskotexcog virksemsvirksemi tað eru fyritøkur sum veita ljóð og ljós ein onnur er kætingurvinnan sum millum annað sum er sum eru smærri matframleiðslu og matvøruveitarar í føroyum hesi hava seinastu árini ment burðardyggan føroyskan mat fleiri av hesum hava veruliga kveikt áhugan fyri føroyskari matmentan av matvørum sum hava sett føroyar á heimskorti hesin vinnubólkurin eru eisini púra dottirnir ímillum tá talan er um kovi nítjan stuðul sjálvt um stórar stórar fyritøkur sum eisini framleiða og veita matvørur og sum ofta eri eg beinleiðis kapping við hesa keytringvinnuna hava fingið stórar upphøvdir og koma í nýtjan stuðli so hevur keytringvinnan sjálv ongan stuðu nøkur eru hava longu valt at bukka undir og hava valt at takka fyri seg og tað er sera óheppið at ramenning og vitan hvørvur hjá hesum tí at tey eru dott niðr ímillum

afturtil hetta uppskotið so fyriliggjandi lógaruppskot tað er skreddar at seyma til eina ávísa vinnugrein um eina sum har ein avtala bleiv gjørt við landstýrismanninum ogsar vinnugreinrnar nemliga diskutesc og verkshúsvirksemi tí letur tað ikki upp fyri at aðrar vinnugreinar á nøktandi hátt kunna verða fevndar av hesi ein sjálvstøðug hjálparpakki til millum annað ketringvinnuna sum ikki higartil er loftað á hjálparpakkanum men hava havt ein stóra afturgongd eigur at verða gjørdur eftir leistini fyri hesi vinnu eins og landsstýrið hevur gjørt fyri aðrar útfaldarvinningarnar hesin bólkurin hevur ferðeftir ferð fingið lovað eina hjálpandi hond frá landsstýrinum tað hevur vinnunevndini fingið at vita men enn eru eingin hjálp komi undirritað heita tí at landsstýrið í landsstýrismanninum í umhvørvisvinnumálum um at leggja ein hjálparpakka fyri ketlingvinnuna fyri løgtingi tað eru eisini greiðar ábendingar um at aðrir vinnubólkar eru dótnirnir ímillum og eigur landsstýrið at tryggja at øll verða javnsett og fáa eina rættvísa viðgerð tá ið mann hevur valt at hjálpa nógvum ymiskum men ikki øllum undirritaði heita eisini á landsstýri um at gera eina eftirmeting nú kom vit nítjan vónandi er yvirstaðið at gera eina eftirmeting av ávirkanin í avkvovitnítjan og harút fórá at gera ein uppsavningarpakka sum loftar teimum sum eru dóttirnir ímillum í undanfarnu hjálparpakka og ein samdnevnd tekur undir við málinum og melir løgtinginum til at samtykkja uppskotið gharra formaður tað er tað tað snýr seg um í hesum her at hetta her er ein greiða avtala sum er gjørdi milum landsstýrið og ein ávísur avísa vinnubólk og men undirviðgerðini er so komin fram at tað eru onnur bæði smærri eisini sum eg tengd eftir hesum sum eisini veruliga eru dottinir í millum og tað er altíð áhugavírt fyri at løgting at fáa at vita at tað eru nøkur sum tíverri eru dóttirnir ímillum men í hesum uppskotiunum er tað ein samdnevnd og sum heitir
hvør á løgtingi um at samtykja uppskotið takk so ræða framman
so er tað bjarni kárason petersen sum fær eina viðmerking takk fyri harra formaður ja tað tað er tað er rætt at tað eru nógv sum dott niður ímillum og soleis tí at vit í viðmerkingunum hava skriva at mann eigur at fara og gera og samla upp og vita hvør dottir hiður millum og hvør hevur brúk fyri ta neyðugu hjálpina men so til at viðmerkja tað fyrsta sum bjarni hammer var inni á undirritaði heldur ikki at mann skal fara inn at gera nakað politiskt við navnið hjá viðmerkjaranum tað er kanska heldur ein hugbursbroyting sum skal til so vónandi verður tað verður tað rætt upp á skeiv

hjálpti hann har ja takk fyri formaður navnið navnið sum hann sigur skaðar ongan og serliga tá ið tey hevur tá ið tá ið bjarni kárasund petersen hevur so vakurt fornavn og tað vóni eg at øll fara at taka til sín og virðismeta tað og geva tey tað rættu virðing sum tú hevur eisini herfrá men sum sagt at vinnunendan prøvaði arbeiðið við at víðka hendan her pakkan men men tað er bara ikki ordrað til og
tí er tað hesin pakkin sum er komin ígjøgnum endiliga takk fyri revnd eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er endað vit fara at atkvøða í máli og summi formaðurin í vinnunevndum nevndist so er talan um eitt eina sandanevnd sum lagt álíknan vit atkvøða nú ja um vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við fýraogtjúgu atkvøðunum fyri ongar ímóti ongar blankari og fer soleiðis samtykt til triðju vit fara so undir tað fyrstu fyrstu viðgerðina av sjey fyrstu viðgerðunum í dag so vit fáa nokk at gera í dag og tað fyrsta fyrsta viðgerðin er av løgtingsmanninum trýoghálvfems uppskotið løgslóg um at taka festið hekskar úr festið skipanast eg biði um framsóknin fyri fólkaplokkin er tað beinir johannesen fyri javnaðarflokkin henni gold fyri tjóðveldið ingolf sólar moulsen og fyri miðflokkin er tað bill justinussen og fyri framsæt bjarni kára
so fær beinir johannesen orðið fyrst ger so væl takk fyri harra formaður hetta erso uppskot til løgtingslóg um at taka festi hægskaðar úr festuskipanini og heygskarður í kollafirði tað hevur verið ein royndarstøð í eini fjøruti ár og tað er rættiliga langt síðani at tað hevur verið skipað sum eitt vanligt festi og aftan við hesi lógini er so tað at mann tekur hæygskaðar úr festskipanini og orsøkin til tað at mannger tað við lóg er tann ati hóast at landsstýrismaðurin kann gera tað við kunngerð so er tað soleiðis sær attá mann ger tað við lóg so kann mann sasudis áseta hvussu hvat pengarnir í festikontuni fara og hvussu inntøkuna frameftir eisini skulu v fara tað er so sær athetta her festið er fær millum annað eina inntøku gjøgnum hunsara bótn har tað er leigað lendi so tað er orsøkin til at mann ger tað í lóg tað eru ikki serliga viðmerkingar til hetta her málið her tí at málið hevur verið til hoyringar so tað er sum so ikki nakað mótmæl ímóti hesum meni nú eru hetta her royndarstøðin hæksikar sum vit hava at tosa um og sum hevur verið sum hevur virkað í fjøruti ár og tískil er tað eisini áhugavert at kanska tað kum vend av tíð altso hvussu hvussu hevur royndarsíðn hilnast og fær mann tað burturúr ið mann ynskir ílandin á vinnuni og eg hugsi at tað er áhugvert at viðgera tað í samband við hettaher nú tá mann tekur hekskar úr festskipanini hvussu er var nøgdur við royndarsína sum on virkar í dag og somuleiðis eisini tá mann tosar umfestukontíðina her sær mann tað athelvtið verður koyrt til garðin so mann síðan kann brúka til viðlíkahald av garðinum men so er tað tað hvussu er so við øðrum tað eru kanska ikki onnur sum hava júst tendligar møguleikan at tey kunnu taka hestina av inntøkunum til at brúka til viðlíkahald av sýnum garði til ymiskt og er eti eisini nakað sum er vert at taka upp um um mann burdi hugt eitt sindur nærri av tíð men sum sagt so eri ikki so nakrar størvígs viðmerkingar til hettar málið her og tað fer so í vinnunevndina og tað skal fáa eina góða og virðiliga
viðgerð takk fyri harra formaður ja takk fyri næsti røðari r henderik oald
ja hetta er nú ikki so oftani a mann viðgjør tílík mál sum er ger so

ø tað sum nú e ikki neyðugt at endursenda tað sum beini johannesen segði men tað er so tað sum hann nevndi tað sum eg grundarlagið fyri uppskotinum

ønú er tað soleiðis at testurin eru ikki ásettr við lóg og kunnu tí takast eisini sum verður víst á her sum kunnu tey eisini takast úr hesti skipanini av tí sama her eru tað verur diskuterað øiliga oftani um um hesir isi viðurskiftini hvør kann fáa úr úr búnaðargrunninum og ukur vita tað at privatir jarðarbrúkarar ella jase líkamikið landbrúkarar ella hvat tað nú enr teir fáa einki lán úr búnaðargrunninum so teimu deyða halda seg til bankar og aðrar væl vild øh eg minnist tá ið nú eri tað nakar nónvur tretivu ár nærm nærmari sum beiniehennese hevði í fjøruti ár síðan sá dagsins ljós eg minnist tað ein tað fyrsta eg eg kom við tag heldre støðu at ati eg bleiv formaður í eisini ímillum landbúnaðarnevndini í tá eg bleiv valdu e løgtingið fyrstu ferð eg helt at tað var en nokk o stórur teiður meni seinni fann í dav at an grundurin til at eg bleiv tað tað var tannan eingin annað vildi vera í formaður iksegði landbúnaðarnevndin tað var tíð var endaður í tí men men tað var hn ikki verri enn so at og komi heiukapar burtur úr tí men ein tað fyrsta uppgávan var tað var at hátíðarhalda at royndarstøðin bleiv tikin í brúk sum formaður í lambúgnaranevndini so var eg bjóðaði við til norðurnorður a royndarstøðina tí at nú skuldi hon taka seg íð brúk og tað var eitt sorður hátíðarhald hvar nokk so fitta fólki var men mann líkasum fornemmaði at øll sum vóru vóru ikki heilt nøgd tað er ikki ttig ikki altíð má fornemma tað í eini samkomu men taðð líkasum fornemmaði eg at tað vóru skjúll sum vóru fult ov heilt við upp á alt hetta her men

men fyri at siga tað pent so haldi eg at okur grundin til at leingi vildi vera í hesir landbúnaðarnevndini var tana at at reilskaiðið frammanundan var eitt uppskot komið her í tingi um at gera broytingar í í í jarðarlógini og eingin tók orðið til fyrstu viðgerð tí eingin vildi starta eitt orðaskifti hjá landsstýrismaðurinsum tá a páll vang hann sat eftir við hesum her uppskotinum og eingin eingin tók orðið men tað settu kkur fyri tá seinni at okur skuldu so prøva hvørfall at fáa okkurt burturúr um at ma so flutta nøkur puntum um ikki annað soleiðis at at mann gjørdi eina broyting aftan á hálvtrýss ár ella gott vera tað millum annað fór r sæ í holt við at gera tað møguligt hjá kvinnum at festa uttan at biúdist at vera tann tann elsta av í selskapinum so tað var so eitt sum kom burtúr men aftaná at okur aft e nevnd í tvey ár øh nú eg eri talan um hetta er ein rímiliga stórt túkki og hugdi eftir í gjár og og taðn eina matrikkunummarið eg av hesum e eri hundrað og trýss túsund kvadratmetur so hetta er ikki ikki smáttaríur altso men men men og so er okkurt afturat

hesi matrikklinummarið ft tvy hundrað g einogfjøruti a trý hundrað og átjan og trý hundrað og átan b sum liggjukollfer á dali

nú kemur eftir vinnunevndina so tað er ein møguleiki at spyrja seg fyrri bæði hjá búnaðagrunninum og hjá hjá royndarstøðini hvat ið tey halda um gongdina í hesum her og og og og tær royndir sum hava verðað gjørddar

nú stendur at at festikonturin hjá hæygskarði verður tikin burturúr festskipanini men verður varðveitt sum kto á búnaðargrunnunum til inntøkur sum stava frá gróvbrotini millum annað grótbrotini hundsarabotni innistandandi upphædd á festikonturi á hæygskarði og inntøkurnar nevndar í stykki eitt verða makað til ábøtur og ngerð á heygskarði altso er avst tað mann kann brúka pengarnar til á garðini og at at at at meitt sum eg kanska r ókey afturat tí tað er tað at landsstýrismaðurin skal góðkenna útreiðstil ábøtur og nýgerð áðrenn tað verðið hilnar soleiðis at mann kann ikki bara at garðrin bara finna uppá at sær eg byggja út bar og óendaligt u og og og og gera íløgur so uttan at

tað er avmarkar hvar mann kannviðgera til fyrstu viðgerð men men tað kanska mann kemur kanska meiri inn á tað undir viðgerðini í nevndini hvar mann kann far inni á detaljur og og vita hvussu støðan eru við við altso hvat hví áskoðanin er hjá teimum partunum sum grennar ser til hetta her men sum sagt so halda okur tað er í lagi men men altso nú veit eg ikki ordiliga hvat i ætlanin er nú nú hoyri okur øgiliga oftani t ella mann hoyrir mann meirir meir at fólk taka økið burtur úr skipanin forskeligu skipanin sum mann ikki skal brúka meira okur hoyrdi norður í kalsoynni at skriðulop at vera eg tað skul eit strika fleiri partim fáa fingu onkran studning so tað er sikkurt fínt eisini soleiðis at bóndun kann bara líkasum strika bara av og sosoer yvistaðið við tí og og og og so flytur mann kjøtin úr sælandi staðin so ein máti at at at minka um siogtvey útlátið uppá tað er at føra kjøt frá vegrðins enda til føroyar eg eri eitt sindur meira bangin fyri at tá ið tað blívur nú nú er koltur blivin fræðaður fyrr enn eg veit ikki um tað var nakrir seyðir skuldi yvirliva kanska vóru teir nakrar fáir eg minn iski aftur um teir vóru nakar fáir e illa allar vórðu rintnar at bláman blívur tað meira og meira av tí so kann mann líkasum ivast eitt sindur í at tí er tað fyrst komið í gongd á líkasum at siga fínt tú fer endurgjald fyri at taka seyðin hja tær av og so fer tað bara at vaksa vilt alt tað heili øh so so biginnur man eitt sindur ivast í hvat mann skal eta til endans sjált fylgjarligt er tað sikkur fínt alt vissi alt ð tað sum veksur so kann mann liggja fram eftir rommum og eta burturúr tí sum nú einaferð er vákski visti mann hevur hug til tað men ellars er uppskotið sigt ókey og tað kann mann so koma nærmari inná

ja takk fyri harra formaður ja hetaer ett uppskot um at taka festi úr eyngarði í úr ír festuskipanini og kanska vit eru so ymisk sum er á tingi og tað er ørgiliga gott summi eru kanska betri ílatin til at tosa um festir enn onnur eg veit øgiliga lítið um festir tað má eg siga akkurát sum er tá y komin á ting tað visti eg faktiskt illa nokk hvat munurin var ognaurð og festi so klað er sum tað men her er so ætlanin at taka at at pengarnir sum koma sum eru á festikontoini og sum sum koma kunnu brúkast til til bygningar og og lendi hjá hjáí heygsgarðin men her eru nøkur ting íð her sum sum mann kanska kanska skal eg hava greiði á eitt lítsindur í í í tá ið tað kemur í nú tá kemur í vinnunevndina her stendur her stendur at beini johannesen var inni á tí eisini um at helvtin skuldi fara í íí í í felagspulju og helvtin til men sum eg síggi í lesi eitt uppskot e rætt so skal alt fara til til heygskarð sum eg síggi tað og so er tað eisini tað sum er a lesi í er eisini tað er tað at stendur herpeint tat lógaruppskotið hevur somuleiðis til endamáls at tað áseta pengarnar í dag av festikontu bara kann brúkast við loyvi frá landsstýrismanninum so spekuleri eg upp á hvussu er tað í dag hvussu u hvussu hvussu verða kundi hvussu er tað skalda í løgtingi í dag ella ella hvar hvartað hevði eg kunnað fingið hugsað mær fingið greiðið á og eg havi skilt tað lagnum at at hvørja ferðirnar brúka vit taka eitt sindur av gróti úr hundrarabotni so so fellur so fella nøkur oyrur til til heygskarð og eg skilja lagnum at man spurti me ett sindur fyri at tað kanska draga seg um trý fýra hundrað túsund um árið sum dryppa tann vegin so standa kanska eitt sindur av pengum eisini í í hesum her grunnunum eg havi skilt av lagnum tað er kanska ein kanska tíggju ferðinar tað men tað kann landstýrismaðurin kanska koma nærri inn á so hetta her er eitt eitt uppskot sum sum hevur til endamáls at gera tað lættari og nemmari at viðlíkahalda tær ognirnar sum hann hevur í búnaðarstovuni so eg haldikki t eg havi sera nógv meira at siga um hetta málið takk fyri ja takk næsta røðari er inngholf sólvátsm olsen
ger so væl ja takk fyri harra formaður ja sum undanfari nú røðarar eisini hava er innið á so er hetta nokk so nógvan formsak at at gera royndarstøðina til formliga til nakað serligt sum tað hevur verið í í fjøruti ár at hetta festið ikki verður ritið sum ver vanlig festi men sum eini almenn royndarstøð tað hava vit so ikki so nógvar viðmerkingar til tjóðveldi men tað sum eg haldi vera meira áhugavert tað er hvat ið eglat gongur fyri sær royndarstøðini hvat ið tey hvat ið tey gera eg eg má siga eg síggi øgiliga lítið til øalment hvatarbeiði kongur fyri seg har og og hvussu tað hvussu tað líkasum sparrar upp móti politisku skipanini tí at tað er tað man vera her frá at at intiativini koma til at reka ein aktivan landbúnaðarpolitikk og samgongan hevur soleiðis nakrar orðingar í samgonguskjalinum umumlandbúnað og tað skuldi orðast ein ein landbúnaðarpolitikkur eg má havi ikki fylgt so eylavæl við men e mær vitandi er er tað ikki hent enn hugsað mær at landsstýrismaðurin kanska ferðast at greið eit sindur frá hvat hendir á hasum økinum og eisini hvat ið eguliga virksemi er á royndarstøðini á heygsgarði hvat ið ið ið ið festið verður brúkt til og hvussu ið tað sampakkar við tað mann ætlað landbúnaðarpolitskar í hesum landinum ønú var eg meira fasturtinglimur í samgongun sær undan hesari og tá høvdu vit so hvussu ein ein ei ein landsstýrismann sum var kálandbúnaðarpolitisku økinum og tað vóru nógvar ætlanir og nógvar stíggil korti tað uvit mugus ásanna tað tað var ikki alt sum bleiv til veruleika men eg ætlaði at hoyra um landsstýrismaðurin kanska eisini kundi greitt eit sindur frá um um hvat ambitiónirnar eru hetta her við at gera føroyarsjálvbjargnin erla sjálvforsýnandi í tremsessa landbúnaðarvørum sum vit kunnu framleiða í føroyum tí tey eru so nógv vit kunnu gera og onkur hevur verið inni á tí hennikold var inni á hesum her við eisini við við framleiðslu og beini beinir johannesen eisini men men kjøtkjøtframleiðsla og og og slíkt altso eg vyvrhøvur granskað í tíð á á á royndarsøðini hvat vit kunnu gera í føroyum á tíhørkinum og eisini tá tað kemur til tiltað grøna also hvussu er samstarvið eisini ímillum aðrar verkætlanir eg hugsi um vit hava sandiein ein ein mold mentanar háskúla ella hvusukan kallast og vit hava havt ein aktivan grøna landbúnað sandoynni karransár hvussu er alt hetta her samskipað altso tað sum gongur fyri seg á almennu royndarstøðini í kollafirði og so alt annað virksemi sum er rundan umlandbúnaðin og hvussu peika tað fram ímóti at vit kunnu gerast meira sjálvforsýnandi á hesum økinum men annars skjót uppskotið nú fór eg nok so víðað her at skjótt uppskotið havi eg ikki sum so einki at siga til at her er ein kannmann siga ein formalisering venær á praksis og og tað er greitt at at heygskarður er ikki eitt vanligt fesk men allíkavæl so veit eg tað at har eru nøkur eg veit ikki um eg eg eri ikki ordliga greiðir yvir um tað eri fyrrverandi uppsitaðar ela hvat tað er sum sum sum hava roynt at fingið at kunna brúkt partvíst tey teyrættindini sum hoyra tiltil tað festið hvussu er tað við tí hvussu er hvussu er hagin hvør umsitur hagan er tað eisini royndarstøðin og hvussunógv seyður eruta hvat vð jrt við tað og tað er nakrar ósvaraðar spurningar haldur sum eg gott kundi hugsaðmær t athyrt

ger so væl tak fyri ha formaður ja tað er ikki so øgiliga nógv at siga um eitt sovort uppskot sum hetta her ikki so ikki so øgiliga nógvur politikkur kanska í í tí men meiri ein ein praktisk fyrisiting av at avtaka eitt festi sum í grundini ikki verður brúkt sum sum partur av festu skipanini í langa tíð men sum hevur verið brúkt til royndarstøðina í kollafirði og tí var tað kanska eisini at undanfarni røðari víðkaði orðaskifti olísindi til hvat hendir á landbúnaðarpolitiska økinum og tað haldi er kanska ein áhugaverdur spurningur tí atvit hava jú haldi eg nokk so visjonerar ætlanir í samgonguni hyggja vit í samgonguskjalið og eg fari at spyrja formannin meg kann líka taka
burt úr samgonguskjalinum um landbúnaðarpolitikkin ger sovæl takk fyri har stendur at orðava verður ein landbúnaðarpolitikkur sum leggur dent á menning av føroyskum andúútróttum og tekur atlit til burðardygga nýtslu av bø og haga hesin politikkur skal vera grundarlagið undir framhaldandi vinnuligari menning av landbúnaðin meðan verið ímóti at føroyar verða sjálvbjargnar við landbúnaðarvørum um setiliga skipanin viðvíkjandi rættindina landbúnaðin eiga millum annað at verða grundaðarrættindil stráðføruframleiðslu styrkt oygar at vera um jólkaframleiðslu í føroyum vit eiga at endurskoða verandi skipan sum verður betur lønandi og stendir ymiskt annað eisini um landbúnaðin vit eru steðgaði nokk so nógv upp haldi eg í landbúnaðarkjakinum orsakað av kjakinum gongd í haga altalt okkara skeið hevur snúð seg um tað málið og og við atliti at ferðavinnuni kanska serliga ímóti upp ímóti landbúnaðinum men vit eru faktisk ikki komin til til hetta arbeiðið sum snýr seg um at útbyggja landbúnaði og tað kann so vera ein áheitan til landsstýrismannin í landbúnaðarmálunum um at um at ja seta seta ferð á tað arbeiðið vit eru komið gott væl í helvt á vælskeiðnum men framhaldandi framvegis so er góð tíð eftir til at fáa fylgt út tey tingini sum vit hava ættað okkum í samgonguskjalinum og avbjóðingin er jú tað hvussu hvussu raðfesta vit tað sum festini verða brúkt til tí visu vit hyggja at tí roynt fíggjarliga so eru kanska nógv fleirfalt tað av pengum í ferðavinnuni knýtt at teimum festum sum eru áhugaverd enn tað er í landbúnaðinum og tí haldi eisini at mann eigur at síggja framtíðar landbúnaðin sett hann upp ímóti teimum møguleikunum sum finnast í ferðavinnuni og hvussu i serliga tey mestu atraktivu festini fyri ferðavinnuna hvussu tey verða umsitin í framtíðini og hvussu tey eisini kunnu fella inn undir tað sum hevur við fígging av festum at gera tí eg haldi at tað eru nógvir pengar í búnaðargrunninum sum kundu verið brúkt skilagott eisini til at menna menna altso tað virksemið sum bøndur standa fyri og vist man víðkar hugtakið bøndur til eisini at vera ein sum kann vera ein sum tekur sum tekur seg inn á ferðavinnuna og sum bjóðar ferðir út og sum sum byggir sítt sín garð út til at taka ímótir ferðavinnuni so haldi eg tað at mann kann fáa eittnokk so ein eitt nokk so fjøltoyttað fjøltáttað landsskap tá tá vit tosa um festir og bøndur og hvat ið hvat ið jørðin og náttúran verður brúkt til so eg haldi r í hvussu verður at perspektivin er stór og vit eiga at lata upp soleiðis at tað er nógv upp til tann einstaka festaran at avgera hvussu hann ynskir at menna sítt festi um tað er innan fyri ferðavinnu ella innan fyri landbúnað ella bæði ella kompinera sum eisini er ein frálík ein frálíkur møguleiki og at mann eisini tekur tann partin sum eitur fígging av til dømis at gera gøtur og at gera fasilitetir á festunum tekur tað tekur tað inn í kjakið frá teimum skipanum sum í dag fíggja festini so tað vóru bara nøkur orð um tað harra formaður takk fyri ja takk fyri so er tað so verður tað landsstýrismaðurin sum fær orðið magnus rasmussen
ja takk fyri harra formaður ja nú hava eg framsøgumenninir havt orðið og eg haldi onkur nevndi hetta her at hetta var ein ein formalisering og tað haldi eg er er faktiskt nokk so væl sagt um heta her uppskotið hetta er at fáa hæygskarð úr festuskipanini

og at endamálið sum tað er stendur eisini at taka tað úr festukontskipanini og tann teir pengarnir sum eru har skulu brúkast til ábyrgtur og nýgerð á royndarstøðini hetta hevur verið praktiserað soleiðisnar í í nógv ár og tað eru lógaruppskot sum hava víst hetta men tað her bara ikki verið nóg greitt so hetta er meira fyri at formalisera tað sum hevur verður gjørt og at fáa tað eitt sindur øtað hvurð nevnt um hett her við festukontoini og tá ið mann tekur akkurát tann garðin so ertað p á tann mátan at har er eitt grótbrot og tá ið grót verður brotið so fær festi so so nógv oyrur ella hvat er per gobitt ella tons sum so fer innasær festukontoðina og vissu annað lendið verður tikið so verður sett inn á ið kann upplýsa at fyrsta januar í ár stóðu sjey komma fimm milliónir á festikontuni hjá hesum garðinum hesum festinum og upphæddin í miðal yvir tey seinastu árini trý fýra fýra hundrað túsund fyri grót hetta eru so pengar sum er fluttur ella fluttur inn í búnaðargrunnin har hestin farin til felagspulju og hin helstin er farin til tað sum hoyrir til sjálvfhestið so hetta er líkasum at formalisera tað soleiðsinar at hesir pengarnir soleiðisnar sum tað hevur verið gjørt hetta er ikki nakað nýtt tað hevur verið gjørt men tað heur verið umvegis fíggjarlógina fyri at fáa tað til ábøtur á royndarstøð og so er tað tað at tað stendur har at tað er landsstýrismaðurin sum skal líkasum góðkenna heftaher tað er kanska fyri at eisini hava at trygd í hesun her at at pengarnir verða brúktir til tað sum er skilagott at landsstýrismaðurin so inn yvir sær hvat ð er fyri ætlaninar mann hevur so at tað er samanhanga í so og g tann sum er eitlítisindir kendur har har á leið sær tað at tað treingja til alvorligar ábøtur á royndarstøðini

at hetta hetta uppskotið er nokk so einfalt á praksis sum nú vit líkasum lóggeva og ger t eitt sindur greiðari er eingin broyting annars sum so men tatað er nokk so upplagt at mann kemur kanska inn á inn á tað sum hevur við festi og jørð at gera tá ið mann hevur ei svoryt uppskot at gera man g haldi biljustinussen og kanska onkran ingolfs olsen hugleigdi um altso um hetta her við við landbrúki í føroyum tað er rættiliga nærliggjandi ingolfens holsen g spurdi altso hvat verður gjørt á royndar síni í dag vit sum minnast etsindur aftur tíðina at vit minnast tað at ð har var jú neyt og mann gjørdi tað smakkardi tá fyri grasroyndir fyri fyri bøndur og sovíðari at tað var um mann velti eplir og og sovíðari sovíðari at men tað tað hevur mann ikki hoyrt so nógv um tey seinnu árini man hev ikki hoyrt nógva um virksemi har og virksemið er er dala haldi egmnn kann siga men tað er eisini í kraft visti mann hyggur at fíggjarlógini mann hevur sett færrir færri pengar av til hettaher økið hetta er snøkksatt eitt øki sum ikki verður serliga uppraðfest visti vit taka tað sum gongur fyri sær í dag so ger mann ymiskar royndir sum hava við seyði at gera

at hølini hava brúkt til móttøku til til ull tá ið tá ið tað hevur verið tann mánaðin ella teir báðar so virksemið hevur verið á einum einum lægri blussi enn tað hevur verið onkuntíð fyrr

eisini tosað um hettaher við altso við festikontu altso festikonto og tá ið vit tosa um festikonto so hugsar mann ja men ter pengar sum eitt festi eigur men soleiðisnar soleiðisar visti man hygur iti lógina so er tað tað tað ferð enn a búnaðargrunnin og so skulu festini søkja fyri at fáa eventuellar pengar út so tað er øgiliga ofta diskussiónir hvør er tað sum eigur hesar pengarnar altso er tað ikki festir sjálvt sum hevur mist bit og sovíðari sum kann brúka hesar her pengarnar ha men har er lóggávan soleisnar at tú mást líkasum søkja og og so kanst tú fáa jeg ella ney og tú kanst fáa partvíst fíggjað og tað er tað er eitt sum eitt mál sum eg havi faktiskt tikið upp sjálvur at hygga eitt sindur nærri upp á regluverkið rundanum búnaðargrunnin ofta verður sagt at tað eru nógvir pengar í búnaðargrunninumum og teir verða e brúktir og ella for lítið brúktir og so víðari forringji r at koma at og sovíðari eg havi so sett mær fyri og tey byrja at hyggja upp á regluverkið rundan um búnaðargrunnin er ikki onkrir møguleikar sum vit kunnu gera har og og hyggja hvussu tað kann

eitt annað sum eisini hevur verið fleiri ferðnar upp at venda tað er hetta her við at ein sum festur almenna jørð skal veghalda persónliga tað ljóðar jú rættiliga órímiligt tað er eitt sindur komplinserað har havi eg eisini sett sett fólk á hetta her við at hyggja uppá hesi viðurskiftini og har má tað verða løgfrøðingar og onkur sum hevur skil fyri vinnufelags lóggávu so har verður eitt arbeiðsgjørt fyri at hyggja itt sindur nærri upp á hetta endamálið er ikki at sláa botnin úr búnaðagrunninum sjálvandi ikki men vit um tikki kunnu gera nøkur ting soleiðsnar at tað verður lættari og betri at arbeiða samgonguskjalið har verður nevnt billijustinussen las ír samgonguskjalinum um landbúnaðarpolitikk og tað er soleiðisnar við við landbúnaðarpolitikkinum ati visti mann hyggur eftir samgonguskjølini aftureftir so er tað onkunt í staði og og onkuntíð umat gjørt onkur átøk men hjá okkum stendur heilt ítøkiliga ein landbúnaðarpolitikkur skal orðast og eg kann leggja aft afturat at her var eitt uppskot til samtyktarhaldi í tvey túsund og tjúgu har er samt løgting líkasum stuðlaði epp undir eftirhr gjørt við tað men tað arbeiðið er eisini farið í gongd men eg havi upplýst at tað er ikki løtuverk altso tað er ikki nakað sum mann kann bara rist úr ermini men tað arbeiðið er spakuliga sett í verk men tað sum eg hugsi paralelt við tí tað e hevði høvdu vit kunnað gjørt eini tað var trý fýra átøk sum høvdu munað væl á á landbúnaðarøkinum so so hevði tað verið gott tað er so eisini nakað sum mann hyggur uppá tá ið tað kemur til hetta at vera sjálvbjargin á landbúnarøkinum sjálvbjargin við tí sum jørðin kann geva so sjálvandi skal tað vera eitt mál hjá okkum har vit skulu framleiða so nógv sum tað ber til men tað má so sjálvandi setast upp altso visti mann roknar út hvussu nógv neyta kjøt vit eta vistu vit taka tað dømi vit kunnu siga hvussu nógv framleiða vit í dag hvussu nógv innflyta vit so kann tað roknast aftur og fram um hvussu nógv vit hava brúk fyri at framleiða afturat hvussu nógv høl er hava brúk fyri til tað hvussu nógva jørð velta jørð hava brúk fyri til tað so tað tað skal mann sjálvandi eisini hyggja uppá og ymiskt annað
takk fyri
ja so er tað ingolfgersvæja takk fyri harra formaður atað bar bara hett her aftur um altso at ta eg eftirlýsi fáa meira at vita um hvat virksemi er so er tað also búnaðarstovan hevur eina góða heimasíðu og tú kanst fáa nógva at vita har men tað sum eg sakni eg veit ikkium tað eri for nógv detailistýring visse landsstýrismaðuin skuldi para beinleist inn í tað men at tað t tað kom ein ordiliga orsfrágreiðing sum bæði greiddi frá at virksemið sum hevður verið gjøgnum sum eg fari og eisini upp ímóti teimum málunum sum vórðu sett fyri tað árið atso mann líkasum fær beturi fylgt við í hvati eg stígga etil kortið og hvat verður gjørt so eg nevndi magnus rasmussen sjálvur heta her við við at tar vóru neyt har fyrr og sovurð nakað altso alt tað virksemið og vit minnast øll petrahahr einaferð um árið minst var eg útvarpinum og kvat efrá um eplerog sovorð nakað altso eer altað tær virksemi statfekk til og hvat eru málini fyri hvørt árið á hasum her økinum en u taðiki vera et hugskot tá bleiv gjørd ein ordilig orsfrágreiðing eg veitik um tað
leggja for nógv til stovnini men tað kann lastikonarin so kanska

dugna væl og virðiliga takk fyri ja so er tað pálla reynatúgvu sum fær orðið
ger so vælja takk fyri formaðurin nú er hetta her uppskotið í sjálvum sær ikki so øgiliga stórt vavi og kanska heldur ikki so øgiliga prinsipielt men onkursvegna tá ið tað snýr seg um royndarstøðina ella høvuðsbúnaðardepilin hjá hjá føroyngum so er tað kanska eitt eitt eitt eitt lítið høvi at fáa huglaigt ella viðgjørt eitt sindur spurningurin um um hvønn leikluti ella hvussu vit skipa føroyska dlandbúnaða og hvønn leiklutroyndarstøðin skal hava tí tað er einki ivast í at spurningurin um at fáa velt meira av grønmeti í føroyum í heila tikið at fáa bøtt um matvirutrygdina hjá føroyum eru eru aver av áhuga ov týdningi tað síggja vit ikki minst í dag tá ið tá ið tað er háttafalla á í heiminum síggja tað at at tey lond sum ikki eru før fyri at breyðføða sítt egna fólk tey hava trupulleikar tá ið samskifti og samferðsla verða darvað og broytt so nógv sum tað er í løtuni tí er tað týdningarmikið at at vit sum samfelag hava ein ein vælorðaðanmatvørupolitikk og eisini eina eina matvørutrygd eg haldi at eitt og hvørj land sum sum sum tekur sær væl av sínum borgarum hevur hvussur eina minstu matvørutrygd soleiðis at at mann at mannplainkvøari tíð kann í eitt tíðarskeið kann standa ímótir einum stór einum stórai stórari háttan elá stórum vanda og syrgja fyri at fólk hava matimunnin í eitt ávíst tíðarskeið nú er tað kanska so mikið nógv av tí andanum framvegis íð einari manligari føroyskari familju at inniløguandin er so mikið er so mikið sterkur framvegis í føroyum at tey allarflestu hava matniðu fyri til nokk so langa tíð í hvussuri soleiðis at mann klárar at lívbjarga sær men tað sger eitt sindur í eyga at vit ikki sum samfelag hava ein greiðan landbúnaðarpolitikk ella matvørupolitikk sum sum setir mál fyri hvussu nógv av matvørunum vit skulu framleiða til okara fólk og hvarr slag hvørji sløg av matvørunum vit skulu miðja ímóti at at at framleiða í føroyum tí tað er einki ivast í at vit kunnu vera so ónatúrliga nógv meira sjálvbjargin tá tað kemur til føroyska matvruframleiðsla enn vit eru í dag er okni ikki tað skal ikki nógv til at at økja heilt betýðiligt um bæði seyðakjøtsnøgdina og eisini neytakjøtsnøgdina tað er fyrst ogfremst ein spurning um um velting og taging og gagnnýtslu av lendi sum ikki verður brúkt í dag men serliga tá ið tað kemur til til hin partin av føðini altso grønmeti eplir røtur ogso frammes har er har er eitt eitt ótal av møguleikum viðsum vit sum samfelag og ikki minst sum politiskskipan leggja soleiðis til rættis at at fólk kunnu miðmíst fara undir at at framleiða matvøru og tá havi eg einki sagt um umgras tí tað vit síggja eina eina eina gongd í løtuni haldi har sum tað er rættiliga nógv sum bendar á at føroyingar í størri størri mun innflyta ikki bara kraftfóður men men eisini hoyggj og gras samstundis sum s sum okara teigar liggja liggja óslinir og tað haldi eg hetta er hetta er hetta eru øki sum vit sum politisk skipan mugu mugu byrja at taka í í størri álvara tí tað kann ikki vera meiningin at vit innflyta í rúgvuvís av av bæði føði til til okara djór til okkara húsdjór og eisini av útlendskari føði til føroyingar at eta tá i vit kanska kunnu framleiða minst líka góðan og heilsubetri kost í føroyum so tað er upp á tíðina haldi eg at vit sum politisk skipan fáa gjørt ein einrættan landbúnaðarpolitikk ein rættan matvuarpolitikk sum hevur nøkur greið mál nakrar greiðar mál setningar um hvør framleiðslan skal vera fyri at klára lívbjarga okum í føroyum við teimum fortreytunum sum vit hava her og so ger tað sjálvandi tað eisini at tað leggur lunnar undir tað at at vit fáa ein meiri sjálvberandi búskap
takk fyri formaður
ja so er ta viðmerkingar bjarni hammer fyrst gersuvæl takk fyrra haharra formaður nei eg púra samdur við pollarenatrúgvu at tað er eitt er landbúnaðarpolitikk men faktiskt ein rovørupolitikk í føroyum tí at tað ber ikki til teimum er so avskorin sum okur at mann ikki roynir roynir at øllum førðim at útbyggja møguleikarnar at fáa nógv meira føði til til høldar als so mann kann lívbraka sær í nógv nógv longri tíðen eg eg gera í dag tí møguleikarnir eru í tað mann veit bara hvussu lítil partur av føroyum er veltur í heila tikið so tað eri eg samdur við at mann roynir at hyggja eftir hvussu kann mann økja munandi um framleiðsluna av føroyskari vørur altso øllum
øllum takk fyri hari formaður
pollareynatigvuja takk fyri formaðurin vit vita tað at tað eru eitt ávíst vegetariskt ella veganskt rák í heiminum í dagr sum tað eru summi sum velja kjøt frá men samstundis er tað eisini øgiliga nógv sum gera meiri burturúr at gagnnýta kjøtið upp á ymsar mátar sum sum serligan gor meg mat og so framvegis og tað er einki ivavíst í at eitt nú føroyst neytakjøt føroyskt lambskjøl framleitt úr úr góðum føroyskum grasi kann hava týdning eisini sum tútflutningsvøra tað er bara ein spurningur um at fáa tann rætta kvalitetin og atgera nóg nógv fyri ati at fáa gróðurin at at virka í føroyum soleiðis at vit hava okkurt sum mótarbeiði tí súra rákið sum kemur úur europa frá ídnaðarlondunm europa niil føroyar so har eru nógv sum kunna gera men men tíverri er tað soleiðis sær tað s uttan tað skal læstast hesin landsstýrismannin fyri tað r verður gjørt alt ov lítið
á hesum økinum í nógv ár takk fyri
ja og edva jacobsen ger su væltakk fyri harar formaður nú nevndi pállareynatúgvu akkurát hetaher um um gras og grasnýtslu tá tún husaði og onkuntí r nevnt ta fyrr tá vit hava viðgjørt landbúnaðarpolitikk at tað vísir seg at vera ein øgiliga stirvin lóggáva í sambandi við at visti tú ert festar ella tú hevur eitt hesti men tú mann sær ikki nakað serliga aktiva nýtslu so tað vísar at tað kann liggja øgiliga stórar fløtur men men tann sum er kanska festir síðuna hev r ki hevur ikki lætt av at fáa fáa nýtslurættindi til at at sleppa at sláva hetta her stóru flatuna sum sum mann kanska er stuðlaður í at fáa gjørt ordiliga har har haldi eg sjálv at at tað skuldi ver eitt sindur fleksibla skipan soleiðis at at tað gras vit høvdu her at tað kundi blivið sligið og kundi blivið brúkt staðen tá að liggur kanska brakk o og og tann yvir síðuna at keypa gras inn ívet ski um pollareyna og hvat pollarenvík heldur um tað men eg haldi skipanin er ofta øiliga tung til tær
til at fáa brúk
hállarvegnumtøkuligir til ja takk fyri formaður ja eg haldi eisini at eg nú skal sjálvandi ansa eitt sindur eftir hvat eg sigi tí at eg eri ein ávísan bund innanbil mýsæt sum sum jarða eigari men tað er einki ivastur tí at hevði mann fingið eina gularót til tey sum eiga lendið í dag at kunna at kunna fingið framleitt ella útleiða jørð til landbúnaðarendamál so so hevði tað uttan iva broytt upp á tað at mann sær tey deyðu stykkin sum liggja í dag ósligi til veruleikin er tann at landbúnaðurin er blivið nógv meira miðsavnaður men men sum sum drift men eigararnir eru øgiliga nógvir og tað eru ikki allir eigararnir sum síggja tað stóra í at skala fara at velta sína trø ella sovorðið men vist at var ein lítil gularót í tí so hevði mann uttinna iva sæð at at øgiliga nógv meira fór at bláa dyrkað og velt og eisini útleiða til teir sum eru vinnuligir bøndur
í dag takk fyri ja takk so fær helga
takk ja harra formaður øhú skal ikki leggja skriva nógv afturat tí sum eg sagt um hetta málið kann g siga tað at eg taki undir við hesum uppskotinum og eg haldi tað er gott at vit fáa broytt hasi viðurskiftini viðvíkjandi búnaðarsvuni í kollafirði men nú ert orðaskifti fariðeitt sindur inn á hat er í landbúnaðarpolitikk í heila tikið og og tað er ratt at tað stenduir samgonguskjalinum at vit skuldu hava ein vorðin landbúnaðarpolitikk og royna at vera sjálvforsýnandi við landbúnaðar og vørum og sum onkurt hevur nevnt at hetta málið um gongdi í haga at tað hevur líkasum vivirskuggað alt tað og og fari við allari orkuna á tí økinum men nú vur løgmaður sum sagt at nú skal tað avgreiðast í vár so so vóna vit at vit finna vit kunnu koma víðari við við hinum málunum eisini høh nú er tað soleiðinar at tað er púra rætt tá vit eiga at royna at vera sjálvbjargin við við landbúnaðarvørum líkasum við øllum møguligum øðrum men soleii kannmann hyggja realistiskt hhvat ber til altso tá tað kemur til seyðarkjót til dømis so er tann stóri kritikkurin í dag at tað ganga for nógvir seyðir í føroysku fjøllunum tað vil siga at at mann tosar um at lækka ta talið so kann man droyma um at fáa fleiri lonbunda hvørjari aðrir framvegis men tað er avmarkað hvussu nógv seyðakjót vit kunnu framlaða í føroyum neyðugt at kjøt har er tíbetur komin eitt sindur av gongd á tí har er tað verulig in stórur trupulleiki at at attarrskolvar tá blívur bara dripnir beinanvegin og tí mann skuldi hava hvíukálvarnar tá tað kemur til mjólk so kann mann siga tað tað er gott at vit vit vit kunnu siga vit eru sjálv forsýnandi men trupulleikin har er tað at at kýddurnar teir skulu jú hava kraffóður og tað verðu innflutt og tá að kemur til til stráðfóður so er tað soleiðinar at vit hava vit vit hava lagt mjólkikvotur saman og tað er øðiliga nevnt at flyta eini mjólkarkvotur frá einari oyggj til eina aðra men bøurin fylgir ikki við at hann verður liggjandi úti á hinari oynni og so fær tað tann trupulleikan at tú skalt flyta hetta grasið aftaná og helst koyra tøini hinvegin aftur eisini so so har eru stórar avbjóðingar í tí og og so kan man pyrja hvussu sjálv forsýna eg má við mjólk tá mann uma innflyta fóður til til til neytini tað er og so at dømir mann um um eplir og har má eg siga tað at vist mann fer at rokna eftir hvussu nógv eplir fært tú pergfafduratmetur sum tú veltur hvussu nógvar jørð skalt tú hava fyri at vera sjálvforsínar við eplum og og tá siga siga serfrøðingarner skal helst ikki brúka sama oyfor oftani tú skal helst hava dupultsnógvar jørð sum sum tú brúkar t tú skalt helstbar brúka einn annaðhvørt ár tá blívur tað so stórar nøgdir av av av av av jørðini skal brúka at tá blívur tað spurningur um ognarviðurskifti og og tain kanska tað sum e mest spell í føroyum taðel at vithava last okkum fast í nøkrum skipanum soleiðnar at tað liggur nógv nógvir nógvir toyar liggja óslitnir og óveltir meðan vit innflyta innflyta bæði bæði hoyggj og og eplir tí at tey sum kanska hava áhuga í tí eg sleppikki um at hesi jørðini og so so har má monn siga at at at at skipanin er ein forðing í sæ sjálvum tað kom etta uppskot sum eg var landsstýrismaður um um eitt andstøðuuppskot um um orði á landbúnaðarpolitikk og og eg mælti løgtinginum til at taka undir við tí og og tað bleiv so samtykt og og og magnus rasmussen landsstýrismaður arbeiðir nú víðari við tí so so vit kunn bara gleða okkum til at at vit fáa ein landbúnaðarpolitikk men eg dugi at síggja tað at at tað eru nakrar grundleggjandi broytingar skulu gerast í í í hesum viðurskiftum
men vit skulu fáa tað at rigga tað var fyri miðvegis viðmerkisdagtíðar takk fyri ja so er tað viðmerkingar
so er tað henni pállareynatykvu gersu væl ja takk fyri formaðurin nú var helgi abrambsen inni á at bygnaðurin ella skipanin í føroyska landbúnaðinum er er stirvin tað er einki ivaðust í at hon er tað allir bygnaðurin eru eru neyvan til fyrimuns fyri eina optimala drift tá ið tað kemur til landbúnaða eisini ein annar spurningur sum kanska verðar eitt sindur ivirsaddur í øllum kjakinum landbúnað er hetta her við at at træirnar eru til taks hjá fólki fimm mánaðar um árið meðan hagarnir sum oftast hava atgongd til træirnar einar sjey mánaðar um árið har sum tað í veruleikantvíbýtti býti ella brúk av av av ein og somu trø og tað ger tað at tú fær ikki farið inn sum vanligur borgarir og gjørt nakað serligt við hisa trønna tí at tú veit at tú eigur hana bara ein ein part av ári tað er eisini ein ónatúrlig fløkja sum sum sum mann átti onkursvegna at roynt at
neyma veitslun á takk fyri
harra formar e er prøva samdøri við pallarranatykva í attu hatta er ein trupulleiki og e eisini samtí vit áttu á rættummeina trupulleikan men eitt má eg siga nú tey hava arbeitt við málunum gongd í haga í tvey ár at finna semju millum føroyingar um jørð tað kann mann gloyma alt um vit hava last okkum í eina skipan og vit komu ikki uppúr so verra tað er nú tann stóra avbjóðingin og og
tað haldi eg ikki vit fáa gjørt ræðanøgv við takk fyri
jaso er taðhennrigold gersvæja harra formaður nú øh kann eg ikki rópa við hesum serfrøðing ar økinum men tað eg eg havi snakkað nokk so oftani um við tá i tað kemur til straffówr at har ið landsjørðin er at tey sum ikki brúka hanar at tey kunu boða frá á á áá ááhar støðini soleiðis at aðrir kunna sláa hana tað eigur at bera til tað er iki ikki so kompliserað men so hitt at hvat hvat mann kann sjálvur gera eg haldi eg at eg ikkietti æpviligir frá tí at ver ein jeyðan átta tíggjuár og eitt annað men men so yvirtók ta nemmara loysnir altso alt mann kann fáa alt tað vaksa í føroyum næstan alt tað veit eg ikki mamma val men vist mann kki tímir at gera tað altso visti man ikki tímir at seta nakað niður hvussu jósinnav skal mann fáa nakað upp aftur temum eg tími at seta tað niður tað tað fór t bjóða seg sjálvt ogn stórur partur av hesinr problemi er tað at mann tímir ikki at seta niður igle sigur meg sjálvan mann tímir ikki ta ður
so kann
harra formaður ja eg kann ikki siga hatta tí eri ósamdur tí at fyri at kunna heysta mást tú fysova men men viðvíkjandi hinum spurninginum ja eg hvat siga tað um eplavelting altso eg haldi sjálvur at hetta her at eitta her at fólk hvør í sínum lagi fáa sær eina veltu tað tað er sig ta er nokku at tann vegin vit farastóra framleiðslan á eplun tað eru nokk ein heilt onnur avbjóðing men men hetti her við við atlandsjørð sum ikki verður sligin at okkurt annar kann sleppa at slá hana altso tað snýr seg bara um avtalu ímillum tann tann sum umsitur hesi landshjørini og tann sum visapaslóan altso visvis hendringold el onkur annað at vit sleppa at sláa eitt stykki hjá einum bónda sum stendur óslig oghnn spyr hampent so so kann að gott henda
og bóndin siga og so er tað loyvt so tað haldi eg nakað meira spurning um avtal millum partarnar takk fyri so er hetta orðaskiftið endað tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið hetta málið verður beint í vinnunevndina til víðari viðgerð síðani koma vit til ta næsta málið á skránni tað er fyrsta viðgerð av løgsmálummar fýraoghálvfems uppskot til løgsløg og mát og vekt eita eg skal biðja um framsøk fólk fyri fólkaflokkin er tað beinir johannesen fyri javnaðarflokkin bjadur hammer fyri sambandsflokkin frimut rasmussen fyri tjóðveldið ingolfsólarmolsøn fyri miðflokkin bilju siglundsen og fyri framsók bjarni kárasvunn perlundsøn fyrst fær
beini nsgersuvæltakk fyri harra formaður ja hetta er uppskot til løgtslóg um mat og vekt og er tað so sær at hendan løgslógin er galdan fyri øll matotól og vektur ið verða nýtt til vinnuligt endamál í føroyum og sum so eisini skuldu vera tøkniliga fylgja altjóða viðurkendar verkfrøðiligar normar og krøv málsøki matvekt ella legal metrologi tað bleiv yvirtikið tetúund og átta og hava vit ikki havt einaføroyska g síðani tað síðani mann hevur yvirtikið tað vit hava havt nakrar danskar heimhldavegur í mann hevur hildið seð til og sum er í galdandi økinum í dag og tað hevur eisini verið nakað ógreitt í mun til hvat er galdandi tá að kemur til ymisk viðurskiftir og hvussu mann kann kæru so framvegis um man skal kæra til arbeiðs uprunaeftirlitið og tað er kanska ikki altíð ann skal gera tað og so framvegis í hesi lóguni so er tað soleiðis hær at landsstýrismaðurin í kunngerð ásetir nærri reglur um mát og vekt og mátioyndir og tól og løggilding fyri av fyritøkum vit kunnu ansaavtaka sær uppgávuna og at eftirlit og kærur at tað umsitur arbeiðsupprunaeftirlit tað er gott at mann fær greiðar reglur á økinum tíer tað so at mátin er skeiv ella tólini ikki eru rætt innstillaðir so er tað skjótt til at tað kann fáa eitt stóra neiliga ávirkan og nógvar keðiligar fylgir millum annað við seg eitt skeivt mát tað kann millum annað føra við sær stóra fíggjarligan miss fyri vinuna útflutningsvinna til dømis so at og tað kann eisin so eisini fór við sær ónøgd til kundar og so framvegis so eg vænti at vinnan er fegnast um at tað verður greiðari at mannger greiðar linju yvir hvussu hetta e verið framy og at vit eisini fáa eina føroyska lóg á økinum er eisini øgiliga gott so eg haldi ht her er eitt gott mál har mann fær greiða hesum her tingunum og tað skal fáa eina góða viðgerð
takk fyri ja takk næstur at røða er bjarni hammer
gersovæja takk fyri frú forkvinna sum sagt so snýr tað málið seg um mát og vekt og tað sum endamálið við hesum her uppskotinum tað er í botnugrund at mann tryggjar at ein og hvør handil sum handlar við vøru ella vekt at tað fer fram undir teimum rættu fyritreytunum og tað fer fram verður góð verðurð gjørt við góðkendum mátartólum viðutólum og grundin er sjávandi tað er tað tann føroyski brúkarin visti tað at hann fær tað sum hann betalur fyri at hann fær ta nøgdina sum mann betalir fyrri og tað r hetta herer ikki nakað nýtt altso innan fyri allan handil í allar tíðir hevur mann roynt at havtmakanessan siga altjóðar reglar ella altjóðar leiðreglar um hvussu tú mátar og hvussu tú hvussu tú vigar hesar ymisku sølunøgdirnar sum tú hevur og ett her er altsum beini johannesen var inni á tað eru í botningrumd til at fáa simpulen eina føroyska heimildarlóg sum greitt sigur hvussu hetta skal farast fram tí ati ja eg veit ikki tað er ringt at siga hvussu reglarnir eru og so víðari tí at sjálvandi eg mann hoyrir mann um attað er taðhevur verið hatta kemur fyrr onkuntíð at mann koyrir kanska eitt sindur meira í onkra vøru fyri at fáa vøruna eitt sindur bíligari men betri prís og so víðari men tað er haldi eg meira skrønur enn nakað annað tí er tað gott at vit seta her fer at halda at okur fáa nakar vektur við nøkur mátatól sum veruligani eru sum øll kunna stóla uppá bæáði tað sum keypir tann sum selur og so framvegis og so framvegis hendan her lógin her hon kemur tað kemur arbeiðs upprunaeftirlitið tr kom at hava tær komu a hava eftirlit við hesum heri við við veiktunum tað stendur at tað verðar regluligt tað verður uttan iva vónandi og tær skulu eisini góðkenna ymiski mátatólini arbeiði supprunaeftirlitið tá ið einaferð tey koma til á tá tá ið hetta her kemur ver samtykt tað gjørdi tey gott nokk eisini áðrenn og hetta er sum í nógvum øðrum eta her er vist nú eitt av hasum mátatólunum nú ikki passar eftir tí mátastokkinum sum arbeiðs upprunaeftirlitið hevur sett seg fyri ja men so verður kanntað verða revsað við sekt ella tað sum okur í suðuroynni kalla fyri bót og tað er har tað er men hetta her eri hetta er eitt kilagott uppskot sum sjálvandi føroyingar eisini vilja taka undirvið su at okur hava fáa kunna kunna siga tað at okur hava nøkur mátutól og vektól sum okur stóla uppá sum keyparar stólupá sun seljarar stól upp á og vita av at tað ikki neyðugt at seta spurtkmanstekin við tað tí hetta her er góðkent eftir og rættu myndugleiki hevur
estitt viðtíð takk fyri frú forkvina ja takk næstur at røða er frymudh rasmussen
gersoætakk fyri frú forkvina ja sum sagt so er hett her uppskotið um mát og vekt og hetta málsøkið o máti vekt tað var varðyvirtikið tann níggjuogjúgunda juli í tvey túsun og átta og mát og vekk tað snýr seg sjálvandi um at øll søla har prísurin er ásettur í krónum fyri liturin kilo og so framvegis skal eg fara fram undir røttum fyritreytum við góðkendum máltólum vit brúkarin skal sjálvandi kunna føla seg tryggan við at hann fær tal rætta nøgdina av tí vøruni sum hann rindar fyri og kanska serliga hesum døgum tá ið tá ið prísirni frá skramlandi uppeftir á liturin av olju og bensini og líknandi men við yvirtøkuni í tvey túsund og átta tóku føroyski myndugleikar yvir lóggávuvaldið og útvinnandi valdið á málsøkinum ætlanin var í sambandi við yvirtøkuna at málsøkið skundi skipast við einari føroyskari lóg men sum so nógv annað so er hetta ikki gjørt fyrr enn nú endamálið í uppskotinum er at skipa málsøki mát og vekt við einari tíðarhóskandi og føroyskari heimildarlóg ið greitt ásetir heimildirnar hjá landsstýrinum og hjá arbeiðsupprunaeftirlitunum sum hevur dagligu fyrisitingina av málinum uppskotið ger ikki innihalsligar ella bygnaðarligar broytingar hvussu málsøkið verður fyrisitið men ger lógarverkið greiðari og meira framtíðartryggjað fyri myndugleikarnir borgararnir og vinnuna hetta uppskotið fer at fáa eina góða viðgerð í vinnunevndini
takk fyri forkunnuna ja takk næstur at røða er ingolf sólaheim olsen
gersovætakk fyri frú forkvina øhja hetta her við mát og vekf tað oftaí í gomlum døgum tað undrar meg a undað tað meg ofta hvør hvør egentiliga hevði eftirlitið við hesum og um tað var til at stóla uppá eg minnist tá eg plagdi at verða til skipstá g uppsgjóglinm ar fýrsuni og hálvfemsuni also hvussu hvussu lítið álit tá ofta var á serlig a vektinum skiparanirtá landaðu livfrost ái runnu aftan á hvørjum kassa kannaðu tað var øgiliga lítið álit á á á hesum her so tað er gott at vita at ð attað er eitt eftirlit og at óg at vit nú endiliat fáa eina føroyska lóg um hetta her altso hettahevur vfyri umsitað eftir donskum paragraffum í nógv ár men ta ikki tað tað er tað er sikut í fínasta slag eittn sum eg kundi hugsað mær t kanska at fingið eit sidur meir at vita um tað er tatað er nú er eitt brunaeftirlitið sum hevur s hevur hevureftirlitið við hesum herøllumtólinum altso vektum og eitt sm er øiliga viktigt hjá brúkarunum altso tað er at kunna hava álit á tá tá tú keypir bensin serliga nú tá ið tað bliv so ræðliga dýrt at mátararnir eru eru løggildir lagseitir og og alt rigga sum tað skal men eg haldi sjálvt um um tað so er eitt dempul á líkasum at sær eisini elevatorim ella sovað nakað at tað er at tað er eftirlit við tí og aftur efirlit við hesum her vektinum og og og mátarunum hvussu kann mann so sum brúkar sól upp á at tað er í lagi altsotað er nokk so ringt at síggja gjøgnumskoða eg veit ikkum tað ber til at gera hata meira brúkara vinarligt at mann at mann sjálvur kann sannføra seg um at fungera sum tað skal men so er a eitt afturat sum eg hugsi hvør hevur so hvar fær brunað eftirlitið førleikarnir kunnu ímynda mær at nógv av hasum tólunum eru øgiliga kompenserað elektroniskt er tað sovorðin akað um at keypa esær ekspertisu inn til at at hava hesi eftirlitini ella ella er er hesi fólkini á stovnunum sum kunnu fremja hesi eftirlitini praktis annars havi eg einki at siga til hetta her uppskotið ttaðher fínasta slag at at vit fáa eina føroyska lóg avhsm økinum og sum eg dugi at síggja so so loftar hetta her tíð sum skal loftast so eg nú vili eg bara inni sum avloysari men eg kann ikiumfrá hetta ferð at fáa eina eina góða viðgerð avtjóðveldi

johannes joensen ger sovæltakkfyri hara formaður ja nú ætlaði bara at spyrja ingol olsen um um hann hann hevði jú gott innlit í fiskivinnuni ella nú arbeittu enna fyð ta øki í nøkur ár eg hugsaði bara nú er tað hetta vekteftirlit men eg hugsi um góðskueftirlit tar má ofta tosað nógv um ætlaði bara at vita um hann hevði nakað boð upp á hvussu mann kundi skipað tað betur tí tað hevur oftan verið ein trupulleiki takkfyri

ingmlan olsen gersæja takk fyri ja tað tað haldi eg tað er ein ein óglintesantur spurningur og har eru nógv sum ber til visti mann vil men tað kann sjávandi blíva ræðiliga biokratiskt tú kanst fáa tú kanst fáa mátarar á til møgumslagið sum kundu máta góðskuna á fiski um mann er farin ú rot og alt møguligt tað ber taber væl til og um tit trána og so tað ber væl til og stóð tá til stantda til mín so høvdu vit ein bakarastovn í føroyum innføinnførdur vrakarastvnur aftur at havaeftirit við góðskuni tí at eg haldi at tað hevur eg veitki tað nakantíð hevur verið nóg góð saman tað er í øllum førum nógv for lítið samanhang ímillum ta góðskuna mann krevur umborð á skipinum og tað sum so hendi við fiskinum tá ið han er komin upp á kaiina altso øhtað var ver populer sagt og tað er kanska ikki so ringt longur men fyrr kundi mann síggja útróðrarbátar landaðu henna her blanka flotta fiskin sum var øgiliga væl hæggreiddur í góðum standi og aftanfyri lá kanska ein ein partolari og og har hekk liðugur garnar í í hvørjum einasta fiski sum kom upp og ter fingu akkurát sama teir fóru gjøgnum akkurát tað sama og tað endaði í stóra potti onkustaðni ver hon og tað var
har er so at tað er nøkur onnur ting men men men eg haldi absolutt at tað hevði verið í postpláss at fingið nógv nógv betur góðskriftiligur viðmerkingar eru bara eitt minutt næsturoyrarøða er bilju stinussen
ætakk fyri frú forkvinna ja tað var áhugaverthugleiðingarnar hjá ingolf sjómand olsen ingolsólvu olsen er altíð áhugaverdu at lurta eftir og tað er tað er eisini áhugavert at hugleiða um at tá iðmum tá ið hann tosar um vakt fiski so so hava føroyingar ofta verið kanska eitt sindur ivasamur um hvussu hvussu ið fiskur verður vigaður aðrastaðni bæði í norra og skotlandi hevur mann hildið tað at mann ikki brúkar akkurát somu ásetingar fyri mát og vekt sum mann eigur ta tað er sovorðið sum sum hoyrist men tað finnast sjálvandi ikki ítøkiligu prógv kanska fyri slíkum meni tað hevur sjálvandi týdning at tað er skipaði viðurskifti á slíkum øki sum hetta her vit fáa ikki so stórt innlit í tær reglur sum landsstýrismaðurin fer at áseta tí tað sum vit í grundini lóggeva fyri í dag tað er at landsstýrismaðurin skal áseta nærri reglur um mátovekt og tað er at landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um løggilding og akriditering og at landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um hvørjar kanningar og tekniskar royndir í løggildug akritera virki kanningarsøður aðrar stovnar persónar kunnu gera at tekniskum máttólum á og háttaløgum og síðani eru tað nakrar heimildir til arbeiðs og prunaeftirlit millum annað tey kunnu taka aftur løggilding og at arbeiðsupprunaeftirlitið hevur yvirskipaðar eftirlit við at ásetingar verða hildnar eitt sum eg haldi at vinnunevndin eigur at spyrja eitt lítiðsindur um tá ið málið kemur har tað er ásetingin í grein fimm stykki trý har tað stendur at arbeiðsupprunaeflitið hevur til ein g hvørja tíð uttan rættar úrsgurð og við at vísa nøktandi myndugleikaprógv atgongd til almenna og privata ogn fyri at gera eftirlit og man eigur altíð at vera varin at geva atgongd til privata ogn wátsóevr á góðum føroyskum og tað haldi eg vinnunevndin í hvussu eigur at seta varpa ljós á hvussu tað verður umsitið g leggi eisini merki til at tað er eingi hoyringsvarkomin til dømis frá oljufeløgunum men eg giti at teirra viðurskifti eru væl skipað á hesum økinum meni tað kann hvussu tað tað ger einki um mann reisir spurningin hvussu í tað hvussu hvussu slík viðurskifti verða verða skipaði í í sambandi við útibering av av olju og bensin ikki minst í hesum døgum hvar ið tað er við at tøma pengapungin hjá hjá nógvum føroyingum bara at halda húsini heit og at fylla sær tangan á akførini og tað halda eisini at vinnunevndin eigur at hvussu brúka møguleikan til tá ið ið eg giti at hon innkallar bæði f og magn í einm sovorðnum máli at spyrja um hvussu hvussu teirrara tól eru eru gjørd og hvussu tey hvussu tey máta tað sum fer í tangarnar so tað er í stuttum tað men tað er gott at landsstýrismaðurin í vinnumálum tekur nakrar av hesum lógunum og fær fær rudda borðið tað er tíverri nógva nógv lóggáva sum sum liggur á láni og hevurligað á láni í langa tíð og hetta er hetta er so ein av teimum sum verður dagførd og tað tað er bara gott
takk fyri frú forkunnan ja takk næstur at røða er bjarni kárasum petersen
gersoætakk fyri frú forkvina nú var nú var billjustinussen akkur inni á egentiliga kjarnuna av hvat ið hvat samandrátturin av hesum her uppskotinum er altso tað er ikki nakað sum formelt broytist sum so men tað er at mann at mann fær at skipað hettaher málsøki sum er mát og vekt at mann fær skipað tað ígjøgnum eina heimildarlóg sum sum ásetir hvørja heimildir landsstýrismaðurin ogg arbeiðsugbrunaeftirlitið hevur í somu máta so so eg eri ikki so nógv at taka fatt í sjálvandi tað hevur altíð havt týdning at mann hevur nakrir normalar fyri fyri mát og nakrir standardir fyri mát tað er esensielt fyri útveksling av vørum og tænastum at mann veit at har eru samband ímillum peningaupphæddina fyri eina vøru tænastu og so tað vektina ella longdina ella hvat tað nú skuldi vera fyri ta umrødu vøruna at tað er at tað er rætt og tað fylgir ein standard tvørtur um landamørk og í hesum førinum so so hevur arbeiðs upprunaeftirlitið havt eitt samstarv við ein akrititeringsstovn í danmark sum kallast fyri danmak sumsum sjálvt hevur útdeligerað hesa her akretiteringskompetansina til tað sum kallast forskt teknoliki ein sjálvsognarstovnur í danmark og harumframt eru eisini nøkur meira víðgangandi samstørvvið við es og við nøkrum stovnum niðri í í europa og fraklandi og hetta er sikkurt lutfasliga stórt apparat sum sum er eitt sindur altjóða av náttúr tí at tí at handilin í dag er so mikið globalur at hann má vera ein ávís standardiserað praksis øh í føroyum hevur hetta so ikki verið føroyskt málsøki altíð tað er blívi eg yvirtikið men í hesum førinum so snýr uppskotið seg um at formaliserað galdandi praksis og eisini ati skrúgva til viks nakrar av teimum altso nøkur av teimum ivamálunum sum vinnan kann koma út fyri tí at tað er ikki er tað er ikki heilt greitt hvar heimildin liggur og til dømis heldur ikki greitt hvat fyri instans mann kann kæra avgerðin hjá arbeiðsupprunaeftirlitunum í mun til spurningar sum sum viðvíkjandi hesum her við nei við umum mát og vekt øheg veit ikki um har er so ræðlig nógv at leggja afturat nú tosar mann eitt sindur um hetta her við við aprísurin á olju og sovorðta er kanska ein tvífalda gjøgnum tar seinastu vikurnar orsakað av uttan iva orsakað av innrásini í ukraina og har er tað jú eisini vesinligt tá tað snýr seg um soso stórar mongdir av av vørum altso so nógvar litrar av olju at tað er ein ein akrideteraður standardur fyri fyri mongdina soleis at tú kant áseta prísin tað ger kanska ikki so stóran mun tá tú fer oman í eina bensinstøð fylla fylla ein tíggju litrar í bilini hjá tær men tá tú skalt fylla eitt tangaskip ella ella eitt fiskiskip tá tá hevur tá hava hesi her mátini stóran týdning og tí brúkar mann eisini nakar standadirseraða útgerð sum hann framleiðir á nøkrum rættiliga htøkniligum instituttum til dømis í danmark ella fraklandi ella týsklandi so tað hevur rættiliga stóran týdning tað er so ikki ordiliga tað sum hetta uppskotið fyri heldur seg til tað verður statvekk tað sum tað altíð hevur verið men mann fær landstýrismaðurin hevur sett sær fyri at rudda eit sindur upp í galdandi lóg og ate onkursvegna skapa ein ávísan greidleika sum løgmaður hevði sagt á økinum
takk fyri forroyskuna ja takk so er tað landsstýrismaðurin magnus rasmussen
akk fyja kortmyndugleikin bleiv yvirtikin fyri nøkrum árum síðani og hendan samgongan setti so epengar av til at fáa teg upp á pláss veðrið bleiv yvirtikið tvey túsund og níggju har hava vit so eisini tikið líkasum um endana hena er samgongan sett pengar av so vit fáa eina føroyska veðurstovu og nú var tað hetta her við mato vekt sum varð yvirtikið í tvey túsund og sjey og nú hava vit sum samgonga og hesum landsstýrismaður tikið um endan og sagt tat nú skulu vit hava føroyska lóggávur rundan um heta her so eg haldi at hetta her er líkasum tatann rætta vegin hetta her er eitt eitt uppskot sum kanska virkar ikki serliga víðgongt og tað er tað heldur ikki men allíkavæl so haldi eg hetta er er eitt gott og neyðugt uppskot tað er soleiðisnar at tað hevur verið ein donsk ein donsk lóg og tað hevur gjørt eitt sindur ógreitt og tað kann ongantíð vera gott at nakar ógreitt og eitt sum eisini verið tað er vissi onkur hevur skula kart so hevr tað verið nokk so ógreitt eisini hvussu hvussu tað skal fara fram so eg haldi tað er skilagott eisini sum sambandsmaður at tá ið mann hevur tikið nakað yvir og vit ganga inn fyri at taka yvir tá ið tað gevur meining og tað hava vit so gjørt í tvey túsund og sjey sum løgting og nú seta vit hetta her føroyska í verk hetta hevur verið til hoyringar almenna hoyringar og nú nevndi biljustinussen um f og magn tað hevur verið sent til ummælis enn tá hjá fo og magn og vørn og landsverkið o akstovuni í vinnuhúsinum g suvíðari pluss tað hevður verið til almenna hoyring og hetta er nokk lunda soleiðisnar sum bjarni kárasom petersen segði hetta her er altso nokk so standardiserað hetta er ikki mansir ein djúpatallerkur vit finna finna upp nú vit brúka standardiseraðar reglur so at hetta skuldi verið verið trygt førleikarnar til eg haldi tað var ingol sens olsen spurdi um førleikarnar til hetta her við hesum vektinum tað er soleiðir art arbeiðsupprunaeftirlitið hevur havt hesar uppgávuna í í nokk so nógvar har eru góðir førleikar og klára tað nógvar við sosialt og skuldi tað so verið at onkur serligt vekt ella okkurt var so so hevur mann altso møguleikar til at fáa sær uttanhísis men men tað hevur so ikki verið verið neyðugt so tað virkar sum hetta eg fingið eina jaliga umrøðu her og hetta fer so í í nevnd og har ið mann kann líkasum kanska spyrja nærri um tað skuldi verið okkurt sog eg eri sjálvandi fúsur við saman við embatsfólki at koma í nevnd skuldi tað verið brúkfyri
tíð takk fyri ja takk so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda og hetta málið verður beint í vinnunevndina so fara vit til næsta mál á skránni punkt fýra fyrsta viðgerð løgtingsmál sjeyoghálvfems tvey túsund og einogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um marknaðarføroying heimild at tilnevna brúkaraumboð sum bólkaumboð í bólkarættarmáli og formaðurin skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað beinir johannesen javnaðarflokkin bjarni hammer sambandsflokkin frimuut rasmussen fyri tjóðveldi ingalssólam olsen fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn bjarni kárasom petersen og fyrstur at røða er beinir johannesen
ger so væl takk fyri fyri forkynta ja hetta er sum sagt ein broyting í løgslóg og marknaðarføring og tað er ein heimi til at tilnevna brúkarumboðið sum bólkaumboð í bólkarættarmálum og tað er so sær at í tvey túsundu tjúgu tá bleiv rættagangingslgin sett gildi her í føroyum og vit hava síðani viðgjørt tað er ein øgiliga umfavnandi lóg og síðani hon bleiv samtykt tá í tvey túsund og tí hava verið nógvir fylgibroytingar og hent so enn ein og tað er so sær at í rættagangslæguni so kunnu almenn myndugleikar vera bólkumboð í rættarmálum og um at heimilda er til tess í serlóg og tey kunnu vera viðkomandi eftirlógini um marknaðarførslur og tískil so mælir mann til tað at mann broytir tað soleiðis er at brúkarumboðið kann vera tá tað kemur til at vera í rættinum so framvegis so eg haldi sum so hetta er ein teknisk broyting sum er ein ja mest sum ein fylgibroyting av rættagangslógini teimum broytingunum har vóru so hetta taka vit fult fund við og tað skal fáa ein góða viðgerð
í vinnevni takk fyri takk fyri næstur at røða er bjarni hammer
ja takk fyri frú forkvinna sum undanfarni røðari boðaði frá so er tað tað her ein eg veit kum eg skal siga ein teknisk broyting men tað er at hmilda brúkaraumboði sum bólkaumboð og tað sum tað dragar seg um tað er at mann skal áseta nærri reglur um bólkarrættarmál í málum tá tað snýr seg um broyta løgtingslóg um marknaðarføroying serliga sum eg skilji og tað er tá ið tað kunnu vera fleiri einstaklingar sum hava eru umfatar av tí sama so í staðin fyri at føra hvønn einstakan víðari so fer mann inn og tekur gera eina ger mann bólkarrættarmál sum tað sum flott eitur og tað er taðhet her málið snýr seg um og tað er hetta er ein broyting sum er neyðug at gera og hetta er ein broyting sum vil gera tað eittanastað vil gera tað lættari at føra tílík tílík mál og tað er nakað sum vinendinser fram til at fáa nevndina at fáa viðgjørt soleiðis sær at teiy kunna fáa útaftur og og fáa so ta her fær rætta kemdur rætta myndugleikan og fær ta t ferð og verður tikið í brúk
takk fyri frú forkvina ja takk næstur at røða er frimud rasmussen
ger so væl ja takk fyri for frú forklinna ja hetta er so uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um marknaðarføring og hetta er ein til at geva eina heimild til at tilnevna brúkarumboðið sum bólkumboð í bólkarættarmáli og hetta er enn eitt uppskot sum landsstýrismaðurin magnus rasmussen lagt fram og hetta er eitt slag av rættarmálum sum kallast bólkarættarmál og tað er tá ið rætturin viðger fleiri mál saman tí málini tey líkjast í tí sambandi verður eitt felags bólkaumboð valt sum umboðar teir einstøku partarnar um málinum sambært rættagangslógini sum vit eru samtykt tjúgu tjúgu kunnu almennu stovnar almennu myndugleikar bara tilnevnast at vera bólkaumboð um hetta er heimildar við lóg í sambandi við at marknaðarføring er natúrligt at brúkarumboðið kann vera bólkaumboð men heimildur manglar í lógini um marknaðarføring hetta verður broytt við hesum lógaruppskotinum so hetta her uppskotist fer eisini vinnunevndina og vit skulu sjálvandi taka teir partar inn sum eru natúrligir til at spyrja um hetta her

gersovæltakk fyri frú forkvina ja hetta er júsum tað verður sagt æta tekniskt eg má siga akurt sum er egri eri sjokuristur og eg eg havi ikkki sleptið sovorðain í detaljirnar men tað er al líka eitt sum sum eg kundi hugsað mær at fingið eitt sindur meira nágreina tað r hvhvør ger av nær tað er eit bólkamál tí tað er hvussu ser øgiliga týdningarmikið fyri rættartrygd at ataltso ofta ofta er tað jú tað øvuta prinsippið sum ger seg galdandi at mann skal viðgera mál indivituelt vit hava jú ein eitt ríkisrættarmál koyrandi í danmark ella hava havt eitt ríkisrættarmál móti einum ministara fyrrverðandi ministara sum lætu vair dømd fyri at at viðgera mál sum bólkamál sum skuldi verða viðgjørd sum indirvidvenmál tað er sjálvandi heilt nakað annað at ta her snýr seg um enn atvat sovorðligt umfetafólk og men men eg kundi at hugsa mær at fingið meira at vita um nær ið eitt mál blívur eittbólkamál hvør ger tað av altso og og og nær nær víkir tað prinsippið um um ndviulla viðgerð fyri at mann kann viðgera eitt mál la eta fleiri mál undir einum men annars so fer hetta at fáa eina konstruktiva viðgerð í í nevndini al si jóva takk fyri
takk fyri næstur at røða er stefan klein poulsen
ger sovæltakk fyri frú forkvina vit hava eina rættiliga nýggja rættargangslóg hon kom fyri løgtingið í tvey túsun g nítjan ella tingárinum tvey túun og nítjan bleiv nokk samtykt í tjúgu og sett í gildi í tvey túsund og einogtjúgu tað sum var aftu afturgangandi í viðgerðini tá var at mann sá fyri sær at at at rættartrygdin bleiv betri við tí rættiliga umfatandi lógini sum et viðgjørdu í í rættarnevndini tá og og hon hevur sovirka í ja í meir enn eitt ár og hetta er so bara ein lítil fylgisbroyting í mun til ta stóru lógina við samtyktu herfyri sum snýr seg um at brúkaraumboði verður útpeikað sumella búka tað stendur í lógartekstunum at brúkarumboðið kann tilnevnast sum bólkaumboð í einum bólkarætta máli og og og tað er ein kapittul um júst hetta í í rættargangslógini og tað er kapittulin tveyogtretivu sum snýr seg um grubbusbørsmol og og har eru so nakrar treytir fyri hvørji mál kunnu blíva eitt sorart bólkamál eitt grubbucpørsmol sum tað stendur í lógartekstinum og visu a hygur eftir punkt eitt so so skulu tað vera altso eins arta krav og og tað skal vera ganga fyri seg her í føroyum altso øll skulu at tað skal alt verða øll tey sum skulu koma upp í hetta grubbsvar sum skuldu vera í føroyum og og so framvegis h og tað skal tað stóð eisini at og tað stendur eisini í í til dømis punkt fýra at grubbispersmolts hvønnhesa vera teim bestu móti appi handlikravini upp á hattað skal eisini gjeva meining fyri at at eitt mál blívur grubbisparsmál og tað stutt at langa er at hetta tykist at vera ein effektiv loysn vissi nú tað er fleiri brúkarar av onkrari vøru ella tað kann eisini vera byggjarí har har tað er sami feilir sum gjørdu í nógvum íbúðum ella eg veit ikki ein sápa sum hevði onkrar kemikalií sum sum ikki skuldi vera í og onkur fari skaða tað kann vera so er tilfeldi har har nógvir brúkarar líða tap fíggjarligt tap ella likamligan skaða og so so verður tað allarhelst koyrt í grubbusporsmol og og koyra eftir tí skinnaranum í uppi í rættinum og tað er tað stutta av tí langa og og tað sum mann kann kanska undrast á tað er at eftir at rættarnevndin hevur knossast við rættargangslóginatá í tinganarnum veytúsun o nítjan og ja koyrdi tað var sjálvandi eitn stór lóg sum vit øll fingu framlað um so o kemur ein lítil fylgisbroyting hevur hon endað í vinnunevndini og tað var bara nakað sum undrað meg men tað tað hevur so ongan praktiskan týdning tí at hetta er ikki eitt partafullsmál upp á nakran máta
takk fyri forkunnan ja takk so er tað landsstýrismaðurin magnus rasmussen
gersovæja takk fyri frú forkvinna ja tað hevr verið greitt væl frá hesum málinum tað var rættargangslógin sum gava gav møguleikar fyri fyri hesum her og so er uppskot komið frá okkum í ella frá mær um at gera tað so at mann kann føra bólkarættarmál eg haldi eg fari líka bara at svara asu hær spurningin sum ingolovens olsen hevði tað er altso nær kann mann føra eittsovorð mál og tað er tann tann mannagongdin er soleiðisnar at vistu brúkaraumboðið heldur at her er her er eitt mál so verð ein stevning latin inn til føroyarætt til rættin og so er tað rætturin sum metir um tað uppfyllir tær treytirnar fyri eitt bólkarættarmál við støði í rættargangslógini soleiðinrhavi eg skilta so tað er tað er rættiliga greiðar reglur fyri tí so at mann kann ikki bara bara soleinar uttan víðari fara at føra slík mál so tað er tað er væl væl skipað so hetta her er faktiskt at at gera tað soleiðisnar at brúkaraumboðið kann vera sovorði bólkaumboð sum kann føra slíkar rættarsakir sum vit eisini kenna til aðrastaðis so eg haldi at hetta er skilagott og tað sær út sum at tað hevur fingið positiva viðgerð her í í í morgun og til líka bara til eina eina viðmerking til stefan klein poulsen hverða nevnd d endar í so haldi et t er soleisnar at tingformaðurin er sovorenur hvørjar nevndir tað fer í tað men hetta her er er ein fylgibroyting til rættargangslógina tavil siga visu vit ikki gera hesa broytingina í hesi lógini so fær mann ikki ført tey máli
málini sum mann ætlar takk fyri ja takk so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda og hatta málið verður beint í vinnunevndina so fara vit undir tvey tey næstu málini á dagsskránni og má biðja tingfólk um at hava tol ta formaðurin fer at lesa tey upp tí tað eru nokk so lang mann pjøðist nok ikki at lesa alt nei tað fyrsta tað er løgtingsmál nummar áttaoghálvfems tvey túsund og einogtjúgu uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um mikrafttretivan forferørini á paragraf tretivu er lóg um endring á konkurslógin á forskelliga andrilovi so siga vit punktum har og tað næsta tað er løgtingsmál nummar níggjuoghálvfems tvey túsund og einogtjúgu uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ekrafttretivn foferðurin á paragraf tvey í lóg um endring á lóg um finansiell virksemhet á lóg om strukturering ov avvikling av vwisfinansiellar virksmheti ov forskelliga andrilovið og formaðurin skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað beinir johannesen fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsflokkin frimud rasmussen fyri tjóðveldið ingasólan olsen fyri framsókn bjarni kárason petersen teru tey sum eru komnið á higartil og fyrstur at røða er
beinir johannesen gersovætakk fyri frú forkvina ja at mær ikki lesa heiti hesum uppskotinum upp tað fær við rúgvar rúgvusmiðgjørd í men visvit taka mál løgtsmál nummar áttaoghálvfems fyrst so er tað altso lógin um innsetrarar og íleggjaratrygdarskipan hon verður javnan dagførd og tað er eisini neyðugt at tað at hesar dagføringar verða framdar her í føroyum soleiðis at lógin samsvara við lógakamum í danmark sum fylgir altjóðakrøvum soleiðis at vit fylgja altjóða krøvum og og hendan her skipanin er sum hendan lógin fevnir um hon er tann sum tryggjar øllum vanligum bankakundum sje unrag hávtrýss túsund krónur av innsavnandi og tað eru nógv av hesum her feløgunum innsetrara og íleggjarafeløgini sum brúka er fevnd á hesari lógini her so tað er sjálvandi týdningarmikið atlógin á økjinum hon er dagførd soleiðis sær at bæði tað at bankarnir fylgja altjóðar krøvim so teir ikki enda við onkrum farsalista og eisini tað kundarnir kunnu fáa seg tryggar við atbankin fylgir ell krøv og tær broytingar sum eru í har eru mest sum tekniskar broytingar sum verða gjørdar tát tað kemur til hesi feløgini sum brúka hesa her skipanina so eru tað sum so ikki nakar føroyskt fel ídag so tað er kanska ikki relevant hjá okkum í dag men tað kann blíva relevant tá tað kemur til løgtsmáln nummar níggjuoghálvfems soso umrøður tað tað at endurrýsa og avtaka ávísar fíggjafyritøkur og henda her lógin er hon bleiv sett í gildi fyri føroyar í tvey túsund og seytjan og er ikki dagførd síðani og við hesum uppsotum sum verður lógim dagførd til tey krøvini sum eru í dag og og tað er so somuleiðis sum í hinum uppskotinum er tað at suvit ikki dagføra okkara lóggávur og ikki fylgja teimum krøvum sum eru altjóða so kann tað vera í vanda fyri at bankar og onnur enda á einum svørtnum lista ella og tað tað kann gerast trtrupult fyri okkara peningastovnarog tær broytingar sum eru herbeinttað eru tað at ta lógin og umrøður tað at sum sagt at endreiðs og avtaka ávísar fyritøkur og tað er tá ið ein peningastovnur ikki megnar uppgávurna sjálvur og er neyðstattur og soso kemur ein stovnur inn at hjálpa og tað sama til dømis við eikbanka at finansiell stabilitet kemur upp í leikin og og so tær broytingara sum eg eri herpeint nevna millum annað tað at fíggjareftirlitið fari ein størri leiklut í tísambandinum enn hann hevur í dag og talan er ikki um serliga vísfevnandi broytingar meni sum sagt verður í viðmerkinum so er tað eftir ætlanin tað at at tað verður aftur broytt tvy túsun og trýogtjúgu tá ið es dr dv b r r d tvey eftir ætlan verður sett í gildi fyri føroyar og tað er b r r d eitt sum í stóran mun er virkani í dag og tá verður tað talan um størri broytingar og tá er tað kanska eisin ávert at vita og viðgera tá ið hetta málið fer at vinna evnin av hvussu stórar eru tær broytingarnar og fáa tær ávirka fyri brúkaran og í hvønn mun og tí at tað hevur verið rættiliga nógv mál sum havð verið inni yvir politisku skipani nú síðstu árini sum hava við bankakervið og annað at gera og øgiliga tektiskt mál sum er fyri okkum sum ikki eru lærdr inn á øki og onnur at at fylgja við í líkasum hvat hvat fer ávirkan tað hevur og tískila hevði tað eisin verið gott at at tann man fer ígjøgnum hesar broytingarnar at mann líkasum fyri gjøgnum tær og hyggu eftir um tað ereisini broytingar ið kanska í mun til føroysk viðurskiftir eru kanska ísoógvuslig og um mann ikki bara kanska ókritiskt kobierar úr regis men men hin vegin eisini mann man eisini hava tað við t tað er týdningarmikið mann fylgir altjóða krøvum og og eisini tað at visti mann dropar onkrar broytingar sum mann metir er í stóran mun ov burokratiskar mun til føroyar at tað ikki ávirkar tað at bankar kunnu enda á einum svartalista so hetta her málið fer í vinnunevndina og tað skal fáa eina góða og

ersvæja takk fyri frú forkvinna tað er eingin ivi um at tað tílíkur lógaruppskot koma niðan í tingið so er tað øgiliga trupult hjá hjá vanligum tingfólki yvirhøvur ati seta seg inn í hesar lógirnar tí tar eru sera rógvusmiklar og øgiliga tekniskar av tað eru ter bara sum næstan næstan hvørja ferð og tí er tað tað stóra umsitingin aftanfyri ymiski almannaráðini í hesum førum eta so vinnumálaráðið sum má gera tað stóra arbeiðið og tryggja sær at tað sum løgtingið hevur til viðgerðar at tað er alt í lagi sum forkvinnan sum løgtingsforkvinnan vísti á í áðni so er tað n øgiligani langt longu yvirskrift og hesum málinum og orsøkin til tað er at danskarar gera nógva stórar pakkar og har oftani í danmark fáa tær eina aðra yvirskrift sum eitur bara eitt navn fyri ein pakka í hesum førinum er tað í hesum førium er talan um faktiskt tvey lógaruppskot sum ókur viðgera í einum og tað eina er er tað eralorgning um íkrafttretin forferørini at forskelligu lógu um endring a flóg um restruktirering og afvikling av wiszu finansiellu virksemetir táð verður kallað so vit stytta ta fyri r a l og hin er so forskelligu lógi um endring a flóg um innskýtar og innvestoringsggarantiordning is l tað havi okur lisið um her at hvussu nógv tað verður víst á hvat tú skalt hava inni og hvussu nógv tú kann investera og sovíðari men tá ið kemur til fram so er hetta her akkurát hesa her hesa her broytingarnar tað er ikki talan um eitt rúgvusmikið lógaruppskot og flestu broytingarnir smáir lógartekniskar broytingar ti tí vísi aftur á at tað her er øgiligani torskilt ella ringt at skilja hjá vanligum tingfólki men men tað er tí okur hava eina umsiting í teimum ymiskjumálaráðnum sum veruligani greina og syrgja fyri at hetta her er í lagi nakað sum mann kanska ska viðmerki eisini sum stendur í einum fylgiskjali tað er at athetta skal fyri hetta her verður víst til at tað er ein dagføring av komkurslógini men hon fer ikki gildi fyri fyrsta januar í tvey túsund og trýogtjúgu og tí er partar av hesin her lógaruppskotinum sum ikki kunna fáa gildi fyrr enn fyrsta januar í trýogtjúgu og ja tað er tað sama sum sagt men tað einasta sum er eitt er nokk so isu ma skal hugsa um hvussu hvat hetta her lógaruppskotið merkir so merkir tað tað ati so merkir tú øllum førum tað attað hevur verðið sent í novemburmánað til hoyringar hjá ymiskum partum millum annað bankakervinum sum kanska hava serliga stóran áhuga í tí og har kanska vert at býta merki í at jud her hevur kanska nakað at siga øllum førum tey sum e tsum vara av hesum økinum og koma a arbeiða við hesum her lógarbroytingunum og tað er tað at tey hava faktiskt einki at viðmerkja tey sum hava havt tað til hoyringar men tey mæla til at koyra hesar broytingarnar í tingi skjótast gjørligt so tað er næstan nokk fyri tingi at siga ja men hetta hevur ávirkað ta føroyska samfelagið soelað so so hetta her kemur í í í vinnunevndina og okur fara at okur fara at fáa hsær partarnir inn serliga esær partarnir sum vísa á at her skal fyri tingi skjótast gjørligt hví tað og so kunnu okur skriva út frá tí at jú hetta her hevur ávískan á tað føroyska samfelagið og hetta her kemur eisini ein partur av einari
aðrar størri lóg takk fyri frá førgána ja takk næstur at røða er frið móti rasmus
ger sovælja takk fyri frú forkvina ja her so tvey mál sum verða viðgjørt undir reinum annað er tingmálinuma áttaoghálvfems sum er uppskot um tað er ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivin á ferðini á paragraf tretivu lóg um endur konkurslógin o forskelji andrilógi ja so t mann sigur uppskotið hevur øgiliga langt navn og tað vísir eg kanska longri navnið blivur e meir innviklað tað er minni veit mann at siga um tað men tað sum hetta stuttum snýr seg um tað er at gera onkrar tillagingar í lógini um innsetara og íleggingartrygdarskipanina tað er tann lógin sum tryggjar øllum vanligum bankakundum trygd fyri sjey hudraðog álvtrýss túsund krónum av innstandandi broytingarnir eru fyri tað mesta av tekniskum slag har nýggj heitið verða sett inn fyri tey gomlu eisini verða nýggjar ásetingar gjørdar fyri íleggjara og umsitingarfeløg men í løtuni so finst einki føroyskt felag sum hevur verið rakt av hesum broytingum og tí eru hesar broytingarnar ikki viðkomandi føroyar beint nú h næsta tingmálið sum vit umrøða tað er nummar níggjuoghálvfems og tað er uppskot til lógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivuna forføroyar forferøini av paragraf tvey í lóg um endring ar lóg um finansiell virksemet og lóg um rekonstroering og aftvikli av wissu finansiellur virksemetir óg forskelliga andureslógi og ta hevur eisini longri navn sum eg havi stytt eisini her og men m so er hetta lógin er um at endurlógin um at enduroysa og avtaka ávísar fíggjarfyritøkur varða settur gildi fyri føroyar í tvey túsun og seytjan og er hetta ikki dagført síðan neyðugt er alla tíðina at dagføra lóggávuna á peningastovnsøkinum fyri at fylgja lóggávuni í danmark og es lógin snýr seg í stóran mun um hvussu farast kal fram tá ið ein peningastovnur verður neyðstaddur og ikki megnar støðuna sjálvur taðer tá finansield stabilitet sum kemur upp á leikin lógin staðfestir leiklutin hjá hesum stovni og hvussu stovnurin skal arbeiða saman við øðrum stovnum á økinum serliga fíggjareftirlitinum hetta uppskotið hevur til endamálsið at dagføra lógina tað skal ikki verða longur eitt krav at fíggjareftirlitið skal hoyra finna skeldstabilitet áðrenn fíggjareftirlitið endaliga boðar fina skeldstabilitet frá at allir aðrir møguleikar eru troyttir í hesum sambandi við avtøku av eini peningastovni eitt eitt nýtt slag av skuldarbinding verið innført sum sampakkar við konkurslógina og nýggjar ásetingar eru í greina hvussu niðurskrivast skal í samband við at neyðstøddar neyðstaddur peningastovnur fær nýggja kapital afturfyri at tann niðurskrivar partar av aktivu sínum til dømis partar av innløgnum og og øðrum hetta málið er faktiskt nakað torskilt fyri okkum leikfólkið so vit fara at taka teir neyðugu partarnir inn í vinnunevndina og hoyra teir og hvat ið teir hava sigað um eitt
takk fyri frú forkvinna ja takknastur at røða er ingolv sólvæn olsen
gersovælja takk fyri frú forkvinna ja eg haldi eg fari eisin t gera t stutta prosess í hesum her thesim báðu málunum sum tað hevur verið umrøtt og er hetta øgiliga tekniska kriteriu og eg minn skium tað var bjarni hammer ella hvør tað var sum líkasum tók saman um at hetta var øgiliga vanskligt hjá hjá vanligum tingfólki at taka søgu til tí at eg er øgiliga tekniskt ella øgiliga torskilt og tí fari eg at seta mítt álit til at tað fær eina gjødliga viðgerð tá i tað kemur í nevnd tí at tað er har ið mann kann fara í í ditalnarisum eg havi lisið eg havi lisið hsi simegini og eg dugi ikki at síggja altso stóru knútan er í hesum sum so men at her her er nógv sum skalu sum sum fólk kumnu seta seg í og og skilja og fáa a forklárað áðrenn mann bara trístur á á taim grønu tai reyða knøttinu so eg fari bara at mæla til at hetta fer at fáa eina gjødliga viðgerð ella bæði málinið g áa einai
øllara viðgerð í vinnuni takk fyri ja takk næstur á røða er bjarni kárasum petersen
ger so væl
takk fyri frú forkvina ikki eittserliga drúgt orðaskifti um hesa her nokk so heitisumfatandi lógarbroytingina frá landsstýrismanninum í vinnumálum sum regulerar bankakervi tað er nú einaferð soleiðis ati tá ið vit skulu gera broytingar í kanska serliga bankamálum og tryggingarmálum so er tað við hesi her ríkislógartilmæluni sum hava ófatiliga langheitir og og øgiliga ofta er tað bæði rætt og ingolf sólvar nolsen var inni á tí o eisini aðrir røðarar at hjá vanligum tingfólki er tað ein ómøgulig uppgáva at at skilja hvat ið liggur í tí av konsekvensmessum altso hvat ið avleiðingarnar eru av slíkum broytingum tí má mann næstan seta sítt fulla blinda álit á at umsitingin veit hvat hon ger men eg loyvi mær eisini at ivast í um umsitingin sjálv hevur neyðugu neyðuga kapasitetin um førleikarnar til at kunna skilja hvat ið tað egentiliga er man man implementera men at mann kanska eisini tekur orðið frá tí donsku umsitingini fyri fult tað vil siga tað at føroyska umsitingin hon hyggur eftir viðmerkingunum hjá tí donska administratiónini vónar at alt er í lagi sendi tað víðari til tingið og vit vóna at tann føroyska umsitingin kann blástempla tað sum verður sent niðan øh í hesum førinum so eru tað nakrar meira tekniskar broytingar tað snýr seg um at broyta nøkur heiti at generelt dagføra føroyska lóggávu soleiðis sum soleiðis at hon samsvara við danskari lóggávu og so enn einaferð næsta lið soleiðis at hon samsvara við eu lóggávu altso tað vil siga tað sum mann í bankaverðrin er kalla fyri ekvivalens h tað er soleiðis at øgiliga nógvir nógv lond sum hava til dømis ein stóran fíggjageyra sum hava nógv í eu at gera teir seta sær fyri at hava reguleringar sum samsvara við krøvini sum eru í eu soleis at bankarnir og fíggjarstovnarnir har hava ein epivalens tað vil siga at tað ikki verður trupult atsleppa inn inn aftan á europeiska marknaðin tað eru nokk so nógvir til dømis sveis sveis er ein er eitt bankaland tað eg onkur kanska sagt teir gera nokk so nógvar avtalur við es teir hava gjørt kanska eini hundrað og hundrað og tjúgu sáttmálar seinastu fimmogtjúgu árini tí at mann er so ræðuliga tættir handilsparknaðir og har hava teir lagt seg eftir ati at royna at hava ein ávísan ekvevalens í uleringina soleiðis at mann soleiðis at sveisisku bankarnir kunnu virka í europa teir nú taki sveis sum dømi tað er kanska eitt sindur næstan karikaturur tí at hesum nógv bankavkimi sveis men men teir skriva inni á svísspankin sum er ein almenn heimasíða um bankakervi í sveis her skriva teir vit biðja um enn
loyvi teil t endurgeva ja takkgersovætakk swíx nsxczar cabjekt i competent ein kcomperhenzyfinanshul morcensuperwisoniswítzelentat olzo rakytnaðis bitiu ein topethis wíz leggis lasion estezintb erqwívlint ti lo innirvis dathór rellevønt for morket aksess tað vil siga at teir taka ikki og implementera alt sum kemur úr europa teir implementera tað sum teir halda vera týdningarmikið fyri atgongdina til europa og eg síggi eisini í viðmerkingunum til uppskotið at vissu mann ikki fremur hesar broytingarnar sum sum hesi bæði lógaruppskotini leggja upp til jamen so kann tað elva til trupulleikar tí at so fara føroysku bankarnir at verða mettur til ikki at verða javngildur ella tað sum eg havi nevnt fyrr eg hvør val lentur og taðpjøvist ikki at vera rætt mann kann gott gera broytingar tá ið mann metir at tað er neyðugt fyri at atgongdin til europeiska marknaðin er stórur ella góður men mann skal ikki blint taka og implementera alt sum kemur úr europa til danmarkar og so víðari til føroyar trupulleikin er tað tann at vit hava nokk ikki ta umsitingarligu orkuna til at handfara slíkar reguleringar sum eru í so stórari vavu at tað verður roynt praktiskt ein ómøgulig uppgáva at at handfara men eg haldi ikki at mann skal leggja sær latan fyri tað eg haldi mann kanska skuldi roynt at sett sær fyri at uppbygt nakrar kompetansir innan fyri hetta her økið soleiðis at vit ikki hvørja ferð ein ein eitt lógaruppskot sum hevur við bankaverðum ella fíggjakervi at gera kemur fram her á tingi og sum fara sjey røðarar upp á radarekk og siga hetta er nokk so lógartekniskt sum vit hava ongar viðmerkingar tað má vera ein ella onnur kompetansar antan úti í landsstýrinum illa inni her í løgtingsumsitingini ella onkur stuðul til okkum politikarar sum kann lat okkum betri í til at skilja hvat ið tað hevur a konkretum avleiðingum tað sigur mær ikki so lítið tá ið hvørki landsbankin ella suðuroya sparikassi ella nakrar annar banki hevur hevur viðmerkingar til hetta málið tað merkir at ty gongur við tað sjálvu hvat ettað merkir av ítøkiligum avleiðingum fyri tey sjálv og mann kanska eftirfylgjandi fyri at síggja áh tað var kanska ikki so smart tað vit implementeraðu hetta her fyri fimm áraum síðani men nú er tað so her sum mann má onkursvegna kunna uppbyggja ta neyðugu kompetansirna til at behandla slík lógaruppskot tað kann eisini vera at at hesar broytingarnar eru púra týdningsleysar í tí stóra heila men eg haldi tað er viktigt at vit seta okkum fyri at uppbyggja nakrar kompetansir í føroysku umsitingina til at lofta slíkum tungum lógarbroytingum tí ati tí at tit neyvan óvesindiligar broytingar vit gera í tí langa løpunum kanska kann mann ikki gjøgnumskoða tað her nú hvat hað merkir men at siga at vit mugu implementera hetta tí annars sleppa vit skinna á europeiska marknaðin tað siga vit næstan hvørja ferð um ikki hvørja ferð tá ið vit koma við einum tungum lógarpakka um nakrar broytingar har vit grundgeva at hetta verða vit nokk noyd til at gera so tá harmoniserað soleiðs vit sleppa inn á europeiska marknaðin nú refereraði nú siteraði frá hatta har frá tí sveisiska bankadjervinum tí at teir siga nemliga at vit ymplementera tær broytingarnar sum eru neyðugar fyri at tryggja marknaðaratgongd men ikki alt hitt og tað haldi eg eri onkursvegna nokk so vesinligt at mann ikki bara tekur alt sum tað er men tekur tað sum mann metir er neyðugt fyri at fyri at bankarnir ikki eru verri fyri ella verri stillar í mun til aðrar í europa tað krevur sjálvandi at mann hevur hevur eina ávísa servitan innan øki til at kunna sálda frá hvat er neyðugt og ikkir men nú fór eg í eitt lítið sðuspor tað er kanska tí at mann skal fylla tíðina tí at har er ikki so nógv at snakkað um í mun til uppskot sjálvt øh vit fara sjálvandi at viðgera hetta er í væl virðuligi vinnunevndini í tann mun ta ber til og í tann mun at að er fakliga orka til at behandla tað øh og tað var tær viðmerkingarnar eg hevði fyrsta umfari takk fyri ja takk har var einn v
imerking frá ingolsólham olsen gersovæltakk fyri frú forkvina nei eg haldiat heta síðusporið sum bjarni kárasum petersen fór inn á er tað týdningarmesta í hesum her orðaskiftinum mín viðmerking er eisini ein síðuspor tí tað er nettupp heti her við hvussu sovorðin mál verða fyrireika at leggja fyri tingið at taka støðu til eg veit hvat tað er ikki akurát tað vit kunnu gera nakað við hesari viðgerðini men men nú kemur landsstýrismaðurin up sum tann seinasti og í mínum heimi skuldi hann kanska verið tan fyrsti sum og so eisini væl ílatin fingið á rystirmeg fingið at væl forklára frá síni umsiting úti í sínum málaráði so at tað kundi forklárast fyri fólki hvat ið ttað veruliga betíðir tí at tað er einki demokrati at gera fara undir eina viðgerð av einum máli sum mann skal vera margistari í donskur fyri at kunna lesa yvirskriftina á málinum tað er púra hlv
við høvdið og tað gevur onga meining takk fyri
ja takk bjarni kárason petersen ger sovæl j takk fyri frú forkvina og takk til ingolsavor sólvar olsen fyri viðmerkingina eg eri púra samdur altso tað mann fær eitt sindur vemodift upp á talarastólina tá mann skal viðgera esi málini tí mánn mann mán næstan mann má næstan bara finna upp á okkurt at snakka um tí mann dugir ikki at snakka um tað uppskotið sum verður lagt fram mán mann veit ikki hvat tað snýr seg um tað er eittproblem og mann kundi jú bara latið sum um at mann visti hvat tað snúði seg um tað ger mann jú ikki og eg ivist eisini í at ella eg rokni eisini við at umsitingin úti í landsstýrinum nokk ikki veit fult ogv heilt hvat tað merkir h men taka tað sum verður skrivað í resomeginum frá tí donska adminsatiónum fyri fult ella fyri góðan vørum og tað tað r tað er sjálvandi fínt nokk og men hendan her eitt sindur grundnaargumentatiónin hjá mær við jami vit mugu bara vera við tí annars hevu tað uttanfyri tað noyðist eg ikki at vera tað ber til at implementera ting sum eru neyðug fyri at bankakervi í føroyum virkar og er kappingarført á europeiska marknaðinum og skandinaviska marknaðinum men at bara implementera og so ikki tora at gera nakað við tað tí at man ikki skilir tað tað mugu vit vaksa okkum burturfrá og spurningurn er hvussumann
gera tað takk fyri ja takk næstur at røða er
ja her eru tvey mál sum verða viðgjørd undir einum og eg haldi ikki eg fari at brúka tíð upp á tat lesa hesar yvirskriftirnar eg fari at kalla tað fyrra málið fyri isl tað er ein stytking av lóg m i innskritara á

hetta er lógin ið tryggjar øllum vanligum kundum sjey hundrað og hálvtrýss túsund av innistanda vit vita tað at vissu tað er onkur sum eigur sjey hundrað og hálvtrýss túsund innistandandi og bankin fer á húsagang so er hetta tryggjað tað er hendan lógin hendan her fyrra snýr seg um tað at hon skal tryggja okkum og so er tað nakrar broytingar í hesarlógini og tær eru mann kann siga av tekniskum slag seinastu árini eru broytingar framdar skdrgarantifondin sum skipanin fyrrkallast eitur nú garantiformoðin og er tað nú finansiell stabilitet í umsita í skipanina í uppskotinum er einamest tekniskar broytingar og navnabroytingar til dømis verður fondin broytt til karantiformoðin á

broytt til innvesteringsá forvalningsig so hatta er mann sigur orða orð sum er broytt nýggjar ásetingar eru uppskotinum um íleggjarar og umsitingarfeløg investerings og forvaltingsselskapur í løtuni eru slík feløg ikki at finna í føroyum og tí er júst hesar broytingarnar ikki so viðkomandi fyri føroyska fíggjagarran júst nú hetta kann tó broytast um slík feløg verða sett á stovn tá er lóggávan í øllum førum klár er peningastovnarnir sjálvir sum fíggja hesa skipanina ein broyting snýr seg afturat um at afturrinda eitt sindur av peningi til peningastovnarnar tað er avgjørt at ein partur av faðnum í garantformoðin sum fyrr skuldi nýtast til endurbyggja peningastovnarn við ikki longur er neyðug tí verður afturgoldin talan er ikki um stórar upphæddur fyri føroysku peningastovnar har havig spurt meg eitt sindur fyri men mann kann ikki fáa at vita men tað eru smáar upphæddir so hatta er tað sum tað fyrra málið snýr seg um eg haldi at tað er rættiliga greitt hvat tað snýr seg um sjálvt um yvirskriftin er øgiliga innviklað og sovíðari hin hin lógin sum verður stytt r a l tað er stytting fyri lóg om rekrotering á affikling av viszu finansiellu virksemheti hendan lógin snýr seg í stóran mun um hvussu farað skal fram tá peningastovnar eru komnar í stórar trupulleikar og skulu antin endurreisast ella avtakast lógin ásetir til dømis arbeiðsbýtið millum fíggjareftirlitið og finansiellstabilitet tá bankabjargingar ella bankaavtøkur skulu fremjast í verki tað kann ørkymla og tað hevur mann kanska hoyrt her at heitið á lógini er so langt og at fleiri aðrar lógur eisini verða nevndar í heitinum hetta kemst av at tann lógarbroyting sum nú skal setast í gildi fyri føroyar var partur av einum størri donskum lógarpakka av lógartekniskum ávum ber ikki til at broyta heitið á lógini men tað er altso einans r a l lógin sum verður broytt við hesum uppskotinum talan er hesaferð um smærri broytingar størri broytingar eru ávegis sum seta b r r d tvey eitt es direktiv í gildi fyri føroyar hetta verður eftir ætlan fyrsta januar í trýogtjúgu og tað kann vera at tað ikki verður klárt tá men tað er sum málið hetta uppskotið ger á ein hátt lógina klára til tær stóru broytingarnar sum koma tá so tað verður áhugavert at vita hvat ið tá tá kemur í stuttum kann sigast at við uppskotinum verður tað ikki longur eitt krav at fíggjareftirlitið skal hoyrast finansiellstabilitet um at allir aðrir møguleikar troyttir í samband við avtøku av einum peningastovni eisini verður eitt nýtt slag av skuldarbindingum innført sum sampakkar við konkurslógina umframt hetta eru eisini nýggjar ásetingar ið greina hvussu niðurskrivast skal í sambandi við beyl inn hugtakið beyl inn verður nýtt tá ein neyðstattur peningastovnur fær nýggjan kapital aftur fyri at hann niðurskrivað part av aktivum sínum til dømis part av innlán uppskotið hevur verið til hoyringar einans tryggingareftirlitið hevði viðmerkingar og har verður víst at kanska at tryggingareftirlitið hevur eg veit ikki misskilt tað tað veit ikki men hetta nertir ikki við ásetingar sum hava tryggingareftilitið at gera tá ið tað verður sagt g haldi at bjarni kára sum petersen eg skilti tað sum á næstan setti spurning við kompetansirnar hjá fólkum sum arbeiða við hesun her tað tað haldi eg fari ikki at taka undir við eg haldi at fólk í ráðnum hava góðar kompetansir til heta her tað haldi eg og tað hevur samskift við bankarnar mann kann kanska undrast á at tað ikki er hoyringssvar men tað hevu verið samskift við bankarnar og teir taka undir við hesum her

tað er tí teir ynskjau at dagføra dagførda lóggávu og vit mugu bara kenna tað at bankalóggávan er altso ikki føroyska akkurá sum tryggingarlóggávan og teir ynskja eina dagførda lóggávu bankarnir og tað ger tað munandi lættari hjá teimum at arbeiða tí føroysku bankarnir eru í stóran mun partur av danska systeminum og vissu lóggávan ikki er eins so stinga ofta avbjóðingar seg upp so bankarnir í føroyum eru samdir um at tað er neyðugt at hava eina dagførda bankalóggávu aftur til h ttar við kompetansinum bankarnir hava eisini góðar kompetansir á hesum her økinum og í umhvørvisvinnumálaranum eru eisini góðar kompetansir og nú royndi eg heilt stutt at líkasum siga hvat hesar her lógurnar hv hvørjar broytingarnar eru tær eru ikki serliga stórar eftir
hesin er at døma takk fyri ja takk har var ein við
merking frá bjarna kárasom petersen ger so væl takkfyrirforskvinna nú var tað heldur ikki meiningin at at vera atfinningarsamur móti tí føroyska umsitingina ivist ikki í at tey gera alt hvat tey kunnu eftir besta førimuni í tann mun at tey hava kompentansurnar í tann mun at tey hava orkuna til at útføra sítt arbeiði eftil lítari men tað skerst ikki burtur av føroyar er ein lutfasliga lítil umsiting so tað kemur av sær sjálvum onkursvegna at vit ikki hava tann sama umsitingarliga kapasidetil at taka okkum av hesum og eg talaði egganguliga fyri at mann bara styrkti tað hitt er at ókey bankarnir taka undirvið hesum og og tað er tað spælir inn men tekur løgtingið undirvegisum skal løgtingið taka undirv hesum tað er tað sum vit ikki hava neyðuga innlitið natúrliga til at kunna vita og taka og vit kunnu ikki ordiliga taka støðu til tað tí at vit hava sjálvur kanska ikki tað neyðuga neyðugu vitanina

jatakk magnusmussensja ja takk fyri frú forkvina ja tað er rætt nú er málið lagt fyri løgtingið og nú er tað til viðgerðar í løgtinginum og tað er løgtingið sum kemur at taka avgerir í hesun er málinum tað er tað er púra rætt skilt og tað um teir fakligu førleikarnar hjá hjá tingfólki ella hjá umsitingini her havi eg ikki so nógva viðmerking til eg eg vildi bara siga tað at tað eru fakligir førleikar í føroyum á hasun her økinum men eg eg kann sjávandi eisini vera samdur við bjarna kárasum petersen at at vissi umsitingin var munandi størri so so hevði eg meira orkakunna verið brúkt til heta her men eg vildi bara vísa á at tað er fakligur førleikar í í umsitingini til
slík mál takk fyrija takk so óru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og orðaskifti er enda og hasi bæði málini verða beind í vinnunevndina so fara vit undir punkt sjey á skránni fyrsta viðgerð løgtingsmál hundrað tvey túsund og einogtjúgu uppskot til løgtingslóg um at byggja sambýlið til fólk við menningartarni og fjølbreki og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk fyri sambandsflokkin er tað erhard joensen fyri tjóðveldi pállareynatúgvu og fyri miðflokkin biljustinussen og fyri framsókn ruttvang tað er tey sum eru higartil eru komnið á og fyrst er tað erhard joensen ið fær orðið
til viðgerðar er uppskotinu um løgtingslóg til at byggja sambýlið til fólk við menningartarni og fjølbreki og tað er tað tann byggiverkætlanin sumer ella verður staðsett úti á argjum so kallaða reynstúnsbyggingin

verkætlanin kemur at liggja umleið seksoghálvtrýss góðar seksoghálvtrýss milliónir við tí sum er brúkt til fyrireiking tað er umleið tríggjar hálv millión so um um trýoghálvtrýss milliónir kemur sjálv verklagslógin at fevna um og soleiðis sum eg skilji tað so eru tað óvtýstbúðpláss og so nøkur umlatingarpláss eisini og eg haldi at tað er upp á tíðina hetta hevur verið undir ella til viðgerðar í samgonguni og tað hevur verið tukt væl og virðiliga ígjøgnum og samgongan er er fegin um at tað nú er komið hartil at tað kann farast at byggja um so er hendan lógin verður koyrd ígjøgnum listatiónim hevur verið so okur vita nú okur kenna nú byggikostnaðin av samlaði verkætlanini og hon er ætlað at ganga yvir tvey ár tað vil siga at mann skal kunna taka reynstún í brúk í tjúgu fýraogtjúgu eg haldi at verkætlanin er væl lýst tey hoyringsskrivini sum eru komin inn eru generelt positiv

tað er soleiðis at í dag so húsast tey málbólkurin sum talan er um úti á eirargarði og eg haldi at tey flestu av okum vita at eirargarður er væl og virðiliga slitin har er tað hevur verið roynt at pjøssa upp á tað sum frægast men eg haldi at hetta her kemur at lyfta støðið hjá teimum búfólkunum upp á eitt nivoð hvar ið sum eg vil kalla fyri virðiligt ein virðiligan bústað

øinnrættingina sum so havi eg ikki so nógv at at siga til tað er líkasum bygt í í trimum lonum hvar av tvær av teimum verða so deildar upp soleiðis at tað eru líkasum tríggjar eindir innan fyri ella í teimum í teimum lonunum fyri kanska at gera tað so privat og heimligt sum møguligt fyri fyri búfólkið

at tað fer sjálvandi at hava nakað av meirkostina við sær tá ið okur tosa rakstur frá tjúgu fýraogtjúgu eg kundi hugsað mær at fingið at vita frá landsstýrismanninum hvussu nógv rakstrarkontoin kemur at hækka eg havi ikki sæð tað í í tilfarinum tí møguligvíst møgulivíst havi eg ivirsæð tað men eg havi so ikki sæð tann partin

hetta kemur so í fíggjarnevndina og eg rokni við at fíggjarnevndin kemur at gera skjóta prosess við hesarher sjálvandi koma okur at hava tær innkallingar sum eru neyðugar meni okur skulu nokk avgreiða tað skjótast møguligt soleiðis at okur kunnu fara í holt við hesa byggingina beinanvegin

intensiónirnar í lógini um at hon skal verða standa at tað skal standa ferdigt í tjúgu g fýraogtjúgu at tær kunnu haldast

eingin loyna at í dag fær mann ikki tað sama fyri hvørjar krónu sum hann fekk fyri bara tveimum árum

hetta er ein ein ein støða sum sum tað almenna sum sum okur sum vara av og skulu til at byggja nýggjar stovnar fyri landið koma fyri at halda okum til at byggikostnaðurin í heila tikið er hækkaður øgiliga nógv tað er ikki bara upp á grund av av hákonjukturunum sum so men tað er sanniliga eisini upp á grund av at ráðvøruprísirnar í dag eru hækkaðir heilt betýðiligt tað eru tað er partar av byggjutilfarið í dag eru hækkaðir hundrað prosent okkurt er farið upp um hundrað prosent í hekking og tað í sær sjálvum sigur tað at egentiliga so eru hetta ikki rætta tíðin at byggja í men okur duga jú ikki at spáða um framtíðina so okur vita ikki um tað er enn ov verri um eitt ár ella tvey ár sjálvt um tað eru nøkur sum halda tað at príslagan serliga á byggi tilfarinum fer at normalisera seg aftur um mannroknaði við at tað fórða seg nokk so skjótt aftan á at koronaforsóttin líkasum hevði lagt seg og atlondini høvdu normaliserað londini høvdu fingið normaliserað síni sína síni viðurskiftir men tað er hvussu einki enn sum tíðir upp á at ráðverukostnaðurin hjá okum fer fer niður hvussu verður so upplivað okur sum hava arbeiði innan fyri handilslív at rkostnaðurin ella at kostnaðurin av byggitilfari statvekk økist so tað er eitt sindur tryst í so máta tá ið mann hugsar um allar tær íløgurnar tann íløgu karm sum liggur fyri framman hjá tí almenna

tað er ikki nakað sum okur fáa gjørt við í sambandi við etta her uppskátið tað var bara eitt soort hjartasuff so eg vil lata tað vera við tað og siga at hetta kemur at fáa eina eina skjóta og positiva viðgerð í fíggjarnevndini
takk fyri
elsbett mersetis gunnestóttir eina viðmerking ja takk fyri harra formaður nú var røðarin inni á hesin her við kostnaðir og tað er nemliga tað sum eg haldi vera so øgiliga positigt við hesum her við hesari verkætlani tað er tað at prísurin heldur tað sum mann væntaði tað fór at kosta har mann mann hildi seg innan fyri tað so tað haldi e øgiliga positivt og og vit skulu hugsa um at her er hevur verið pláss fyri átjan fólkum og meini tað var ja inná tað skal vera innan fyri seksoghálvtrýss milliónir krónur eg hugsi um til dømis heim yvir vágna har í klaksvík fyri í tvey túsund og ellivu har á leið tað kostar tað seksoghálvtrýss milliónir og taðer til fýraogtjúgu pláss so í forhold til tað so haldi eg hetta hetta er ikki so øgiliga
takk fyri
takk fyri harra formaður nei tað er ikki so heilt galið nú veit eg ikki hvussu hvussu hvat e er innskrúvað í hetta her prosjekti sjálvandi er gangið út frá at tað er tikið tað er tikið fyrivarni ímóti prísi og og lønarvøkstri og okur vita tað at at í hvussu sofer innan fyri tilfarið so hevur prísvøksturin verið váldsomur og tað sær út til at á summum økjum so heldur hann áfram meni tað skal ikki skilja okum eg haldi at okur skulu gera nakað við tey tingini sum okur kunnu gera nakað við tað sum kemur á okum uttanífrá tað hava okur ikki so stóra ávirkan á so tað haldi eg at okur skulu lata latað liggja okur skija bara fáa tær sett á skrá nú og fáa tað avgreitt so skjótt sum møguligt soleiðis at búfólkini kunnu flyta inn í tjúgu fýraogtjúgu sum uppskotið leggur upp til

harra formaður ja vit viðgera eitt eitt uppskot um eina verklagslóg um at byggja sambýlið til fólk við menningartarni og fjølbrekki og tað er tað er tað sum skuldi skal koma ella hvussu her byrjanin var ætlanin at tað skuldi koma í staðin fyri eiragarð og tey gitu eisini ter vit hoyrdu so seint sum í morgun um eiragarð at hann varð bygdur í nítjan hundrað og fýrs og at at javnið saknaði at tað bleiv bygt meir til fólk við við fjølbreki og menningarteirni og her er so í hvørfall eitt uppskot sum er klárt at fara í gongd við so tað má mann siga er at fegnast um útreiðslurnar til hesa verkætlanina tað er sum tað stendur í lógini í mesta lagi fýraoghálvtrýss milliónir og tað er so ein ein kostnaður sum heldur eg meini at tá ið hetta uppskotið lógaruppskotið var í tinginum í tvey túsund og átjan ella í nei tvey túsund og nítjan orsaka tað fall burtur tá ið løgtingsval varð útskrivað tá var mann sjálvandi ikki komið so langt tá varð mann komin til skipanaruppskotið og nú er hetta her liðugt prosjekterað so at mann kennir betri prísin men eg meini at tað var tá var um góðar fjøruti milliónir mann metti tá men tað er sjálvandi prísvøkstur og gongdin í samfelagnum annars sum hevur viðført tað og at mann er komið longur í prosessuni tá í tvey túsund og nítjan og og í longri tíð hevur mann diskutera og eg veit ikki um hann ger tað enn taðer í fíggjarnevndini nær sovorðnið lógaruppskot um at byggja bygguuppskot skuldu koma í løgtingi vit kenna nógvar søgur um har tað evur verið eittá fýraark sum er komi og at prísurin tí er broyttur munandi og kanska onkuntíð heilt munandi visti mann hugsar um ymiskar verkætlanir sum hava verið so kjakið hevur alla tíðina verið um nær skal mann koma í í í tingi við tílíkum verkætlanm og hetta lógaruppskotið tá bleiv tað kravt at tað skuldi hava skipanaruppskot tá tað bleiv lagt fram og tí bleiv tað lagt fram í januar tvey túsund og nítjan men nú er mann so hevur mann so valt at gera tað at mann bíðar inntil te er liðugt prosjektera sum mann kennir byggikostnaðin og tað haldi eg faktiskt er gott tað er tað er tann vegin mann mann faktiskt burdi verið farin alla tíðina so hevði mann sloppið undan nógvum byggiverkætlanin har har kostnaðurin stekki helvt visu vit koma aftur til hettar so er hetta eitt sambýli sum er er sniðgivið til tann tørvin som mann metir at hesi fólkini hava tað var soleiðisr at mann gjørdi hevur sitið ein bygginevnd og tá ið sekstan seytjan tá blivur tað gjørdir nakrir standardir í almannamálaráðnum fyri bygging í heila tikið sum lýsa akkurát hvat er tað ein er tað ein búfelagsskapur sum skal uppfylla teir og tæir standardnir er tað sambýlu so er tað nakrir aðrir standardir og er tað til tað og ta nýtslu og so víðari og tað er faktiskt tað sum hetta her kanska er tað fyrsta ikki langt fer at er tað fyrsta sum gongur ordiligani eftir teimum standardunum so tað er sniðgivið upp á tann mátan og hetta her verður so hetta verður so eitt eitt eitt sambýli sum hevur átjan bústaðir og har eru felagssølur og felags virksemi men tað er býtt upp soleiði at tólv av teimum átjan íbúðunum eru innraktarar til serligan til nógvan stuðul og serliga røkt millum annað tað hetta her við at støddin á baðirúminum er altso tað er størri enn vanella tað er tað sum mann meinar skal til tann bólkin og so hevur mann so hevur mann so hinar seks íbúðirnar sum hava minni umstøður til tað men allíkavæl er gjørt til serliga til stuðul og røkt øh og tað verður bygt í trimum eindum eitt sum órógvar eitt sindur kann mann siga ella sum ein hevur hug at spyrja til tað er heta her við byggiloyvinum tí at nú er hetta klárt at fara í gongd og sum tað stendur í í lógaruppskotum her so eg byggiloyvi ikki endaliga avgreitt men tað má mann so vóna at tað verður skjótast gjørligt so vítt eg veit er tað samtykt at ella stykkið er av henda til almanmálaráðið meðan mann hevur arbeitt við hesum so hevur mann alla tíðina tosað um at tey á eiragarði at mann skuldi gera umvælingar og mann skuldi dagføra eirargarð so at umstøðurnar hjá starvsfólkum og brúkarum búfólkum skuldu vera so góðar sum gjørligt og har er mann tíbetur komin har til at eirargarð fjúrtan er totalt renoveraður og sum eg havi fingið at vitað fekk at vitað í desembur so skuldi mann fara undir eirargarð sekstan í fyrsta februar og tað skuldi vera liðugt í apríl og tað vóni eg at tað er í gongd tí at hetta verður so liðugt í tvey túsund og fýraogtjúgu og ta tíðina og øll hesi her árini hevur mann húsast í eirargarði í teimum umstøðunum sum eru har og tað er ótrúligt at at trivnaðurin hevur verið so góður hjá nógvum sum mann sum mann er og at starvsfólkini eisini hava hava sættast við at veri har tí at eirargarður er ikki hóskandi til til til hetta her brúki í dag ikki eftir teimum standardum sum hann setir í dag men tað hava verið nógvir hoyringsfundir sum tað eisini stendur í hesum lógaruppskotunum og tí veit eg at at tað er ymiskt hvat tey halda atso summi tey ivtrívast ordiliga væl eiðrargarði og hugsa sær bara at vera har sjálvt um tað ikki er er tíðarhóskandi men nú verður so møguleikin nú fær mann so eitt spildurnýtt heim sum er bygt til endamálið og tað haldi eg virkliga at fegnast um at eg komi her til ø onkur tosaði um hvat við rakstrinum svít sum eg dug við at síggja her so stendur at árligi rakstrarkostnaðurin eg mettur at verða seytjan milliónir bruttu sjálvandi er tað nokk ringt at koma nærri tí tí at tað er jú kemur annað upp á um um at øll flyta úr eirargarði og tann partin av raksturin flytur við ella mann skal hava ella mann skal hava hava hesar herhvussu nógv nettu raksturin skal økjast tað rokni eg við er ringt at siga fyrr ent mann er komin har til at mann kann flyta inn í hetta her í hendan her bústaðin tí at at umstøðurnar hjá hjá fólki broytast oftani o bíðilistin og hvør hevur akuttan tørv og so víðari at tað er mangan at mann hevur ætlað at tey teir teir bólkarnir skulu fara inn og tað kanska er komið onkur broyting á vegnum meðan mann hevur bíða eftirsum nýggja nýggja bústaðnum so tað er kanska trupult at koma nærri inn á enn enn hattar so at ja og hetta skal so standa liðugt í tvey túsund og fýraogtjúgu so at tað er at vóna at hetta fer at ganga skjótt og væl og hetta er sjálvandi hetta fer í fíggjarnevndina og har fer javnaðarflokkurin sjálvandi at geva hesum her uppskotinum ei eina góða viðgerð og skjóta viðgerð eisini eg haldi ikki at hetta er nakað at bíða við tá ið mann hevur eg liugur við at prosjektera so er tað komið so langt at at tað skuldi ikki verið so nógv ivamál sum tá ið mann leggur uppskot niðan har tað bara er kanska skipanaruppskot so tað er tað góða við tí at teg komið so mikið langt øh so at ja eg haldi at tað er tað sum eg hevði at siga
takk fyri harra formaður ja takk fyri viðmerking
frá elsbet mersetis gunlestóttur gersovæl ja takk fyri harra formaður eygun samelsen eisini nógv inni í hesum málinum hetta málið hevur verið síðan tvey túsund og átjan haldi mann kom niðan við tí fyrstu ferð og á tá ið mann tosar um eiðrargarð so so verður hann dagførdur og tað er rættiliga gott bæði fyri tey sum bygva har og starvsfólkini men sum tað er bara soleiðis tað hav ikki ein gongd vesi sítt egna vesi tey brúkararnir úti á eyragarði so tá ið mann tái mann hevur hendan møguleikan at mann nú fara at fáa nýtt og tey fáa sítt egna kamar ella íbúð við vesi og ein tekøki og og sovíðari so haldi eg at hetta er ja hetta er alvorliga stórt fet rætta leiðina so ja hetta er at fegnast um eg vænta
nakar sum ikki fer tung og tá gongur við at
ja takk fyri harra formaður ja vit tað var ein hoyringsfundur fyri teimum sum búgva g og a teirra avvarandi og starvsfólkum tá í januar tvey túsund og nítjan nettupp um at mann skuldi skuldi byggja nýtt og tað vartað var øgiliga stór undirtøka millum tey og tey vóru øgiliga glað fyri at mann fór at byggja nýtt men allíkavæl vóru tað summi sum hava búð so leingi eiragarðir tað er jú var jú teirra heim og tey bertrakta tað sum teirra heim at sjálvt um eiragarður slepti ikki eg tíðarhóskandi so vór onkur av teimum sum kanska vór eitt lítil sindur ivasom um tey nú skuldu flyta men hin vegin so haldi eg at øll vóru samd um at teimum fór at síggja heserliga góðu nýggju umstøðurnar so fór mann nokk at ynskja at flyta flyta allíkavæl men men tað er ikki altíð at tað er karmarnir sum eru avgerandi fyri hvussu væl mann trívist vísta seg tí at eg eg hevði hildið at øll sum sóu ein nýggjan flottan bygning fór at siga beinanvegin hetta vil eg her vil eg búgva so at tað viðhvørt er ta onnur ting sum eisini
gera seg galdandi takk fyri harra formaður ja takk fyri
sor tað djóni nolsøy joensen gersuvæltakk fyri harra formaður ja eygun samuelsen hevur sum fyrrverandi landstýriskvinna eisini sín stóra part av hesum hoyrinum at vit er komið so langt sum at vit nú kunnu byggja í í reynstúni og tað er at strøðast um tað sum helst at eisini mersedes nevnir at at tað er líkasum ein samt løgting sum sum kann taka undir við tí og sum eg skilji á hesum uppskotinum so er so er framhaldandi áhugi eisini ella tørvur á bygningum og oyrargarði so tað fær mannkanska man siga minka um býlistan sumsum er alt ov stórur her serliga her í suðurstreymi men tað er serliga hetta her tí eg minnist frá síðstu samgongu at at eykunsambans eisini bleiv noydd til at halda aftur við fleiri verkætlannum tí at tað durkaði so nógv ha nú síggja vit bara hesa vikuna at ein til dømis ein fámjistunnil hækkar við durka við fjøruti milliónum men tað er mann øgiliga skjótar og koma í tingi við at at játta men tá ið tað kemur til sambýlir og og um bústaðir til til okkara víkastu borgarar so ar tað ikki líka stórar væl vilju til at fáa tað ígjøgnum

eygun samelsen ja takk fyri harra formaður ja tað at almannaverkið vísir á at tey hava brúk fyri eiðragarðir framvegis sjálvandi tí bíðilistin er so langur og mann kann siga at tað góða við við tí er ella tað góða við eiragarði er at mann hevur renoverað fjúrtan og visi mann so nú fær gjørt hetta her baðirúmini og tað sum mann tosar um at gera í februar februar til apríl á á sekstan a so so skuldi tað borið væl til at brúkt víðari vildi eg hildið til okkurts virksemið hjá almannaverkinum bíðilistin er langur og tað er rætt sum djóni nolse joensen sigur at tað verður kanska haldi eg virkar eitt sindur truplari tá ið meirkostnaður er innan fyri hetta økið enn tá ið tað er ein tunell kanska sum durska fjøruti milliónir visi hetta hevði verið durskar fjøruti milliónir so vænta gat vera eitt sindur truplari
til hvussu er mínar reingir takk fyri harra formaður ja takk fyri so fær holl at reyna tíkv vorðið
ja tað eri tað er bæði gott og gleðiligt at mann er komin so langt sum hann er komin við hesumuppskotinum um ati ati byggja sambýlið til fólk við menningarteirni og fjølbrøki og sjálvandi sum fleiri av framsøgufólkumhar var inni á soa et ein ella longd tilgongd har sum bæði undanfarna samgonga landsstýriskvinna sum tá sat arbeiddu við tí og so sanniliga eisini undanfarna landsstýriskvinna elspet mersetis gunlegsdóttir sum sum sum ikki er landstýriskvinnan nú sum sum eigur sín leiklut í hesum her sjálvandi saman við restina av politisku skipanini øh men eg haldi ati vit skulu ikkigloyma at takka teimum sum stríðast sog strævast dagliga við at fáa tingini thanga saman bæði almannaverkjunum og sanniliga teimum avvarandi bæði felagsskapum og og og sjálvandi avvarandi á persónligum stigi sum sum hava stríðst fyri at fingið hesi viðurskiftini upp á eitt eitt eitt nøktandi støði eitt sum loypir eyga haldi ikki bara tá vit viðgera einaøvu sum hesa men sum tær allar flestu løgurna hjá landinum er ati at mann ikki hevur ein meiri kontinoeriligan hugburð til løgu og endurnýggjan tað er akkurát sum at at mann knappliga tá ið mann staðfestir at eiðragarður er øgiliga vánaligur øgiliga slitin so skal mann fara út og gera eina nýggja serlóg til at byggja eitt ella hóskandi høli til til til hesi fólkini lesa brúkararnar eg haldi at vit áttu at havt eina generella lóggávu eina standandi lóggávu heimild har sum mann hevur møguleika fyri ati atat javnt og samt vit vita atð hetta hetta er ein tørvur sum er alla tíðina og møguliga er hann eisini vaksandi í hvussur er er tað talið sum vit síggja av fólkum sum so ella so er

ella ella menningarsteinur tað talið er nokk so nógv vaksandi og so vit kunnu sjálvandi altíð seta spurnatekin við hví astu hvat eru tað fyri einum ein ein samfelagsbroyting ella hví broytu broytirtørvurin so mikið nógv í samfelagnum hví broytast vit sum menniskjur so nógv at vit skulu hava innrætt okkum eftir tí ogtí ogtí tørvinum men í veruleikin er at hesin tørvurin er her og tí haldi g at tað heviverið nógv orsaka formaður tí haldi tað verðu nógv betri at vit høvdu eina standandi lóggávu heimild soleiðis at atskiftandi landsstýrisfólk sum sum vara av hesum málsøkinum at tey altíð kunnu arbeiða kontinuerligt við ætlanin sum skulu výsa ella lofta teimumtí tørvi sum nú einaferð broytist hendan vegin ella handanvegin tað virkar sum at at tá ið mann loksins hevur fingið telvað seg fram til eitt eitt ella annað politiskt úrslit so er kanska er tørvurin broyttur tí at politiska skipanin arbeiðir í útgangsstøði øgiliga trækt øgiliga seint soleiðis at at tann tørvurin sum kanska er hjá børnum sum eru fjúrtan til átjan ára gomul tey eru kanska blivin vaksin áðrenn áðrenn ein stovnur sum hesin er er liðugur og tí haldi eg at tað er øgiliga øgiliga øgiliga spell at vit ikki hava eina standandi lóggávu heimild til at kunna gera teir stovnar sum sum eru neyðugr fyri at tryggja hesum fólkunum virðiligt kor eg minnis taðað sjálvur bleiva landsstýrismaður í almannamálum fyri nógvum árum síðani tað vóru vit fyri sovið akkurát í somu støðu tá var tað serliga sambýlið til sálarsjúk sum var ein trupulleiki vit fingu líkasum byrjað at at at tikið hondum um tann spurningin og so hevði mann heldur ikki bygt ellis røktaraheim í í eini fimtan ár tá ið tá ið eg bleiv landstýrismaður og vit fóru so undir eina verkætlan tá sum snúðist um at úti á hundrað og trýogtjúgu nýggj røktaraheims og sambýtispláss men ein øgiligt telving um at at báa bara fáa rammilógina ella heildarlógina upp á pláss heimildarlógina upp á pláss fyri at kunna gera tað og tað haldi er ikki neyðugt altso í veruleikanum aftíð havt eina standandi heimildarlóg sum gav landsstýrisfólkinum møguleika fyri at fyrireika verkætlanir sum vórðu skaddaria seymari til tann tørvin sum samfelagið hevði ella hevur

kostnaðurin verður altíð verðra ein spurning eg ali atair ótrúliga gott at mann her finguð roynt at gjørt eitt eitti kant mansiga eitt væleydnað sertilboð har sum tað bæði erbústaðarmøguleikar altso fastbúpláss men eisini umlatingarmøguleikar og uttan iva erheimið eisini vældseinað samansett soleiðis sum soleiðir sum tørvurin krevur men eg eg eg veit bara at tað er øgiliga týdningarmikið at mann hevur fokuss á tað at at mann innrættar stovnarnar so væl sum gjørligt bæði til brúkararnar men eisini til tey starvsfólkini sum skulu arbeiða virksinsumlatingardepilin á sandi til dømis eg má siga akkurát sum ær eg var altíð øgiliga skeptiskur í tí konseptinum sum mann gjørdi har tí at eg helt ikki at tað var nóg nágreinað hvat mann skuldi brúka depilin til og eg haldi tað saman so sanniliga eisini í dag at allir teir negativur spátamarnir sum tá vórðu vórðu frammi teir hava prógvað seg at vera rættir tí altso stórt sæð alt í samband við innrættingina av tídepilinum er ikki serliga gagnligt í mun til teir brúkara bólkar sum sum eru á stovninum í dag og har má vera ein ein ein betri samanhongur í at at athøgra hond veit hvat ð vinstra ger og og øvuti tí tað er alt for nógv dømi upp á tað har sum mann sær at mann brúkar at mann brúkar so nógvar so nógva feilorkusom at siga til til at í sambandi við bygging av av slíkum serstovnum

kostnaðurin er nokk altíð til diskussión men tað er heldur r er ikki tað er ikki nakað at at ivast í at ein kostnaður upp á oman fyri fjøruti túsund krónur fyri fermetrin tað er ein tað er ein nokk so ein nokk so høguð kostnaður og eg haldi ikki at haskal fara inn í ta klassisku diskusiónina sum summi dáma at taka upp her beint har sum hann setir betong ella tunlar upp ímótirsambýlum og so framvegis undir øllum sum snýrta seg um tá ið landið byggir so má leindin royna sjálvandi royna at gera tingini so effektiv so rastionelt sum yvirhøvur gjørligt er uttan mun til tunnilsbygging ella skipabygging ella ella bústøvurni og har mugu vit har mugu vit seta spurnartekin við um tað er altso hvar er loftið fyri fyri bygging halatikið hjá tí almenna so skulu vit góðtaka prísur upp á hálvtrýss túsund trýss túsund og hálvfjerðs túsund krónur g fermetrin fyri fyri fyri fyri bygging altso eg eg má siga tað altso fyrr ella seinni so so kemur mann at mørkum eg minnist tá ið vit bygdu sands skúla kanska eitt sindur alternativbygging men tað bygdu vit ein bygning upp á átta hundrað og trettan fermetrar sum í dag er ein superskúli framvegis aftaná tíggju ár øgiliga væl egnaður til skúlagongd men hann kostaði umleið tíggju túsund krónur fermetrar tað sum vit snakka um at byggja í dag tíggju ár seinni er fyri fjøruti túsund ella hálvtrýss túsund ella kanska trýss túsund krónur um fermetrin visti mann hevur alt við bæði innbúgvu og so framvegis o tað eru kolosa nógvir pengar mann skal minnast at tað eru teir somu pengarnir sum skulu berjast við allar aðrar játtanir bæði til heilsuverk til skúlaverk ogso framvegis og tí ræðusta um at vit fáa so nógv bygt sum gjørligt fyri pengarnum eg sigi ikki at at at bólkar av bæði teimum sum bera brek ella menningarstanum at tey upá nakran máta skulu niðurraðfestast ímunu til onnur tvørturímótir men hinvegin haldi eg vit hava eina skyldu til at royna at syrgja fyri at útveða so nógv búpláss so nógv umlatingarpláss sum gjørligt fyri pengarnar og eg má siga tað at tá ið mann byggir fyri omanfyri fjøruti túsund krónur og fermetrar so er tað dýrt byggjarí tað er eg hvussur ikki bílrigt byggjarí eftir mínum tykkjum men tað stutta at langda er at tað er ótrúliga gott at vit eru komin har til at tað er klárt nú at fara undir at gera heta eg verið altso ávegis í í alt forlanga tíð eftir mínum tykki so tað er at fara tilverka beinanvegin og og sum sagt haldi eg tað hevði verið nógv betri løgtingið hevivuri nógv betri av staðfari og politiska skipanin hartil vit svit høvdu eina standandi heimild til at fyrireika stovnspláss av tí slagi sum vit no eina fer hava tørv á heldur en at silat fara innnn í eina serviðgerð av hvørjum einstøkum stovni nú og tá
takk fyri formaðurin
lsbmersedis gunlesdóttir gersuvæl ja takk fyri harra formaður nú nevnir røðaran hetta her við eina standa lóggávu tað sum eg haldi eisini eru sum eg haldi vegin vit skulu framat tað er tað at viti vit nýtast ikki at upfinna tann djúpa tallerkin fleiri ferðirnar eisini hvussu byggja vit hvussu byggja vit einkilt og effektivt eg hugsi serliga um has heimin upp í mýrini eg haldi tey eru tey hava ein rímiligan prís og tey eru einkul og tey eru tey væl brúkilig te tey eru heimlig og tey góð og ja kundi mann ikki bara líkasum brúkt ta somu tekningina ber tað til at brúka tað somu tekningina aftur tað dugir ikki ordilig at svar upp á ella hvussu ger mann tað soleiðisnar at mansyra ofta mann ger tað sama ella nøkulunda tað sama betri er mann til tað og bíligari verður tað
so bara fáa tann vinkul loysn takk
takk fyri ður takk til elsbet mersetis gunlegsdóttur altso tað altso vit hava sjálvandi eisini eina ráðgevaravinnu tað skal man ikki síggja burtur frá tað eru dugnalig fólk sum sum bæði innan fyri verkfrøði og og arkitektur gera ógv til at at ríka okkara umhvørvi altso ta ein bygningur er sjálvsagt ikki bara ein bygningur tað skal vera ein ein ein brúkiligur bygningur og í summum førum eru tað etaheima eisini og sjálvandi skal tað eisini vera soleiðis at mann fær tað eitstetisk kenslur at at her er ein bygningur sum mann er glaður fyri at seta í lendið upp á tann mátan sum mann ger so tað tað eg havi stóra virðing fyri tí eg haldi a kanska at vit sum føroyingar av gjørt alt ov lítið burtur úr tí at at fáa bygningar sum eru virðiligir í íí landslagnum hjá okkum men men mann kann ikki síggja burtur frá at at tað er øgiliga freistandi hugsað at skal tað vera so skal tað vera so krevjandi at at gera tað sama umaftur kanska fleiri ferðir tá ið mann saktans kundi brúkt meir strandakendar loys

so er tað dvajacobsentakk fyri harra formaður eitt sum pollar rendek or innia eisini sum ofta verður kanska nevnt í hesum sambaldi sum eg haldi í góðan týdning tað er heim hvat er eitt hoym tað vísir seg ofta at tað at verða heima tv tað var nemliga tey onkur av teimum sum er á oyragarði tey tey hava ikkiordia hug at flyta tí tey hava búðar kanska í tretivu ár tað er blivið teirra heim og fasilitetirnir eru góðir men men kenslan av vera n heimi er so sterkt og tað vísir seg ofta hetta her við at at tað blívur øgiliga altso framtíðin ann vit mamma huggkursroyting til ber ikki til at foreinkla byggjarí og stadvekk verða eitt gott heim fyri tey sum skua búgva har ella skal krøvini vera so vera so høg at mann klárar ikki at fylgja við o av tí sama sum mann kanska í longdini ikki ráð at byggja tað er akkurát hatta har við heimi hvat pití er tað tað bitýðir ikki ofta so flott og so fínt og so
kanska hug at gera tað tað heviðhvart
ja takk fyri formaðuri ja vit menna iskja eru so løgin vit hava lyndi til at binda okkum til so ymiskt summi vilja binda seg til danmark og summi vilja binda seg til okt heilt annað ella triðja ella fjórða men men veruleikin er tað at vit vit vit vit onkursvegna eru við floksdjór og og eisini taka stór atlit til tað umhvørvið sum vit so ella so kenna okkum heima í sum er tá jacobsen er inniá og tað er einki ivast í at at tann bindingin hon er kanska uppaftur sterkari hjá summir av teimum sum sum standa eitt sindur veikari í tí at at tey har sum tey kenna seg trygg og har sum tey kenna seg væl at tað tað fyllir ótrúliga nógv og tí kanska duga tey ikki so lætt at flyta frá sjálvt at flyta seg frá onkrum sum er verri til okkurt sum er er betri tí at kenslan fyri tí sum mann heldur vera brúkuligt er er so sterkt meni men vit mugu ikki undirmeta tað at at a heim tað sum tú kennist sum títt heim tað er títt heim uttan mun til hvussu hvussu eyðmjúkt tað annar

endiliga aftur hava hetta málið á tingborði eitti heim til til fólk sum bera brek sum eru rørslutarnað úti á reynstúni

er tøkt og alt er ma siga fikk og ferligt og klárt hjá løgtinginum at taka støðu til hetta hevur jú verið ein drúgv tilgongd

gleðin er bara so mikið størri at tað nú fer at koma ferð á hetta byggjaríið tað eru sera stórur tørvur her í høvuðsstaðnum at byggja slík slíkar bústaðir til fólk sum bera brek og á fíggjarlógini fyri ár eru sjeyogtrýss milliónir settar av til endamálið og tað standa tríggjar verkætlanir evnverkætlanir nevndar í fíggjarlógini allar tríggjar eru her í høvuðsstaðnum

tað er nakað sum vit kunnu fegnast um fyri hendan partin av okkara borgarum sum hava bíðað í so langa tíð og eg síggi eisini á hoyringskrivinum at tey sum vara av tey feløgini sum vara av fólki sum bera brek og rørslutarna og fjølbrek og annað at tey eru sera fegin um hesa

tað hevuri mann hevur hoyrt okkurt graml um at tað koma

ikki kanska ikki kærir men tað koma viðmerkingar frá fólkum sum sum búgva í grannaløgum har sum slík byggjarí fara fram og tað er ikki kanska øll sum altíð eru so fegin um at atslíkt at at ein slíkur stovnur verður lagdur í teirra grannalagi men har kann eg bara siga tað at inni á skálafjørðinum og í runavíkini og harða leið har hava vit fleiri stovnar til fólk sum bera brek og tað eru verins bestu grannar at fáa stovnar við fólki sum bera breka ymsum slag tað eru verðinsfittastu og nærmastu fólk hava við at gera tað eru tey fólkini sum uppføra seg mest ordiligt av øllum fólkum halda allar reglar og allar treytir og alt og eru ordilgaupp á allar mátar og so so skapa tey eisini lív í grannalagnum altso tað er lív rundan um ein sovorðnan stovn og tað skapar lív í gerandisdegnum og tað er ógvuliga gleðiligt fyri ta grannalagið tí haldi at tey fólkini sum búgva rundan um og úti á reynstúni tey kunnu gleða seg til at fáa verins bestu grannar og eg haldi eisini at staðsetingin er sera góð tá mann hyggur í hetta prosjektuppskotið viðsera góðum útsýni yvir alla havna og nólsoyar fjørð og við góðum umhvørvi eisini tá mann hugsar um náttúru so tann parturin held seg eftir eg haldi at tað er væl úr hondum greitt hetta henda hendan verkætlanin og sær út til at vera væl gjøgnumtongt eisini og honum hon byrjaði jú heilt aftur í altso tað tað fyrra uppskotið varð lagt fram longu í tvey túsund og átjan so hetta er ein ein ein verkætlan sum hevði tikið sína langu tíð men

vit hava ofta diskuterað hví tað tekur so langa tíð at at at koma á mál við slíkum verkætlanum og ofta haldi eg tað at mann gongur ótrúliga høgt upp í allar detaljur áðrenn mann kemur á tingborði við teimum tað er sjálvandi eisini tí at viðhvørt hevur hevur mann frá tinginum av sett treytir til at tað skal vera væl fyrireika men eg haldi at ferðin ferðin í hjá tí almenna hjá almennu myndugleikum og samskipan av ymsum myndugleikum er ómetaliga rólig og í summum førum sein og vimugu minnast til tað at tey sum bera prísin tað eru brúkararnir tað at hevur tikið so langa tíð at koma hertil tey sum hava goldið tann prísin tað eru tey fólkini sum standa og bíða eftir einum bústaði og tí vildi eg ynskt at almennir stovnar og myndugleikar arbeiða skjótari við slíkkum verkætlanum fáa sær eina mentan sum ger at tað ber til at avgreiða mál skjótari enn tað er tí tað vísir sum at tað er altíð okkurt sum kann vera ein orsøk til at tað bíðar og dregur út og tað haldi eg vit vit eiga at vit eiga at gera betri sum sum land og fólk ikki minst tá ið tað snýr seg um so áleikandi viðurskifti sum bústaðir til fólk við serligum tørvum fólk sum bera brek tí hatta hevur verið ein áloykandi tørvur í so ræðuliga langa so tað er bara eitt hjartasuff landstýrismaðurin sigur at um tíðarætlanin heldur so verður neyðugt hjá honum at komað í tingi og biðjað um meir pengar fyri at játtanin kann røkka til og tað skal eg siga frá miðflokkinum at tað hava vit ikki up á nakran máta nakað ímóti at hann ger tí her er nakað sum hevur avgerandi týdning fyri lívsgóðskuna hjá hesum menniskjunum og sum onkur nevndi tá ið tað eru tunlar og vegir so er einki vegin fyri at skunda tað ígjøgnum og tað skal heldur ikki vera tá ið tað snýr seg um fólk sum eru í hesi støðu sum hesi fólkini eru so vónandi fer tíðarætlanin at halda vónandi fer byggjarí at ganga væl og vónandi ger landstýrismaðurin alt fyri at tað skal ganga so skjótt og væl sum til ber og vónandi spæla spæla allir myndugleikar við bæði land og kommuna og hvat er av av myndugleikum so takk fyri landstýrismaðurin at tað er komið so mikið langt og eisini ein tøk til undanfarna landsstýriskvinnu sum eg veit hevur arbeitt intenst við hesum málinum eisinitakk fyri harra formaður
ja
gjóni nols joensø eina viðmerking ja takk fyri harra formaður ja e eg kann siga sum biljustinusen er púra samdur ið øllum tín sum hann førir fram í mun til at hetta er ein góð verkætlan sum sum fer kanska tvørtur um samgongur ella tað tekur tíð at at fara undir verkætlanir av slíkum slag og tí er tað javnðarflokkurn tekur hundrað rsent undirvið hesum her og serliga dámdi var væl tann partin sum biljustinusen nevnir umgrannaløg har sum tað er lívsgóðska haldi eg og nú nevnir biljustinusa runavíkina sum eit eitt gott dømi um attey børnsum vaksa til rundan um hehesar brúkararnar tey tey blíva klókar upp á lív upp á nógvan mátar tey seta spurningar við nógv ting tað tey víðka um síni sín horezont og mtað mann sær eina eina eina eina at mann at at mann blívu góður góður við hvønn annan í tí grannalagnum og tað skal man kki undirmeta tí tað er ofta ikki tað sum mann tosar mest um her á tingi men tað er sanniliga nógvnógvar n

vil heilt avgjørt og góð viðmerking frá dróna nolsøe johensen at hetta er eisini við til at gera tilveruna meiri fjølbroytta og litfagra hjá teimum fólkum sum fáa hava tann fáa tað privileguliga um at búgva nær við einum slíkum stovni og eg haldi mann kann kann bara siga alt gott um tað og tí tí haldi eg sum eg segði at úti á reynstøðuni í argjum fara tey uttan iva at fegnast sera nógv um at fáa hendan stovnin har og tað kemur at seta ein øðrvísi lit á teirra gerandisdag eingin ivi um tað
takk fyri ja
so er tað rósaelsentakk fyri harra formaður eg kann bara taka undir við billjustinussen at tað eru ómetaligani gevandi at fáa loyvi at koma og kennist fólkini sum vit halda eru øðrvísi ent vita vit onnur eru fólk sum bera brek ella sum hava avbjóðingar tað ríkar okkara lív og hevur tú fyrst kom kontakt í ein tú missir hann aldrin aftur hann er vinur fyri lívi so tað er øgiligan øgiliga umráðandi at vit sum menniskjur eisini hava ein hugburð sum er postur yr fyri teimum og og geva teimum loyvi til at koma til okkara men tað ereikin ivast í at vit hava havt fløskuhálsar við fyribilfyribils bústaðum har sumfólk hava úð fúra saman og tað siga tað og tað blíva eldri g eldri eldr g fleiri og fleiri o fleiri og tað verður verri um verji at slúsa tað út aftur so at og tey ungu í dag sumhava brúk fyri ein bústað sum ganga í skúla tey skuldu finguð ein bústað beinanveg men samstundis hava tey sum búgva í vánaligum íbúðum ella búgva heimavið hús í nógv ár tey hava eisini rætt til at koma fyri sjálv

ja hetta er avgjørt ein avbjóðing men eg haldi at vit skulu halda fram við at byggja bústaðir til til fólk við serligum avbjóðingum fólk sum bera brek og vit skulu halda fram og halda fram til til marknaðurin er mettaður munnu kann siga soleiðis tí tað verður eisini við til altso bæði at leys geva orku í samfelagnum tey fólkini sum annars í dag kanska mugu arbeiða niðursetta tíð ella ikki kunnu arbeiða tíð at tey mugu taka sær av einum sum býr teir teirra húsum ella nærumhvørvi og tað kann vera tað kunnu eisini vera bústaðir sum vanlig fólk væl kunnu búgva í men sum fólk við slíkum tørvum illa búgva í sum verða leysgivnir til tann vanliga setursamarknaðin so við tað at tað almenna byggir slíkar bústaðir tað kemur eisini at leysgeva nakrar aðrar bústaðir og tað er tað nógv fyrimunir sum sum sum kunnu koma í skjalarvørunum avísini her takk fyri

jatakruttvang sum fær orðið gersuvæltakk fyri harra formaður ja landsstýrismaðurin er komin við einum uppskoti um at byggja sambýlið til fólk við menningartarnu og fjøbreki hetta uppskotið á veg soleiðis sum tað eisini framgongur í tekstinum tað varð longu lagt grundarlag til at hettar undir farnu samgongu og tað sigur kanska eitt sindur um hvussu drúgv tilgongdin er tá ið tað kemur til ati fáa sovorðnar verkætlanir upp á pláss og enn er alt tað formella ikki ein gong heilt endaliga komiðupp á pláss sum eg skilji á nmal skilji á lagnum eg eri sera fegin um at verða við til at játta hetta her uppskotið støðan í suðurstreymi serliga er sera sera vánalig viðvíkjandi tá ð tað kemur til ati byggja sambýlir til hesi fólkini vit hava havt eitt yvirlit javnan frammi tað kundi kanska verið gott at sæð tað dagført altso har mann líkasum hevurið flokka økini ella stovnarnir í hvussu góðum standi teir eru hvussu ringum standi teir hava verið kring landið og har hava vit týðiliga sæð at støðan í suðurstreymi er munandi verri samhett við aðrastaðni í landinum so tað er gleðiligt at vit endiliga fáa koma í gongd við hetta her og og samgongan skal so hava rós fyri at tar longu eru gongd í úti í kvíggjartímun í einum øðrum heimi eiðrargarður eru í ringum standi har er umbygt nakað so tað er bøtt nakað um umstøðurnar har men tey flestu eru samd um at tað er ikki ein varandi loysn og tað sum mann roynir við hesum er at skapa eitt meira heimligt umhvørvi nú fáa øll sítt egna vesi ug mann ger instilatiónir tiltekøk soleiðis at mann kann gera eftir tørvi tey sum hava brúk fyri tí fáa ein lítlan tekøk og sjálv haldi egat hetta við einum køki tað er tað er nakað við t teg oftani er ein køkur sum skapar eitt heim eg minnist tað frá tí at ommur og abba hjá mær hava verið á á ellisheimi og sambýli hetta her hvussu mann hevur saknað hetta her við onkursvegna at gera ein drekkamunn altso tað er tað er okkurt serligt við tí og tað er øgiliga væl egnað til at skapa hugna og eitt heimiligt umhvørvi so eg haldi at tað er gott sjálvt um tað kann virka sum bara ein lítil detalja í hesum her almannaverkið hevuri eftirlýst at mann byggir soleiðis at tað er ein vesmidligheit inni á stovninum tí at tørvirni hjá ymsu búfólkinum kunnu verða sera ymisk gtað hevur mann so roynt at gingið á møti og skilja lagnu so er tað hetta her við byggiloyvinum sum enn ikki er komið upp á pláss eg siti sjálv í tórshavnarkommuna og har hevur hatta verið til viðgerðar nýliga tað síðsta er at tað kemur til viðgerðar á komandi íráðsfundi sum verður nú síðst marsmánað tað sum hevur verið tað hevur verið eitt sindur av kjaki um hesa staðsetingina staðsetingin er í renstúni tað merkir at tað er beint uppi yvir rundkoyringina har sum brúgvin nýggja brúgvin kemur út á argjar argir og innkoyringin varð upprunaliga ætlað at vera frá

orsaka og har er verður sjálvandi ikki bygdir ella gjørdir til nógva ferðslu so tað er veruliga øgiliga nógv diskussión aftur fram um tað grannarnir hava ikki verið glaðir fyri at fáa økta ferðsluna á vegnum og tann loysnin sum nú liggur á borðinum er at útkoyringin verður á tann langa vegin tann sum vit her í havnini kenna sum valbu langadi men men tað loysir so hvussuer tann trupulleikan við at tað ikki kemur at órógva ferðsluna har í reynstúni

ja eg eg má bara siga eg gleðist um hetta her serliga tí at her í suðurstreymi er støðan so ringt so eg skal bara rósa landsstýrismanninum og ikki minst undanfarni landsstýriskvinnu og eisini henni undan henni fyri at hava virkað til at vit eru komin her til í dag eg fari so at geva mín fulla stuðul til hetta hesa verkætlanina og eg fari so eisini at gera mítt til í tórshavnar býrá at fáa tað formliga uppá pláss sum skjótast soleiðis at kann at tað kann farast í gongd við hesi byggingini

jóhannes joensen eina vimerkingtakkfya harar formaður ja øll eru líka positiv tá eiga tað eisini at vera hetta eitt sera gott mál sum eigur at verða avgreitt ongantíð ov skjótt e og øll kanska hava verið í tí eg hugsaði bara tíggjar spurningar til til ruttvang hon nevndi hetta hr við hvussu nógvir bústaðir mangla í føroyum í dag við til fólk við serligum avbjóðingum tað evr kanska gott at fingið at vita frá landsstýrismannum hvussu nógv bústaðiri mangla vit hvusunógvar stovnar mngla vit og hvar skuldu ter liggja tað er eisini innlýsandi at fáa tað at vita og so kundi eg eisini hugsað mær at at at mann fór í holt við at gera kundi mann gjørt eina skrivliga bindandi løgtingsavtalu millum allar flokkar í løgtinginum um at vit raðfesta hesar bústovnarnar komandi árini sum vit koma á mál við byggingini av bústøðunum so øll fáa eitt pláss at vera og ein bústað sum hava serliga avbjóðingar
takk fyri
takk fyri tað áhugavert uppskot altso í fornini samgongu nokk so tíðliga játtaðu vit tvey hundrað milliónir til at at at brúka til at byggja til til stovnar og tað var breið undirtøka fyri tí og tað vanliga er at tað er breið undirtøka fyri at gera hesar verkætlanirnar síðani tá hevur manur mann eisini tað at tá ið bústaðir byggir fyri at fáa mvg afturbering so skal minnist mær rætt fjórða hvør íbúð vera til fólk við serligum tørvi tað er so ikki tað er ein annur kategori upp á tann mátan at har eru tað fólk sum megna at búgva sjálvi tað eru tað so ikki tey sum eru á stovni og so ja nemliga eittur bústovni og so umframt tað at at hetta landsstýrið ella samgongan hevur avgjørt at at bústaðir skal byggja stovnar bústovnar eisini tað kann mann so halda um hvat mann vil men men tað sum hevur týdning er at tað verður bygt
takk fyri

aran í havn takk fyri
uttvangtakk fyri tað vísir seg at vera ein afturvendandi trupulleiki eg veit ikk um tað e serliga í tórshavnar kommunu men tað er í hvussu er í tórshavnar kommunu at tá ið man vil byggja nakað so er tað øgiliga stór krøv frá ella grannarnir eru sjálvandi áhugaðir í at teirra umstøður ikki gerast verri tað vil so vera men eg haldi at tað sær út til at mann hevur funnið eina brúkiliga loysn nú spurningurin er hvussu tað kemur at ávirka trafikkin har á á vegnum niðan á hamaran meni eg haldi fyri íbúgvarnar ella fyri grannarnir har úti í reynstúni er hettar ein ein betri loysn undir øllum umsøgum eg fari so at gera mítt til at hetta kemur ígjøgnum
gjørligt soleiðis at mann kann fara í gongd takk fyri ja takk so fær elspætt
hetta málið er til fyrstu viðgerð sum tað hevur verið sagt her nakrar ferð at hetta er verður leingi undirwais og heg kann fortelja eg haldi ikki tað ger nakað at meðan eg enn var landsstýriskvinna tá snakkað mænn um hetta h við reynstún og tað vóru tvey heim sum mann arbeiddi við og eg sigi veitsti hvat vithøvdu nú hvat nú gera vit tað eina liðugt fyrst fá tað á vegnum og so fara vit undir reynstún aftaná soleiðisnar at vit fáa síggja nøkur úrslit og tað er kanska gjørt sítt til at vit eru her í dag kanska onkur følir tað seint men visti mmann mann gjørdi altíð senn so kundi tað verið at tað var enn ov longri at at mann bíðari eftir øllum trimum heiminum so hetta haldi eg er øgiliga hugaligt prísurin seksoghálvtrýss milliónir so kann mann halda hvat mann vil um tað hetta er eitt líknandi eini røktarheimi og eg kann ikki lata vera við at hugsa um røktarheimi í viðvogna í klaksvík tað sat eg sjálv sum forkvinna í sosial nevnd og var øgiliga aktiv innan fyri tað og tá minnist eg at tað kostaði seksoghálvtrýss milliónir og tað var pláss til fýraogtjúgu ella tað var fýraogtjúgu íbúðir har so í mun til tað so haldi eg at hetta er slett ikki so galið og tá ið tað verður tosað um grundstykkir at mann hevur avbjóðingar við grundstykkinu grundstykkinum so kann eg ikki ímynda mær so mikið væl haldi eg meg kenna landsstýrismannin sólvitt nólsoy at hann ikki funnið upp á og kom í niðan her við hesum her uppskotunm her áðrenn altíð kom upp á pláss og tað vænti at hann fer at koma upp her at greiða okkum frá og at vist tað er soleiðisr upp á tað aðru síðuna sum eg nevndi er tað soleiðisnar at tórshavn kommuna ikki kann halda seg til hetta her grundstykki sum mann bæði tekna upp á og bjóða út og eg veit ikki hvat mann eg klári nú fer at siga nokta okkum at fáa hatta grundstykki ja men so stendur vænti eg ja klaksvíkar kommuna hon stendur púrasta klár at taka ímóti um tað skuldi verið øll eru glað fyri at fáa eitt heim tað kostar seksoghálvtrýss milliónir raksturin er seytjan milliónir eg vænti at bæði eysturoyggin vágoyggin suðuroyggin tey standa øll klár men tá ið tað su er sagt so vænti eg tað at hetta er ikki nakrar trupulleiki sjálvandi fer tórshavn kommuna at halda við hesum grundstykkinum sum mann hevur teknað uppá tað ivist eg onga løtu í øhhetta ersoeg búði msi pláss til ella búoyndir til átjan fólk tey fera at hava sítt egna vesi um tað fer at verða gjørt klárt til ein tetøk so tað fer at vera so heimligt og gott sum tú hevur ber til og tað sum edva jacobsen var inni á hetta við at tey sum búgva í eiragarð tað verður teirra heim í kanska eini tretivu ár bæði meira og minni og tey kanska hava ikki hug at flyta út til mansiga reynsún tá ið tað verður liðugt men eg haldi sjálv at so skulu tey hava loyvi til tað fyri tað um vit her í hesum høga løgtingi finni finna útav at nú skal tað byggjast nýtt so haldi eg at mann skal eisini respektera tað vist ta er nakar sum ætlar at forseta úti í eiðrargarði tí at vit vita tað tørvur er so mikið stórur at tað verður nokk stórur eftirspurningur til at brúka eiðragarð aftaná

kostnaðin tað var soleiðisnar ati tá ið eg bleiv nú fári eg skal ikki bara at snakka um tá eg bleiv landstýriskvinna men ta tóku eg eina avgerð um men tá samgongan tók eina avgerð umlait meg og siga pap á tann mátan at lat okkum tá ið vit nú fara at byggja tí vit erusofta komin eitt sindur illa fyri havi hug at siga mann mann kemur niðan her og kanska verg en skipanaruppskotið og so kostar tað amttal milliónir og so kemur mann víðari byggingini so kostar tað meir tál at kosta meir øll minnast til barnaheimi tað byrjar við hálvtrýss milliónum og tá ið tað kom upp á hundrað og tretivu milliónir í prosessuni tá valdi tá verandi landsstýriskvinna eykum samuensen sigur vaska nokk nokk nú tað gera tað aftur og tað skilji tað má eg siga akkurát sum er tað skilji eg rættiliga væl tí at eg hugsi um hvar hvar hvat hevði som kostnaðin rið verið tá ið prosessin var liðug men tí gjørdi hava vit gjørt so síðani l øll læra av hvørjum at tá ið nú tá vit eru fara gongd við síni heimini so mann gjørt á ein slíkan hátt at alt verður liðugt vit bjóða út hvørr bíligast hvønn taka vit av og so víðari so víðari at tá ið ið hetta kemur til aðru triðju viðgerð so veit mann akkurát hvør prísurin er og tað haldi er ein stór tryggleiki í tí og vit hava sett spakan í mýrina til fólk við menningartarni tað var átjan íbúðir og eg skilji at tað gongust væl kvíggjartún til fólk ella ung við autismi tað gongst eisini væl so síðsta sum eg visti og tí er tað øgiliga spennandi at vita hvussu hetta eisini far at ganga sum eg skilji hendan her verkætlan hon fer at taka eini átjan mánaðir at byggja so í tvey túsund í trýogtjúgu kanska ja so onkurstaðni har í trýogtjúgu verðu tað itt sindur forsinkað kanska inn í fýraogtjúgu jamen so er longu klárt at flyta inn her og eg havi altíð altíð merkt tas kanska serliga tá mann sæð sum landsstýriskvinna mann verða spendur bar hetta er altíð merkt her inni í løgtinginum frá andstøðu frá samgongu at her er ein so positivur og góður vilju tá ið tað kemur til at byggja og tá ið túr uppskot til fólk við serligum avbjóðingum eg haldi næstan táið ja ja hvussur til heimini eg mein tað r altíð mann hevur einmælt samtykt her inni tá ið tað e at byggja til fólk við serligum avbjóðing so eg haldi at hetta løgtingið í so máta er øgiliga gott fyri fólk við serligum avbjóðingum tað haldi tað er eitt virkliga gott hjartalag til hesi fólkini og tað eri eg øgiliga glaðfyri eg fari at takka fyri og kundi sikkurt sagt nógv meira enn efther men eg haldi at eg
fari at takka fyri ja takk fyri so er tað næstvøgari nú er tað djóni nólsøg
joensen sum fær orði gersuvæl takk fyri harra formaður ja ætlai ikki at leingja so øgiligt um hetta orðaskifti nú err nógv gott sagt um hetta málið um sambolið úti í veynstúni og eg fari líkasum áðuráður áður røðaran sum hava verið uppi áðrenn at takka landsstýrisfólkunum sum hava verið á málinum líka síðani í tvey túsund og átjan ella nítjan tað bleiv nevnt bæði eykun samuelsen og elspet mersetes og sólvit nolse nú sum kann føra tað út í lívið at hetta her er eitt stórt og gott stig á leiðini at koma bæði teimum ótíðarhóskandi sambýlunum og bygningunum í í suðurstreymi serliga sum hava við menningarteirrum at gera og arbeiðsumstøður ikki minst hjá starvsfólkum alt tað tilsaman ger tað at tað er einvvinstøða fyri bæði brúkarar foreldur avvarandi og arbeiðsfólk ella tey starvsfólk sum arbeiða á hesum stovnum tað verður tosað í hoyringsskrivum nakað umtað verður nevnt nakað um hetta her við skinnarin gera arbeiðsumstøðurar itt sindur betri og sovorðið man e man hevu ikki mett tað at uí í teimum íbúðunum at heta ikki allastaðni e neyðugt og sovorðti tað er tað ljóðar skilagott so tað er tikið til eftirtektar men generelt tá ið mann lesur uppskotið ella sær hvussu gott tað er so so haldi eg at tað eri eitt eitt ja eg veitkki sum mann kallað atað er ein revolutión í mun til nógvar av teimum bygningunum sum vit longu síggja suðursemi sum eru fallir ferdigur altso tað er tað er að vit kunnu ikki vit kunnu ikki ordlga vera bekent við við ta støðuna sum longu í fyri fýra fimm árum síðani ella bleiv gjørt vart við frá almannaverkinum at nógvir bygningar eru í tí reyða feltunim sum tær verður nevnt teir eru næstan klárir at rýpa niður batar eru gjørdir rætt skal verða rætt men vit eru itt lísindu tað manglar nokk so nógvat koma á mál og tí haldi eg ati óansæð samgongu ella landstýrisfólk sum sita so eiga tað at hava hægstu raðfesting at vit fáa gjørt hesar bygningarnar ongantíð for skjótt og at vit ikki skulu halda eftir við at sjálvt um tað er ýrt at byggja nú tá ið tá ið samfelagið koyrir so sum tað koyrir og alt er í durking so eiga vit haldi eg ikki at steðga á og tað føri meg í mína viðmerking tá eg nevndi hetta her og tað bleiv kanska ikki so væl móttikið av av summum øtil dømis podornarenatigvum sum heldur ikki at mann kundi javnføra hetta her við við betong men eg haldi altso at tá tað kemur til bygningar og til umstøður hjá fólki sum sum líða so er mann ikki líka skjótur at koma her og við við við eykajáttanunum vit síggja nú síðstu vikuni so er tað bara fjøruti milliónir sum sum ein fámjinstunitunnil durkar e eg nevni hetta her ikki tí at eg havi nógvar ímóti fámjistunum slett ikki men eg nevni hetta bara sum eitt dømi tí at fyri fýra árum síðan ella trimum tá ið barnaheimin skuldu steðga tá var tað ikki nógv meir enn talan um um fjøruti milliónir til dømis men tá bar einki til knappliga tað vísir bara og statvek hava vit sum ein skomm haldi eg at vit ikki hava nakað barnaheim nýtt barnaheim at at bjóða okkara børnum sum eru sett heima tað rí tað ríðis sum ein ein marra at vit ikki sum eitt samgt løgting kundi fara inn meir og seta meira inn og begera umstøðurnar hjá hesum børnunum beturi tað líka so gott sum hetta her so líkasom havi eg hug at nevna tað og tí nevni hetta dømi við at tann durkanin var ikki so nógv durkað í mun til í mun tilnú hesa tunelluna sum eg nevni bara sum eitt dømi fjøruti meðlinir tá kunnu mann einki gera nú kann mann nú er mann skjótur at fáa fjøruti milliónir afturat fyri fyri hesa durkau ná hatta var bar sovor eittett lítið gleps sum eg ikki hevði havði hug at hava sitandi á mær og tí havi eg sagt tað nú og eg standi við tað at at tað eigur ikki at vera munur á at tá vit tá að er ein ein verkætlan sum durkar at vit at tað hvørja einastu ferð skal ganga út yvir teir veikaru partarnar í samfelagnum tey tey fólkini sum ikki búgva í hóskandi bústøðum í dag eitt annað dømi er bara í tí reyða yvirlitunum frá frá almannaverkinum so er tað tey seinheilaskaddu tá ið vit kanska búgva í púra í vanligum sethúsum sum eru sum ikki eru blivin dagførdur í nógv harrans ár ringar umstøður og og og og keðiligt fyri lívsgóssina hjá teimum og teirra avvarandi so eisini eitt lítið bara gleps og so eru tað líka kanska gitið at landssýrismaðurin hevur hevur noterað tað frá hinum øløgtingsfólkum eisini tað eru líka tveir spurningar móti endanum og tað er ivamálið um grundstykki hvar tað liggur um tað vónandi blívur tað til nakað og og hvussu nógv kanska hetta her fer at minka um bíðilistan eitt er tað at at bústaðirnir eru ella hava verið vánaligur í langa tíð men tað hevur eisini verið ein einvaksandi bíðilisti og og sjálvandi fer hetta kanska at minka men akkurát hvussu nógv veit landstýrismaðuin at siga meira ítøkilig akkurát hvussi tað kemur
ávvirkar tann tann langa bíilistan so hatta vóru tey orðini takk fyri harra
svorðtvmern ja fyrstari egu at nevna tær við atjóni nólsoy snakkar um hetta her við at hesi heimini skulu halda seg líka har skal eg skunda mær siga at at tað alla allar fyrsta sum lagt fram her tað er at seta seksogtretivu mulliónir ella har um leið nei trýogtretivu milliónir at seta tað av til akkurát viðlíkahald søleiðisirna at mann fór og helvt hesir bygningarnar viðlíka so tað skuldi hjálpt væl og sum eg skilji so hjálp tað væl som nevnir eitt nýtt barnaheim har kann eg skunda mær at siga at tað bleiv sett elivu milliónir eru settar av í hesari meðan henda samgongan er siti og tað er øll er so vítt sum eg veit er flutt inn í betri heim frá tí sum ter vóru á og so tá einum sakkarum seinheilaskatt tað skal eg skunda mær og siga at tað fiska heimið á sínum slag sum ettur skálagarður er verður kemur tí nýtslu í januar komandi ár so tað er ikki so ræðuliga
æl takk fyri
ensen gersuvælja takk fyriharra formaður takk fyri viðmerkingina elspett mersedes ja ø nú nú nevndi elsbetn mersedes eina røð av av verkætlanum og og tað er púra tað er tað er gott og eri púra samdur í at viðlíkahalda av oyragarði ella tað at hann verður hann verður dagførdur eg eri púra samdur í tí at tað vísir seg at bæði brúkararnir og avvarandi eru glað fyri tann tann stovnin og tær dagføringarnar sum eru blivin gjørdar eru eru av tí góða tí tað er ordiliga gott tað erviu gleðast um men men men eg kundi altso í for leingisteg av tí sum sum elspettversetes sigur so so kuni eg eini hugsað mær eisini ein víðari ein spurning til til landstýrismannin altso hvussu sær tað út við hesum her hesin her myndini sum bleiv gjørd av almannaverkinum sum bleiv lagt fyri síðstu samgongu har har har har har suðurstreymboy bongar ordiliga út sum sum sum har tað eru nógv sambýlur sum sum mangla og sum eru í í sera vánaligum standi hvussu sær tann tann myndin út í dag tað kundi ver áhugavert at sæð nokk so skjótt

johannes joensen takk fyri formøraða tíðsdagin var tað tungt at játta pengar til bústovnar ella hvussu til tey fólkini sum sum ikki rópa og kunnu rópa fyri seg sjálvi men tað er nógv lættari at játta pengar til tunlar og annað eg hugsi at kundi mann gjørt eina skipa har sum mann bant seg til at byggja bústovnar latið siga tey fimm komandi árini so at vit fingu allan allar teir tørvir sum eru sum eru av økinum til fólk við avbjóðingum fingu tær tørvurnar nøktarar soleiðis at vit um fimm ár kunnu siga fleiri kanska enn tvey løgting kunnu siga komandi árini kunnu siga at nú eg komi á mál hvussu er næstan á mál tí tað verður altíð vera eitt til annað sum liggur og bíðar og skal gerast tí tað gongur for
beint sum nú er takk fyri
jannes jnsea takk fyriharra formaður ja tað er eitti og takk fyriviðmerkin ha jhannes joensen tað er eitt gott hugskot at mann hugdi eftir tí veruliga tørvinum hvussu nógv standa á býlista um tað so skuldi verið hundrað prosent at mann mann bygdi eftir tí men men visi mann visti mann líkasum legði fram í kortini kanska tvørtur um samgongur í eini ein plan sum segði tey næstu tíggju árini so byggja vit til tann upp ímóti tí tørvinum sum mann eisini forvantar tí vit vit síggja eisini tilflytarar altso vit vit síggja tað t eru nógv meir fleiri føroyingar í dag enn vit vóru bara fyri fýra fimm árum síðan a so so alt er líkasum í vøkstri og og tað tað ger bílistan eisini at hann hann hann minkar ikki bara soleiðisnr í bræði tí eigur mann at bæði sum síðsta samgongan gjørdi og sum hendan samgongan man eigur at seta pengar framhaldandi seta pengar av til at byggja so nógv og góð sambýlur til til okkara brúkarar sum gjørligt og tí tí haldi eg men men tá kundi eisini tí hevi tað verið t kanska gott at fingið lýst myndina nú hvussu stór tørvurin er sí vit hoyra um nógvar góðar verkætlanir sum sum undanfarnu landsýriskvinna eisini hevur sagt men okkum væntar kanska at síggja eitt eitt samlað yvirlit nú altso hvar hvussu langt er veru komin takk fyri

jaaora rósa takk fyri formaður tað bleiv tað bleiv gjørt ein støðulýsing av øllum bygningunum í tá níggju tíggju og tað var ikki ikki misseg ikki pena myndir mann sá og eg vil siga tað at allar samgongur hava raðfest íbúðir og sambýlir til fólk við serligum avbjóðingum trupulleikin sær út til at tað er lættari at byggja uttan fyri havnina enn í havn so at hvat ið hvat ið avbjóðingin er tað veit ikki akkurát men eg vil hildið tað at tað kanska verið skuldi mann skuldi tikið undir arminum á tórshavnar kommununu og sagt hvussu kundu etil felag finna út av hvussu taðn skuldi gera so ikki aftan at finna útav tað at grannalagið kanska ikki er nøgd við tað tí tað sambýulin við sn tað tók fleiri ár tað bleiv rættar sak áðrenn tað bleiv til nakað og ikkifyr enn í hóttið við at flyta sambýla aðrastaðni so
so kom gongd í
gjóni nols joensenja takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkin ha rósa samuelsen áhugavert at hoyra hvussu eisini arbeið hevur verið áðrenn undanfarin tú har arharósa samunse eisini evur eri lanstýriskvinna og kennir til hvussu trupultað kanska vera og áhugavert eisini tað at eg verri kanska at byggja í havn enn enn og tí skal mín áheitan eisini vera her frá at og ein veitan til tórshavar kommunu um at at vera kanska meira miðspælari enn enn enn tey kanska hava verið sum sum tað kanska ljóðar eg eg veit ikki kenni iki ordiga umstøðurnar men men tað eigur ikki at vera nakað tað at grannaløg og og so framvegis tað eigur ikki at vera ein forðan haldi eg í dagsins samfelag í tvey túsnd og tveyogtjúgu har vit øll skulu vera í sama báti og vit øll skulu liva í sáttu semju íí í góðum grannaløgum rtil tað tað eigur ongasta tað var eklikki at koma fyri í dag tí hetta her er hetta er bara av tí góða at vit kunnu hýsa okkara allarveikastu borgarum
takk fyri harra formaður ja so er
takk fyri harra formaður ja eg følist altíð tá ið vit viðgera at byggja nýggj heim til fólk við fjølbrekifólk við serligum tørvi at tað er ein sallkyns søga tað er ein gleðis dagur soleiðis følir følist hesin eisini og og tað at viti nú tað sum vit eru hoyrt við tað er mann skal byggja reynstúni og tað skal vera talan er um sambolið við átjan bústøðum og so felags hølum og tað sum hartil hoyrir og og so verður tað innrættað soleiðis at mann kann veita stuðul og serliga røkt og og og tólv av teimum átjan hava so stór baðirúm til tyngri rørslutarnaði og eg spurdi eygun samuelsen tí hetta er ein lang prosess og málið varð eisini lagt niðan tá ið í í nítjan tá nokk tíðliga í nítjan men tá tá tosaði mann um fýraogfjøruti milliónir og málið er so komið niðan aftur nú í tveyogtjúgu nú snakkað mann um um fýraoghálvtrýss milliónir tað altso eg prøviði rokni eitt sindur upp á tað tað er tað er í dag í dagsins prísin snakka vit um um tríggjar milliónir per búoynd og og og tvær komma fýra vist an var nítjan seks hundrað túsund er tað durka per búoynd og og líka so væl sum at fegnast um um alt hetta her so hugsar mann hvat endar hesin her prísvøksturin tá ið tað kemur til at byggja eru krøvini bara blivin so vit tosaðu um tar í áðni vit høvdu tey hevdu eitsin eina viðmerking at at tað at hava eitt heim og tað stendur eisini í hesum her at mann farin yvir til at byggja eitt sindur smærri eitt sindur meira hugnaligar búoyndir og mann hevur eitt baðirúmi til til hvørja og tað haldi er eri altso tú byggir ikki í dag uttan at hava eittbaðirúm altso tatað er tað er eit so grundleggjandi krøv haldi eg til til lívbyggjarí vit høvdu nemliga tað upp á talið við onkrari broyting har norðuri í eysturoynni o tað var í sambandi við kemur ikkup á tal at at tosa um um um verulig ser í dag uttan uttan baðirúm so tað er og so tað mann kann hava møguleikar fyri tkøki og seta upp eftir tørvi tað haldi er eisini øgiliga gott tí at mann fær mann hevur nógva vitjan og og tað ger tingini meir virðiligt tí hetta eru fólk sum búgva hetti teirra heim otað haldi er men eg hugsi tá i mann byggir og og vit tosa um tríggjar milliónir fyri eitt um tsventkøku eitt bæði verið so er tað faktiskteitt kamar kann mann siga ha og sjálvt um mann hevur tað rýmligt og gott so er tað tað er tað vit tosa um og og tað er so stórur tørvur at fáa bygd nógv og runt um og serliga her í suðurstremi við taið vera í mangluvøra ein stórur manglvøra nógv av okkara ungu borgarum sum sum hava ein serligan tørv og og vit hava so øgiliga stóran tørv fyri at byggja fjøltátta bæði til ung við serligum tørvi og og okkara ungu borgara runt um í landinum sum eisini hava brúk fyri møguleigas einari einari smærri leiðuíbúð soleiðis at at so tað er tørvur innan fyri øll økir men ótrúliga gott t at vit komin har til og elsbet mersedes gunlestóttur gjørdi virkligan sítt til tá ið honn tók við sum at seta ordiliga skumpu í hesir málini tí nógv fyrireikað væl og eg skilji væl at mann steðgaði á tí prísirnir blívur bara við at blíva meiru meir men nú manst so sett sær fyri at fáa bygd í rennstøvuni og og líkasum fáat konsentrera sum ein bygding av ganga innan fyri bústaðir hevur mann so eisini sett tveyhudraðoghávtýss mliónir av man deilta upp soleiðis at har kann mann eisini byggja bústaðir saman við við almanaverkinum tá ntil alment gagnligt virksemi eg vóni eisini at tað fer runt um at koma meir gongd á sum tú bæði fært bygt innan fyri beinleiðis á fíggjarlógini sum her og eisini fært brúkt tann pakkan á bústøðum at tann trekleikin ikki bívur við at hanga í tí at mann vildi deilja tað upp við vilja fyri at kunna hava líkasum tveir frontar at arbeiða á og eg vóni at tað koma hugskot og at t ikki verða grundøkir sigur sum elsbet mersetis gunlesdóttir onnur sum verður inni her tað má ikki vera grundløki sum nú leggur seg í vegin tí so mugu vit heldur til at finna tað aðrastaðni og tað eigur ikki ava meiningin í einum so stórum býi sum sum tórshavn at mann fer at seta spurnangartekin við um mann finnur eitt øki at seta hettar á so at eg haldi hetta er óalmindiliga viðkomandi og gott og gleðiligt at vit fáa eg tað eg nevndi við oyrargarði í áðni tað var bara tí at at tað er gott at øll hava møguleikar men í í sofall nú hevur mann gjørt nógvari tað var tí at eg havi tosað við onkran avvarandi sum sagt at tey føla at hetta er virkligandi eitt heim fyri tey men sjálvandi hava tey sama møguleika sum onnur at flyta ta nýggja men men tí tað er blivið eitt heim og og tey til teirrara brúk er tað ein gleði og tað er ei eitt umhvørvi sum tey eru glað fyri so men tað er tað er so nógv nógvur tørvur at at tað verður heilt heilt vist brúk fyri báðum og so kann mann kanska hoyra brúkaran tað er tað viktigasta takkfyri

so er tað eygun samuelsen sum fær eina viðmerk ja takk fyri harra formaður ja hetta er ein gleðisdagur tað er heilt sikkurt fyri alla politisku skipanina tað er bara má kann siga synd ella ergiligt at haðn oftanú tekur so langa tíð men tá i mann fer í bestu tíðum so kemur tað í træð eisini og tað at bæði tað og hetta her sum edvar jacobsen er inniá við prísinum at prísurin altso eitt er hvussu landsverk ásetti prísin at byrja við tí tað var eisini øgiliga lágt ásett má eg siga og við støði í í í sambýnum sum vóru bygd og vit vóru í tíum har prísvøksturin fór beint uppeftir so tað fyrsta talið var ordiliga lágt og so kom tað eitt sindur hægri og nú ar tað enn ov hægri so har er nakað teið man fyrsti sigur prísin hvussu mann vurderar hann tí at vit uppfata tað sum ein stóra príshakking og so er tað tíðirnar eisini sjálvandi ha og at hetta kostar tríggjar milliónir per búð ein tað er nokk eisini tí at tað er øgiliga nógvir pengar men tað er nokk eisini tí at eg serstakt byggjarí tí tað er fjølbrek og

joertavbsentakk fyri harra formaður ja tað er mann kann ikki altíð akkurát tað púra samnligt sum eygun samelsen er inni á at prísirnir blíva ymiskir og tað er eisini ymiskir hvussu hvussu tørvurin er til eitt hoymi og hvat fyri útgerð mann skal hava so tað er fantastiskt at að lesa seg gera at byggja eitt hoim um mann far frá fyrstan tíð havt tað útgerð á økinum sum ger tað lægt bæði fyri brúkarar og fyri tey sum arbeiðar at at at búleikast har og og eg setti einki nógv eg hugsi bara vist hann nú kanska bara nú eitur tað kanska fýraogtrýss um um og tað er akkurát tað sum eygum samuelsen inni á m mann kanska leggurt alt forlákt at byrja við tí so fær mann akkurá sum eitt eitt eitt lágt útgangsstøði men tað kann ikki brúkast tí tað er veruleika í nøkrum sum kanska hava bygt fyri tíggju og fimtan árum síðani og broytingarnir eru so innormar g og rættar kemur at prísinum beinanveg størri møguleiki fyri at tú kanst seta til verk tí annars blívurta so ræla nógvar eftirkanningar og og tað er til øgiliga slítandi fyri tey sum sum vóna og vænta at kunna fáa eitt bústað tá mann gongur og og bíðar eftir hesum her

elsbettmersetes gja takk fyri harra formaður nú fari eg kanska og endurtaki eitt sindur av tí sum eykun samuelsen segði hetta við ati hetta heimið her hetta er ordiligt spesialbyggjarí tí at hetta eru so øgiliga tungir brúkarar hetta eru fólk sum búgva út í eiragarð í dag og tað vil siga ati tað er nógvir eykakostnaður hetta er ikki bara líkasum eitt sambýli sum fólk við serligum avbjóðum kunnu búgva í sum annars klárar seg væl hetta er virkliga eitt spesialt byggjarí tilhesi fólkini og hetta líkist øgiliga nógv einum røktarheimi og tað ma man eisini hava fyri eyga og visti mann eg veit ikkihvussu mann skal siga visti mann blívur við at bíðar og býða dýrari veri so egvil siga at tað r ongantíð for skjótt at koma í gongd og raksturin er seytjan milliónir stendur her tað vil siga at mann setir seytjan milliónir afturat teimum sum í løtuni eru eirargarði tað vil siga at tú pjóvist ikki niðurleggja eirargarð fyri tað

takk fyri harra formaður ja akkurát tað sum elspet mersetis gunlesdóttur kemur inn á ati at tað er spenn í hesum her við krónum oyrum tá ið tað kemur og tað er øgiliga ymiskt hvat ty ymisku heimini hava krav og og tørv á og og tað kann at menniskja fari tað mann sigur tað brúk av tólum tað skal fyri at fáa gott lív tað skal bara ikki gerast upp í krónum oyrum tí vit ava hetta er ikki við hetta er so ikki við betongagera hetta e við við menniskjur hetta íð kjøtiblóð so tað at at mann eg bara viðmerki at eitti tað eitt krøv og eitt e tað tey mann sigur tay at tey fáa øll tey alboð sum eru men verður tað bygt rationelt í longdini má mann hyggja eisini upp á tað tí at jú fleiri fáa vit k fáa møguleikar fyri at koma inn á hesi heimini visti mann kanska kundi fingið eini tríggjar fýra brúkara afturat inn fyri sama prís so hevði tað bara verið fantastiskt við øll bíða og og gleða seg til hetta her so so at sjálvandi tá ið despesialt so kostar tað meir og tað er heldur alt sum kann gerast upp í pengum men men til eftirtíðina má mann kanska hugsa hvussu mann
takk fyri okkum
rósa samelsen ja takk fyri harra formaður tað er ra sum edvard edva jakobsen sigur tað er neyðugt at hyggja eftir tørvin sum vit hava og og ikki bara tað hvat tørvurin er her og nú men vit eisini hygja eftir frameftir hvussu tørvurin verður framyvir tívt salt minnast til hesi heimini sumsum fólkini skulu búgva í húsfólkini skulu búgva í tay hava eisini eina familju sum eisini skal vera pláss fyri og starvsfólkum sum eisini eru har og tá eg langaa hevði hug at kosm langa eitt sindur út eftir tórshavn kommuna í áðni so var tð ikki negativt meint eg veit at tær lag tað lendi men upp á einanna máta vistiman hyggur eftir tað sum gekk fyri seg úti á ystan hey so bleiv tað næstan rætta sak fyrihar sum grannarnar akkurát sum gjørdu vart við tað at teir ikivóru nøgdir mente kanska ikki tí at tað ikkivilda hava tað har men kanska tí atað hver ikki vóru trygg nokk um hvussu umstøðurnar skulu vera rundanum vit sigur í í grannalandina so mig sig men íísamanumtikið so haldi eg grannaløgin er øgiliga væl nøgd óðansæð hvar í føroyum tú ert tá tú fært ein asovrðnar bygning og sovorðnar ikki minst sovrndi fólká bygvirnum

so er tað edva jakcobsen takk fyri harra formaður ja tað eri tað er so lívsjáttandi og tað sum rósa samelsen er inni á so er tað ofta viktigt l tat týdningarmikið at mann tíðligir prosessini frá einari kommunu kanska upplýsir grannaløg um hvat tað er og er nokk so greiður hvat tað er man ætlar at byggja og hvussu tað kemur at vera og soorði so mann kanska tað mann ikki er ílatin til at fáa vita hvat gongur fyri seg tað skapar altíð ein nógv meiri spurningar enn enn mann annars kanska hevur fyri neyðini og tá ið mann so fari tað at vita so sigur mann ókey var tað soleiðis ja og tá eð tað kanska verað ein langari prosess altso tá ið mann møtir ja øllum persónum men ungdómin við serligum tørvi tað er ja altso tað er gullvert og tað og tað er virkuliga lívsjáttandi also allar vegir og tí gleðis seg virkuliga um at mann fer í holt við at byggja og kann fáa enn betri høluðsmøguleikar til okkara ungu
fólk takk fyri harra formaður
hetta er sum sagt ein tað e eingin ivi um tað hetta er ein gleðistigur fyri øll í føroyum og serliga teimum sum eru avvarandi av fólki við við menningartarni og fjølbreki tað er eingin ivi um tað hetta er tó ein fyrsta viðgerð so vónandi verðurløgtingið samt um uppskotið men vónandi verða kanska eisini broytingar og viðmerkingar gjørdar til málið tað er eingin ivi um tað at tað er tørvur á vardum bústaðum til tiltil hesi fólkini sum hava serligan tørv tað er eingin ivi um tað tað verður víst á frá øllum viðmerkingunum í málinum at tað er ein stórur tørvur á vardum bústaðim tað er ein langur bíðilisti men tað sum kanska eisini er undrúnarvert tð er tað at sjálvt um mann næstan helvtina av fólkumum búgva í suðurstreymi so verðu tað víst á at tørvurin er serliga stórur í ðuryí suðurstreymi uttan iva ther búgva eisini nógv flest fólk men tað er bara eg veit bara iki um tað bere men sum hava lagt tar til merktis men men visi g ikki fara heilt taki heilt feil so er so gott sum næstan allar føroyar bygdur saman við suðurestreymin við miðstaðarøki tað ber øgiliga væl til at koma skjótt og til og frá miðstaðarøkinum úr øllum føroyum norðuroyggin váðin skjáttur sandi eisini heilt skjótt og ikki snakka um ókara eysturoyartunnilum eisini tí haldi eg tað er øgiligani merkisvert at tað ikki verður at tað ikki verður at suðuroyggjum í hesum førinum ikki kemur uppotal tí at í løtuni eru tað átta okur hava eiðiskar vági ein forferdiliga fínur stovnur góðar umstøður liggur beint upp áti hamragarð har eru so allir teir allir teir allar tey tey tey tingini sum eru í hamragarði kunna brúkast eisini eiðuskarði har skulu minnast til har eru átta pláss í suðuroynni til fólk við við menningarterni við fjølbreki problemið eg bara tað at tað er nógv so o tað er og tað er slett ikki pláss altso tørvurin er nógv størri tí eru tað fleiri sum eru noydd og sum eg so heldi at tey hava fingið pláss norðanfyri og tað førir meg so til tað at hvussu er tað tá ið tað ikki eru nakar stuðul til tey sum ikki sleppa inn til dømis naeiðuskarð í suðuroynni tær eta familjurnar sumha taka sær av tí tey vinja kanska leiga eini høli til tey sjálvi tey vnja sjálvrøni syrgja fyri at hjálpa teimum sum frægast tí tað er so gott sum so lítil gott sum lítil og eingin stuðul til tey sum ikki sleppa inn á eiðiskarð tí tað ikki pláss tí erta mín vón at landsstýrismaðurin sær at taka hetta her upp at hann roynir alt hvat hann kann fyri at økja um búplássini eisini í suðuroynni tí at tað sleptise uttan um at suðuroyggin verður er altso hon er fjarskotin í nógv ár afturat frá restina av meginøkinum meðan alt her norðanfyri eg bundi um miðstaðarøkin men tað verður tikið upp á einum einasta einum løgtingslimi at tað er ein kolusalur tørvur eisini í suðuroynni tí at vist tú vilstu familjurnar ikki orka at bara at at passa tey sjálvi so noyðast eg av oynni frá

altso tú skal í prinsippinum siga arbeiðir upp vónandi fert tú at nýtt tú mást royna at sleppa inn onkrastaðnis norðanfyri fullkomiliga nýtt umhvørvi familjurnar sum skula koma og vitja tey kunnu ikki líka so gott koma at vitja í alto hso at at fáa familjurnar sum flyta av oynni tað eri s líka nevnt hjá familjunum øðrum at koma har til at vitjast her bara í dag eru tveir túrar avlýstur hjá smyrli hvør vil sigla í oynnarvekuri at vitja sína familju tí flytur mann av oynni í staðin fyri tí vil eg siga at tað er ein eg vil sagt visi mann sigur at støðan er katastrofal í miðstaðarøkinum hvussu eri so ú suðuroynni hvussu kann mann vekta mann tað tú hevur ongan hjann visvissin er øgiligani ringu norðuroyggjum laggur sigur klaksvík men tú sleppur inn í havn át ta siga tað so ber til at koyra í millum uppar fimmogtjúgu minuttir men tað ber ikki til ikki til tú mást gevast at arbeiða seð ur suðuroynni tá mat taka børnini í skúla ú umá flyta av oynni eg haldi at tað er øgiliga hopið veruliga at et ta hevur tikið upp í nevndini at mann kallar fólk inn frá eiðiskarði og sigur hvussu kann mann byggja tað økið út á eiðuskarði til dømis gera tað soleiðis tum femur meira tað er nokka plássi har ríkildaplássi kanska tað er kanska nógv nógv bíligar en efta her hetta hevu ina kolesalur prísur men hata er prísurin tag hvussu kan mann byggja eiðiskar út so tað fækk pláss fyri meira plássinum í suðuroynni og je vóni eg hopi at eg il fyrsta viðgerð mín spurningurtil landsstýrismannin ætlar landsstýrismann at fara a aktiva inn og kanna viðurskiftini í suðuroynni ætlað landsstýrismaðrin at økja um búploysini á suðuroynni í hesum førum vildi at vera lættasta a fara hin aiinskar tí tað er sera umráðandi hann má hyggja upp á hetta her og nevndin hevurther máli nú kann mann ikki gera að í hesum málinum fái tað so í viðmerkingarnar helst enna samdnevnd tí ein samdnevnd kemur t taka undirvið hesm her soea so hívat ha heð kundi samdnevnd kemur at taka undirvið hesum her at fáa viðmerkingarnar soleiðis at ein samdnevnd heitir á landsstýrismannim um at koma inn at hyggja eftir suðuroynni tí hon er ikki jú partur av føroyum men slett ikki partur av meginøkinum sum allar føroyar er í dag okur kunna ikki skraða familjur skriva familjur og upp og flyta teg av oynni tá ið mann kann gera rætt ana lítla hond út og økja um plássini sum eru millum annaðeg
verður kanska minni pengar enn hetta er takk fyri forgruna ja takk har vóru
viðmerkingar rósa samuelsen ger so væl takk fyri formaður eg skilji væl hvat ið bjarni hamar sigur tað er ikki bara at siga tað at flyta fólk norðanfjørs burtur frá alla teirra familju tað er tað er ikki nevnt og eg sigi flytur tú fólk aðrastaðni frá sum eru á kutstøvi til miðsjóðarøki til dømis hevði men so vøkst tað bara um tørvin so her samstundiskonseptið úr suðuroy tað er øgiliga gott og tað er neyðugt at hyggja eftir og ikki tað ber tað um tað ikki ber til at útbyggja tað tí at tað sum bjarni hamar eisini sigur hesi fólkini ella avvarðandi tey fáa ikki livað sítt virknalív á arbeiðsmarknaðinum ella í frítíðini heldur ikki persónur sjálvur sum hevur brúk fyri at koma inn á eitt vardan ein vardan bústað so at tað er tað er ein forðing fyri allar partar so at eg skilji væl hvat ið bjarni hammer sigur og eg vóni tað fíggjarnevndin fær tað yvirlit yvir hvat ið eini støðu og torfsmøting er deilt út upp á
á palandi
ja takk bjarni hammer ger sovæl ja takk fyri takk fyri frú forkvinna jasum rósa samelsen sigur hon veit nógv um ett øki eisini at ati tann skipanin har suður er eitt sindur øðrvísi ti búeindir og so brúkar mann nógv av teimum felags stóru felags hølunum sum eru n á hamragarði og tað er ein loysn sum ger at tað ikki er øgiliga er líka dýrt sum hendan loysnin og akkurát sum rósa samelsen sigur tað er so ekstremt nógv øðrvísi eg veit ikium mnn skalt sjálvantíð ongantíð samanbera fólk sum hava tørv og serligan tørv tað er øgiliga trupult men problemið er bara visti tú flytur visti tú tú tú hevur eitt av velja antin tekur tú tð av teimum sjálvum altso leggur alt sítt privata og arbeiðslív niður ella flytur tú t av oynni og so muna øllum førnar partar av familjuni flyta við í einum so lítlum samfelag sum føroyar eigur mann at kunna at gera eitt ella annað sum ikki kostar alla verðina sum ger at tann tørvurin sum er sum vónandi verður gjørdur nú kansku nevndini fyrst men so eisini aftaná at mann kann royna at lofta fleiri enn teimum sum dettarner millum í dag ogtað geri tað tíverri tað veit eg
eg og tað vita eisini fleiri onnur um okur at nevna dyvir navnið nóg vataðjtakkðin fari
ein viðmerking afturat beinir johannesen ger sovæltakk fyri frú forkvinna eg eri samdur við bjarni hammer um tað at tað er øgiliga týdningarmikið at mann hevur tilboð um aftur landið so sær at tey sum skuldu gera brúka hesa tilboðini eisini kunnu vera kanska nær við sínum nærmastu at tey ikki hava langt at ara at vitja osum framvegis og millum anað hevur hendan samgongan eisini raðfest tað at sett á stovn á einá serbreyt í suðuroynni mann hevur á miðnámskúlaum suðuri mann egbyrjaði við tí a kambsdali so hevur mann í eisini fingið eina í klaksvík tekskikaskúla har og eisini á glasi og nú ver an eisini suðuri soleirs sær at at tey í suðuri ikki noyðast at fara norðurum fyri at fáa tað tilboði to tað haldi g ereitt gott stig og eisininakað mann skal hava menti framvivðis
takk fyri hvørrir for
frú forkvinna ja tað er øgiliga gott at tað sigi tað at tað hartátað har hetta tilboði eyl at setta á stovn forferdiliga gott tí eg trúgvi nógv av teimum hevði fvarið fariorð tey tykja tær tí tað er for for trupult hjá familjuna at fara við tað ber ikkislett ikki til men hettaher snýr seg um búeindirnar har sum tey kunna vera í einum føla at tey hava sítt egna sum tey gera eiso gar tey føla at te her er mítt hús tað er tað eisini og so hevur tú altíð síðurnar av sum millum annaðhetta her uppskoti leggur upp til bara eitt lítið sindur øðrvísi tað má eisini vera hesi her fólkini sum fer á serbreituna sum beini johannesen vísti á tey fáa eitt uttan iva eitt øðrvísi sjálvsálit tey kunna fara víðari og har fóru vilja tey eisini føla seg fønarmál at tey eisini kunna føla at tey hava sítt egna búpláss og tað er ikki so nógv í tali sum hava brúkføri í suðuroynni tí er tað møguligt tað eigur at varð møguligt øllum førum at royna at siga at okur færa í gongd við atta har nú og tað verður til vild taka sour so leingi at mann kemur haðartil tú skal hava foelt sum hava seg her fólkini í dag sum á tørvim og ikki at snakka um familjuna eina vóna um at tað verður gjørt
í nærmastu framtíð takk fyri frá gávunum ja takk næstur á røða
fyri frú forkvina ja bara nøkur fá orð afturat í hesum kjakinum vit eru sigast at vera heimsins ríkasta land hvussu er eitt av teimum men enn hava vit heimleys fólk í føroyum kenna til avbjóðingarnar við at tað liggja fólk á sjúkrahúsinum sum ikki hava eitt stað at vera men liggja bara í røkt úti á sjúkrahúsinum tað er eitt dømi vit hava fleiri onnur dømir eisini og tað er gott at mann roynir at gera nakað við tað nú at mann fær ein stovn afturat hesiferð til tey sum hava menningartern og og og onnur líknandi á á teirra støði men tað eru ófatiliga nógvir aðrir bókstovnar sum mangla landstýrsmaðurin kemur nokk at athvussu er at lýsa roknin í tørvin tá hopið hann kemur hvat fer tøl liggja borðinum um hvussu neyðugt tað er at byggja og hvørja hvørja stovnar mannskal byggja til og hvussu nógvir stovnar skulu byggjast afturat eg kundi hugsað mær at mann fekk á borðið tølini um at fekk at vita hvussu mannætlar at samskipa tað bæði í miðstaðnum og úti um landið og eisini hvussu i málbólkarnir eru sum eftir er at byggja til og so aftur hvussu gemr mann tað tí tað sum hevr verið frammanundan er tað at mann hevur strítt sog strevast við at fingið eina játtan o ofta er hon ikki nóg stór meðan ánna verður bygt í samfelagnum bæði tunlar og annað fyri fleiri hundrað milliónir so stríðisum at sleppa at byggja ein stovn fyri kanska hálvtrýss milliónir og tað vísir raðfestingina og tað vísi hvussu vilji man er til at gera eina eina íløgu sum er til teir borgararnar sum eru allarsárbarast í samfelagnum og har haldi eg at vit vit raðfesta skeivt í fleiri førum eg hugsi í hesum førinum so kundi mann gjørt tað at mann setti allar formennir í øllum flokkum saman á løgtingið og gjørdu eina semju bindandi skrivliga semju um at komandi fimm til átta árini byggja vit so snógvar bústovurnar fyri soso nógvar pengar og seta vit pengarnar av og tá tað bindandi merkji tað at tað skal ikki skiftast soleiðis annaðhvørt ár soleiðis at man tekur av fíggjarlógini og setir á aftur alt sum mann finnur í best tað má vera ein bindandi avtalu eg haldi at tað má mann kunna forvænta av tinglimum at teir haldaset til avtalur sum varð gjørdað eg sakni at mann ger avtalur ella ger ætlanir sum eru longri enn eitt el av tvey ár framumtíðina ja maks fýra ár er tað her á tingi eg sakni at mann ger avtalur sum eru vara kanska tíggju ár fram mtíðina so is at mann veit hvat mann fær og mann bindur seg til at soleiðis gera vit og so ikki alla tístanda og hálova sær sjálvum fyri hvørja hvat mann hevur bygt og ikki bygt tí vit eru øll við til at byggja bústovnarnar tað skulu bara herið gjørt nógv tí at tað er sum oftast ein breið semja um at tað skal gerast men tað er ringt at fáa tað framt so er eitt annað sum onkur annar evina í á tað er ett her hvar skal tað vera hvar skuldu stovnarnir vera sjálvandi tað skalu vera snær brúkaram sum gjørligt og eg veit at fleiri kommunur bjóða seg fram til at vera partur av eini bygging av einum stovnim til dømis kansn stovnurin liggja ið fór leingi seg av s vellisheimum mann hevur úti á økinum ella øðrum deplum sum mann longu har kommunurnar longu arbeiða við til dømis eldri brúkarar sum eru ganga til reabilitering og annað so komm mann lagt ein bústovn afturat tí deplinum og tað veit eg at fleiri kommunur ynskja og tað hev verið skilagott tí tá ert tú eisini nær brúkaranum tað dragar seg um at hava so góðar tænastu sum gjørligt so nær brúkaran sum gjørligt men sjálvandi vit hava betri mobilitet í føroyum ferðamøguleikarnir eru betri betur so tað má vera innan fyri eit sovorðt mark tú kant ikki hava ein stovnar hvørjum tanga men eg haldi at mann kann hugsa økir tað kann mann saktans nú hevur landsstýriskvinnan fyrra landsskvinnan lagt stovn í klaksvík og tað er skilagott eisini hava ein har men eg haldi eisini at manskal hyggja eftir øllum føroyum miðstaðarøki hevur stóran tørv har má hann eisini hyggja taðr eru flest brúkarar so tað hevur skilagott at hugta eftir hvussu ið landið verður skipað tað haldi at landstýrsmaðuin eisini kann hava eina meining um hvussuhan hugsar tað tí so ella so so eru vit øll brúkarar í øllum føroyum og vit hava øll eina skyldu til at at leggja arbeiðspláss runt landið eisini og tann vinkulin má eisini takast við tá mann tekur og hugsar um bústóvurnar annars haldi eg at at vit eiga at raðfesta hetta økið nógv hægriennat hava gjørt og eg veit nú at at ð í fleiri fleiri og landsfólkini frammanundan nú hava gjørt eitt stórt arbeiði og eg vóni at landsstýrini frameftir koma at gera eitt megnararbeiði fyri at fáa bygt og røkt málinum um at vit hava nokk av bústøvum í føroyum

elsbet mersetis gunlestóttur ger sovæltakk fyri harra formaður eg legði merki til at røðaran nevndi hetta her við at fólk liggja á sjúkrahúsinum og tað er akkurát tað sum eg ella sum vit royndu at gera upp við at vit finguð skálagarð til veruleika tað vil siga at tað er fólk sum eru rakt av heilabløðum blóðprpsum armansigur heila skadd sum hava møguleika at fara beinleiðis inn í eina íbúð í skálagarði og tað heimið liggur í klaksvík sum hann nevndi men hetta er hetta uppskotið sum núverandi landsstýrismaðurin leggur fram hetta triðja heimi sum mann setir gongd á her í havnini upp á tvey ár so tað er ikki verri enn irt og so pluss tað at har eitu mensentir sum eisini opna í eysturoynni dunoy er farin til suðuroyar men tá ið taðsa er sagt báðarnar hartíverri tað tað kom ikki nóg langt við at fáa okkurt til vágarnar men so vónandi fer tað at verða nú innan hesi
hal hetta góða ár takk fyri
j s ss frú forkvina ja eg haldi at tað hevur gjørt eitt stórt arbeiði innan fyri hetta øki her og tað er nógv komið fram ella verður bygt nú í seinastuni he seinastu árini og tað er gleðiligt er púra samdurvi heta verður gjørt og tað er gott tað veður gjørt eg vænti eisini at okkurt kemur í vágum í framtíðini og tað verður bygt runt alt landið men eg hugsi tað viktigasta er at brúkararnir fáa eitt tilboð og tá mann sigur tað at eingin liggur úti á sjúkrahúsinum so rokni eg við atsjálvandi til teir brúkararnar sum eru seinastaskat har fær mann eitt tilboð í klaksvík men tað eru onnur eisini sum liggja sjúkrahúsinum sum hava røktartørv sum ikki sleppa út nakrastaðni tí tað er hvørki pláss á nøkrum bústovnum og tað er heldr ikki pláss á ellis røktarheiminum so at vit hava fleiri heimleys sum liggja sum røktarsjúklingar ág sjúkrahúsinum og tað er absolutt ikki nøktandi

ja takk rósa samelsen eina viðmerking ger so væl takk fyrihar formaður eg eri púra samd við johannes joensen um at tað eru fólk sum bókstaviliga eru heimleyst bókstaviliga verða sett í túni og tað er so óvirðiligt at mann hevu ikki orð fyri tí tí er tað neyðugt sum búla við at siga umaftur umaftur vit noydlil at ger eina raðfesting at vit noydd at hyggja eftir hvat er ta fyr menniskju vit hava tí hetta tata e livandi menniskjur sum tú og eg tey hava krav upp á eitt virðiligt lív líkavæl sum øll onnur og eisini teirra familja og eg veit at mann arbeiðií eina i verkætlan vð vesturvágum og sum hevur verið øgiliga væl móttikin eg barar øgiliga spent upp á at vita hvar ið tað málið liggur og tað jú nú tann nýggi landsstýrismaðuin skal fylgja upp á tað men tí har tað eri bókstavliga fólk sum búgva har sum har sum familjurnar eru út armeiðar og eg kunn siga tað øgiligan byttir í dag at skula búgva í einum samfelag og betala skatt og verða noyddr til at vera burtur frá og ikki kunna røkja sínar skyldur bæði arbeiðiog

takk fyri rósar samelsen vit eru púra samd har eg haldi tað er rættiliga nc at lata fólk rinda skatt í samfelagnum og so at tey ikki hva hava ein gongd eitt eitt eitt stað at vera ikki ein bústað eg haldi er forkastligt at vit lata tað henda her tvey túsund og tveyogtjúgu at fólk eru heimleys og tað er faktað og tað eru ikki nakar sum kann læstast fyri tað uttan vit sum eru her og hava verið her í langa tíð og tí eiga vit at gera nakað við tað eg tá tað kemur til vágarnar so veit eg at har er onkur prosjektir í gongd o eg rokni at landssýrismaðurin fer at at saman við kommununum har at fáa tað kjøtfest men eg hugsi at tað viktigasta er tað tað hempomentera tað er tað at allir brúkarar í føroyum fáa eitt tilboð líkamikið hvar tú býrt su fært et tilboð í dag er støðan ikki soleiðis og tað er ikki nøktandi raðfesting og raðfesta høgt framivur
latiðm okkum gera tað takk fyri ja takk næstra røða er lan
ja eitt heim skal byggjast í reynstúni til

sum hava tørv á røkt alt tøgni átjan fólk fáa bústað har so tað er eitt framstig at gera fýraoghálvtrýss milliónir skulu brúkast einogtjúgu miliónir vænta í ár um tíðarætlanin heldur og trettan milliónir eru settar av so møguliga verður ein eykajáttan tørvir á eini eykajáttan seinni í ár men sum eg skilji á kjakinum her í dag so eru tey flestu øll samd um at hetta er neyðugt hetta er gott hetta framstig og tað etað eisini tað er øll samd um tí hetta er eitt øki sum løgtingið er samt um eigur at raðfestast eg eigur okkurt at gerast og tað er tørvur á at byggja tað vita vit tað hevur verið víst á fleiri ferðir her í dag ati tað tekur leingi at byggja og hetta her kanska eitt gott dømi upp á tað hetta er ein verkætlan sum hevur koyrt síðani tvey túsund og átjan og hevur verið umvegis nú trý landsstýrisfólk í almannamálum so tað hevur tikið leingi tað hevur tað og har hava verið ymsaravbjóðingar og snáingarsteinar á vegnum at koma her til og og tað hava verið alt frá ferðslu til til grannahoyring til staðseting og annað útviðana av lendi og ikki minst eitt byggiloyvi sum hevur alla tíðina komið á í hesa verkætlanina sum gjørt tað at at hon er kanska nakað sein á veg men nú er hon her og til hatta byggiloyvi sum fleiri hava viðmerkt eisini so er tað at siga sum eg skilji so er tað komið upp á pláss og at restin er formalia so tað skuldi verið í lagi og vit kunnu halda áfram við ætlaninum sum stíngji út kortini stategaso átjar mánaðar syrka at byggja og ætlanin er at verða liðugur í tvey túsund og

har er nakað haldi eg sum skal gerast fyri at fáa meiri ferð á byggiverkætlaninar millum annað av hesum slag har eru nøkur ting kanska sum skulu standardiserast har ið mann kann tað eg veit eisini at partarnir sum eru í sum eru partur av verkætlansmessi eru intersseraðir í tí at gera hvat kann mann gera nakrar standardiseringar hvat kann mann brúka hvat kannganga aftur frá einari verkætlaniflani era soleiðis at ferðin kann setast upp tað er ikki altíð at tað ber so væl til serbyggjaríir krevja serligar loysnir so har er ikki altíð so nógv tú kanst standardisera men har eru í ávísum førum tá ið tú byggir vardar bústaðir har ið tað eru íbúðir til dømis tú byggir tá er møguleiki at standarisera nøkur ting soleiðis at túð fær ferðina upp men sum sagt at sum eg havi skiltað so eru partarnir sum eru aktivir involveraðir í byggiverkættnum eg hava áhuga í at at seta ferðina upp tí at tað haldi eg øll kunnu ásanna

tørvarraðfesting púra vist hetta er eitt frambrot og sum fleiri hava sagt í dag elsbetmersetis gunlaygsdóttur hevur eisini fleiri ferð víst á tað at vit hava hetta er tað triðja byggjaríið sum millum annað er settu gongd í havn men tørvurin er stórur altso bara bústaðarella tey bústaðartilboðið sum almannaverkið skal veita verður væntandi tvífalt so stórt tey næstu tíggju árini sum tað er í dag so tað er absolutt ein eitt øki sum tørvar raðfesting og ferðin skal absolutt setast upp hetta kom reynstún kemur tí at millum annað tí eyrargarðir verða mettur at vera íso ring um standi nøktar ikki tann tørvin sum sum mann setur í dag tsjálvt um tað eisini varð framstigið tá ið tað varð bygt í fýrsunum hvat ið so kemur at henda oyrargarðin nú er eingin avgerð tikin um tað má mann so fara og taka eina støðu til umhvat hvat ið tað skal brúkast til og hvør skal inn á eyrargarð og hvat

tað var eisini spurt um bíðilistan hvat hetta ger við bíðilistan trupulleikin vit hav í hesum her að kemur altíð til tað at etta gongur ikki altíð so skjótta er tað at vit renna faktiskt aftaná eftirspurninginm tað er tað sum vit gera og tí verður tað altíð tikið inn á bráðfeingis tey sum hava bráðfeingistørv verða tikin inn so tað er ikki altíð at at bíilistin minkar so nógv sum hann vil sjálvt um ait stórt byggjarí fær í gongd verður liðugt tað er tí atofta tí tað gongur so seint so erso eru fleiri komin afturat listanum og fleiri sum havastaði ar leingi á listan fáa iki tilboð fyri nú og so víðari so víðari so ja tað er tað er ein taðerein trupulleikin tað r ein avbjóðing so haldi eg mál loysast og tá ið eg hoyri tingfólk í dag so haldi eg semji er um at tað eigur mann so tað er einki ting í vegin fyri at mann mann átti tkunna raðfest httað saman tí mann er sinnaður ferð afna fyr at seta pengar av til verkætlanir av hesum slag tað bleiv fyrr í dag spurt um inn tilnn raksturin verður í seytjan milliónir bruttu stendur tað er áðrenn vit vita inntøkurnar áðrenn leiðarnir og ásett og annað og tað e eisini áðrenn vit vita til dømis eirargarð hvat ið hesin raksturin kemur at gerast við felags rakstrar kontuna hvat ið eirargarðir skal brúkast til og hvat hetta kemur at gera tilsamans við samlaða raksturin

so bleiv eisini spurt um staðseting hvar skulu stovnarnir vera hesi bútilboðini sambolini og alt annað tað sum verður bygt verður bygt í stóran mun í samráði við almannaverkið tey vita hvar tørvurin er størstur tey hava bílistarnir tiley hava infirmatiónina so tað verður men men tað er einki tað er eingi loyna heldur at tørvurin er størstur ímiðstaðarøkinum tí her búgva flest fólk og tað sum nú eisini kanska mann hevur hoyrt um at tað er tað er kanska ofta torførast truplast at bygja í havn bæðitorført at fáa fatur á lendi og sovorð nakað men sum eg havi skilt á almanaverkinum so nú síðan eysturoyartunnilin lat upp til dømis so er miðstaðarøki also definitiónin av miðstaðarøkinum víðkar eitt sindur so møguliga so so kann mann sjálvt um tørvurin kanska er stórur her so hevur man møguleika at byggja í økinum runt um í havnini nú tí at ferðslumøguleikarnir eru stórir menheilt víst kann mann siga um ta staðseting attørvurin er allastaðni altso tað ertað ertað ereingin loyna at tørvurin er allastaðni og til dømis í suðuroy sum bleiv spurt suðuroynna sum bleiv spurt inntil har vita vit attað er tørvur á útvega til dømis tilboð til seinheilaskødd og tað er so nakað sum vit arbeiða við nú úti í almannamálaráðnum at finna ta loysnina har eru so sjey hndraðog álvtrýss túsund krónur í ølum førnum fyrsta umfar settar av til tað menog har eru nakrar møguleikar sum vit arbeiða við men enn hava vit ikki funnið ta loysnina sum vit fara at at legga okkum á men tað tað verður arbeitt við tí tað verður tað so samanumtikið haldi eg tað er hugaligt at hoyra hugaligt at hoyra kjakið her í dag ella orðaorðaskifti kalla kvøld eg haldi iktmann hevur kjakaðst so nógv um hetta tað er gott at hoyra og tað er gott at hoyra at tey flestu eru samd um itl øll eru samd um at hetta er eit økin skal raðfestast meir og vit ella hægri og vit í almannaráðnum vt vit eru longu farin at tosa um hvathvat kann tað næsta vera tí at at at tørvslistin hjá almannaverkinum er drúgvur so har er nógv sum skal setast ferð á og millum annað havi eg verið á fundi við við ymsar felagsskapir sum almannamálaráðið skula so var har av sum eisini vísa á sínum tørv og har hevur til dømis javni víst á at tað er stórur tørvur á búfelagsskapirin til teirra tay sum ter limirnar sum tey vara av og har brúka vit til dømis bústaðir til at byggja búfelagsskap til nøkta tann tørvin la ja og tað verið væntandi nokk so skjótt nakað meiri nakað meir detaliera at siga um tað men tey hava millum annað víst tá so javni hava millum anað víst á tey hava eisini merkjað eisini ein stóran tørv á einum búði viðgerðarstovni stovni har ið limir kunnu fara og skulu so við siterast altso skuldu tey nú út íí í eitti ein íbúð eina varda íbúðarbúgva ella skuldu ei sambýligast tey mangla eitt stað har tey kundu fara inn univesiterast hvør er tørvurin sum tey hava og tað eg haldi eg sjálvur er eitti eitt gott hugskot at kunna fara og kanna tað til dømis nærri men tað verður sum sagt alt gjørt í samráð við almannaverki sum veit hvar tørvurin er størstur hvar hann er og og men vit eru í almannamálráðn í øllu førum farin at tosa um hvar hvat tann næsta verkætlan
hann eg skal vera takk fyri ja takk hervorðin
nokk so nógvar viðmerkingar christian andreasen ger sovælja takk fyri eg fari at takka landsstýrismannin fyri at hava boða efta málið niðan í løgtingið og sett ferð á hesa byggingina av sambýlum til fólk við við fjølbrøki o sovíðari tað er øgiliga stuttligt haldi eg at vera við til at hendan samgongan hevur raðfest almanna øki høgt í fólkaflokkinum sum sum havahentata málsøki vit hava sjúrðuført alla almannalóggávuna vit hava sett ferð át bygging ein nýggjan bústaðarpakka og sovíðari so tað haldi eg øgiliga gott og tað tað tað eri eg glaðar fyri tað sum hevur kanska óvrógvað mjat listutí eg havi hoyrt onkur onkurt graml um at byggja altso byggiloyvi og og tey tey tingini í samban við at fáa etta sett sett sett pakan í at tað hevur drigið út er tað er tað statbekk ein trupulleiki elta er tað málið loysnin
takk fyri
ja takk sovorðið nólsoy ger so væl takk fyri tað hevur øll for verið eitt nokk so drúgv prosess kanska drúgvarliga vanligt men sum eg havi skilt á lagnum so er nú etan spurningur um formalið at tað hvussu byrgjuløgur verður veitt og og tað er tað var ikki alt komið upp á pláss tá ið lógin fór niðan men vit valdu so at leggja tað niðan í lóginum niðan allíkavæl tí at øll tekinini ið hevði fingið tá var at byrjanleivin fór at koma í pláss men tað er rætt at og tað kemur so aftur til tað sum vit tosaðu um at byrja við at at at prosessin er í nógvum førum alt í verðini fordrúgv og tað eru vit so partarnir annars eru samdir um endamálið og mann finnur eina staðseting og so víðari so víðari at tað eru nóg av hasumum av formalitetunum sum burdu verið ruddaðir av vegnum nógv fyrr í hesi prosessuni soleiðis at hesi ivamálurin ikki allan tey má liggja
ja rundan um hesar ymiskir verkætlanir ja takk so er tað
elspettmarcetels gunnleyasdóttur ger so væl ja takk fyri harra formaður síggiár tykku í sigur fara endiliga at byggja tú kann gott siga appaá handan mátan men men vit skulu eisini hugsa um at henda samgongan hetta er um stutta tíð so landsstýrismaðurin at seta spakan í og tað er tann triðja verkætlan bara her í havn upp á góð tvey ár at henda samgonga kann seta spakan í nýbyggjarí so ss mann skal hugsa um tað sosiala økið og at tað skal gongd íbyggjarísið er altso um at tað henda hendan samgongan sum sum mann má u sum klárar at seta ferða og eg haldi eisini at mann skal eisini duga at síggja tað góðu ivisini er at tað er gott at vit arbeiða so skjótt og væl at vit seta ein spak í
meira enn einaferð mar takk fyri
ja takk sólvitt nolsøy ger sovæfak fyri púra samdur við elsbett mersedis gunleygsdóttur sum er nevndust eisini hetta er triðja heimsýður bygt bara í havn síðani henda samgongang til pluss tað at nógv onnur tilboð eru etableraði kring landið so absolutt haldi eg vit hava nógv góð úrslit at vísa á á almannaøkinum ikki minst tá tað kemur til akkurát hetta her at byggja og útvega millum annað bústaðartilboð til fólk við við ymiskum tørvum tað haldi eg absolutt og tað er sannlíkt at vit fara at byggja enn meira har er ferð sum skal setast á bústaðarpakkin varð nevndur í áðni og hann skal brúkast til fulnar eisini til teirri við viðviðeinum serligum tørvi hann skal brúkast til fulnar og har skal ferð setast á tað havi eg eisini tann boðskapurin hava
tey fóru millum víðari til røttu viðkomandi takk fyri
takk so er ta jóhannes joensen gersvætakfyraharar formaður ja henda hálovingin av hvør geng hvat tað er sletiktað tað tað verður gjørt mær vitandi so er altíð eitt eitt samt løgting sum sigur ja ætil eina bygging tað sum eg hugsar meir um tað er tá tað at vera trupulleikari viðvíkjandi byggiloyvin og annað kundi tað so hugsandi skilagott at mann gjørdi avtalurnar við kommunurnar beinanvegin tær ymisku kommunurnar sum er áhugaðir um at tað er klárt ta vilsiga tá mann hevur avta løgtinginum at byggja at so er mann longu klárur at fara hvar mann skal fara tað sum gerst avtalurnar áðrenn tú hevur proklamerað hvørja bygging skal vera fvar tað vil siga at tú at kommunurnar eru klárar at taka ímóti bústovununum tá ið vit stemma ja í
túsund
tá fyrija takk sær tað sølvigt nólsoy ger so væl takk fyrija absolutt haldi eg at tann prosessin skal hon skal vera nógv smittiligari og tað skal vera skjótari og har skal millum annað ein lendisætlan útvegast har ið mann hevur økið er avsett til byggjaríir av ymsum slag so at mann altíð veit hvar mann skal fara men tað eru nógv av hesum tingunum sum bara liggja og bíða og eru torfør torfør at fáa greiðu á vit hoyra eisini ofta frá kommunum tá ið tey skulu fáa fatur á grundstýkjum og so víðari so at tað er øgiliga torført at fáa fatur á á lendi til tað sum tú ætlar at brúka tað til og absolutt haldi eg at vit skulu gera nakað við tað akkurát hvør loysnin er havi eg ikki svarað uppá nú men sum sagt so eru partar sum eru partarnir sum eru involveraðir í byrjaríum av til dømis hesum slag eru áhugaðir í at fáa prosessin at ganga skjótari og tað er tað sum teir eru øllum um tey eru øllum um byrjaði upp á at tosa um hvat kann gerast millum annað við at at kanna hetta nakað sum kann standardis
tá mann fer at byggja tað er gjørt tað skjótari
ja takk so er tað bjarni hammer ger sovæl takk fyri frú forkvinna hetta her er eitt fínt mál tað vita eg grea tur av eg vísti á í áðni at tað er tørvurin í suðuroynni er heilt serligur eg kann eisini upplýsa at tað kann landsstýrismaðurin eg veit ikkum mnn kann vátta tað ella hann kann kanna tað men tað er blivin upplýst frá lands frá almannaráðnum at í suðuroy er eingi pláss eingin stuðlar og tí er so sagt við tey familjurnar at tað einasta hjálpina er tann hjálpin sum tikum sjálvir kunnu veita at flúgva egnu børn illa fyri familjumeldømi sum hava brúk fyri hesari hjálpini her í oynni og váttanim er tað sum tað er men tí er ta mín áheitan á landsstýrismanni aftur at hann fer at hyggur eftir hesum her tí at tað er ein serlig støða sum er avtá tað er so so fjarskotið kann mann siga men eingi pláss og siga eingin stuðlar familja má taka sær avtí
eg
takk fyri frú forkvina ja takk sólvit nolsoy ger sovælja takk fyri tað er eyðsæð at suðuroynn í hesum føri er ein serligari støðu nú tosaði eg áðni um at miðstaðarøki var víðkað nógv við nýggju samferðslubetrau samferðsluviðurskiftunum sosjálvsagt kunnu vit øll skjóplast samd um á suðuroyggin í so máta eru ein serstøðu oghar eru vit so ítøkiliga sum nevndi í áðni í holt við at útvega tilboð til tey við við seinheitaskaða í suðuroynni vithar eru nøkur nakrar staðsetingar nakrar møguleikar sum eru opnir fyri okkum og vit úti í almannamálaráðnum eru í ferðvið at kanna hvør møguleiki er tann frægasti oghvør leiði er tan besta at taka so vónandi fer nakað ítøkiligt at henda í suðuroynni
eisini skjótt takk fyri ja takk so er tað rósa samuelsen ger so
tað er einki ivast í at tað ella frá forkvinna orsaka tað er einki ivast í at tað er ein gleðis løta okkum á at hava eina fyrstu viðgerð av einum so týdningarmikin bústaði sum er her til at sambýta eisini men eg kann ikki tá vera við at hugsa um tann fordeilin tað er til dømis at hava rásuna og tað tilboðin sum rásuna hevur gevur inn í eysturoynni hvat ið tað gevur eisini av ávirkan til lokalsamfelagið við tað at tað verður bygdur undanum rásuna bæði inn í eysturoynni og norðoyggin hvussu hyggja eftir her í havn so hava vit skúlan á trøðni har hevði mann eitt næmingaheim sum bleiv latið yvir til til almannamálarar í almannamarki ikki tað at ikki er tað at almannamarkið ikki skal brúka ta men mann frásegði sær tá ábyrgd við at siga tað hví hava vit ikki eina líknandi skúla til tær næmingar sum eru í forlongilsi av skúlanum trøðni tað bleiv totalt avkubbað teir siga tey teir næmingarnar har teir eru bara koyrdir út fyri vágavind út til foreldrini nøkur av teirum koma og sleppa

sølvur snáldust tú ger so væl ja ja takk fyri ja tað er tað er tørvurin er stórur og tørvurin er stórur nógvastaðni tað vita vit og tað hevði kanska verið hent tað hevði kanska verið hent at fingi nágreina í nógvum førum nærri kanska akkurát hesum førum eisini akkurát hvat kann gerast nakað nakanna gerast tí at sum sagt at at viljin herfrá at at leysa hesar trupulleikarnar er til staðar so tað sum vit hava skyldu at gera eiga at gera skulu gera er so ella so at fáa kanska ferðina setta upp og fáa raðfest teir pengar sum eru neyðug til tað skjótast gjørligt tí sum sagt viljin er absolutt til staðar tað er øllum tað sum eg havi fingi
herfrá í dag takfyri ja takk so varð orðaskiftið endað og hatta málið verður beint í fíggjarnevndina so fara vit undir síðsta punkt á skránni fyrstu viðgerð av løgtingsmál hundrað og eitt tjúgu einogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um almannatrygd og tænastur endurgjald fyri mista arbeiðsinntøku í samband við ett barn doyr stuðul til sjúkruútreiðslur hjá persóni ið er í sambandi við sjúkruviðgerð og javning og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað hjørgun niclasen fyri javnaðarflokkin er tað djóni nolsø joensen fyri sambandsflokkin er tað rósa samuelsen fyri tjóðveldi er ta hervørd polsdóttir fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn ruttvang og fyrstur at røða er jørgun nig
forkvinna ja hetta her er mál sum eg seinnu árini ikki vanliga havi viðgjørt men tað geri eg í dag eg vil siga at hetta uppskotið er býtt uppetru h og tey tæna øll hesi trý ting tæna ein góðum endamáli men eg havi tó nakrar spurningar í sambandi við hetta málið sum eg vóni at vit kunnu viðgera nærri í trivnaðarnevndini men tað er býtt upefturý og tað havl seð foreldur sum missa eitt barn ella fáa eitt barn ið er deyðført tey fáa rætt til endurgjald fyri mista arbeiðsinntøku í øðrum lagi har tað fíggjarligt ískoyti til heilsuútreiðslur tað kann veitast hóast borgarigur stator uttanlands og so er tað í verandi almannalóg verður í trimum førum víst til løgslóg um áseting í javning og tað vil siga at her er verður líkasum lagt fast athesar veitingar skulu javnast eins og aðra veitingar

ja itor næstan at siga kensluliga tað er at foreldur sumi missa eitt barn ella foreldur sum fáa eitt barn sum er deyðføtt at við tí fylgi jú ein stór sorg og ein trupul tíð og higartil hevur tað verið so attað hevur borið til at fingið sjúkradagpengar tað vil siga foreldur sum hava verið í tí sváru tíð eru sjúkrameldaði og tavil siga a lækni hevur sjúkrameldað tey og tað eru mínum eygum púra natúrligt tí tað er ein so mikið svár tíð sum tey tá farað ígjøgnum at tað er neyðugt at fáa eitt andað hol um man so má siga tað sum líkasum er spurningurin í tí altso higartil hevur tað verið ein læknalig meting og og tað skilji eg hampiliga væl tí menniskjur eru ymisk altso tað er einki at ivast í at foreldur sum koma út fyri einum deyðsfallið um tað er eitt deyðføtt barn ella tað er eitt barn sum er er deytt at tað er so svár tíð at skula ígjøgnum at tey hava brúk fyri tí at koma fyri seg í tey hava tíð til tey hava virkuliga brúk fyri sorgini men mín spurningur her er er t ikki rætt at tað er ymiskt tá i eg sigi ymiskt so galdandi lóg vísir til sjúkradagpengar har tað er ein læknalig meting um tað er rætt elda skeivt tað veit eg so ikki men eg eri ikki iva um at tað eru foreldur sum hava brúk fyri langari tíð fyri seg sjálvan fyri líkasum at koma fyri seg aftur og so koma út aftur í tað tað vanliga lívið og hetta uppskotið sigur so í mesta lagi seks mánaðir ella seksogtjúgu vikur og tað sum eg kundi hugsaðmær at spurt landsstýrismannin tað tað er altso hvar koma seksogtjúgu vikur frá tavil siga seks mánaðar hví er tað ikki tríggjar mánaðir ella hví er tað ikki tíggju mánaðar ella tólv mánaðir sum darnsburðarfarloyvi og og tatað grundin til a til seg ta tit eg ivist ikki í at tay eru ymiskt eg trúgvi at summi hava brúk fyri rættiliga skjótt at koma út aftur á arbeiðsmarknaðin og út í í lívið aftur tí vissu ið fólk lukka seg inni sum hava eina kanska kanska náttúru um líkasum hava brúk fyri at koma í gongd aftur altso jú jú longri ið ið tað verður lukkað inni ja kanska verri er tað hjá summum tá a koma út aftur og tað allarviktigasta er haldi eg við slíkum sum hesum at tey fáa tíð til sorgina tað sum skal til og at tey eisini koma út aftur í lívi tað er líkasum tær báðar fasirnar sum vit skulu fáa at hanga saman so tí set eg eit sindur av spurnartekin við meg tað at landsstýrismaðurn knnskaln greiða frá tí altso hví sigur mann seks mánaðir fyri øll ert ikki í summum førum tað kundi verið styttri oer tað kanska ikki øðrum førum tað kundi verið longri altso vit eru jú so ymisk sum menniskjur øh eitt annað sum eg kundi hugsað mær at spurt um tað er sjúkradagpengar eru so vítt eg veit alsu tað er jú endurgjald fyri lønarmiss undir sjúku og tað liggur um knappar nítjan túsund krónur um mánaðin sum mann kann fáa í sjúkradagpengum h og tað er tá mann er sjúkur sjálvur h og í hesum førinum evur tað eisini verður galdandi fyri eitt deyðfótt ella eitt dett barn og mann ásetir í hesari lógini at tað skal vera fimmogtjúgu túsund krónur og mann ásetir eisini hesari lógini at tað skal javnast so tað blívur fimmogtjúgu túsund og fimm hundrað og tað vil so siga at at nú kemr mann mun á hvør tað er altso ein persónur sum er blivin sjúkur sjálvur fær nítjan túsund meðan er tað í hesum tilfeldinum at tað er barnið sum ennlíða verður so sjúkt at er farið her frá jamen so eitur tað fimmogtjúgu túsund og fimm hundrað altso hví hevur mann handan munin tá ið báðar lógirnar bæði hendan og lógin um sjúkradagpening er endurgjald fyri mista inntøku altso also mista inntøka er er tað er ikki munur á henni alt eftir hvat fyri óhappi ella vanlækni mann er komin út fyri onkur kann siga jamen fimmogtjúgu túsund krónur tað er tað sama sum mann fær í barsilsskipanini ja tað er eitt hámark í barsilsskipanini og og men tað er fimmogtjúgu túsund krónur og tað er tað verð í fleiri harrans ár tað er ikki prísrigulera nú fer hetta upp á fimmogtjúgu túsund og fimm hundrað taðvl siga meira enn mann fær tá ið mann er heima í er tað soleiðis at mann ætlar at prísaregulera parcskipanina eisini eg eg veit ikki men men men tað kann vera in ávísur samanhangur men men tað er ikki samanhangur tá ið mann letur endurgjald fyri mista arbeiðsinntøku at er tað sjúkradagpengar so er tað ein upphædd sum eitur nítjan túsund og er tað av hesum sum í av so er tað so er tað fimmogtjúgu túsund og fimm hundrað eitt triðja sum eg kundi hugsað mær líkasum at vent tað er hetta sum verður nevnt her sum tveyogtjúgu vikur eg veit frá kønum at at fyrr tosaði mann um áttaogtjúgu vikur at at børn sum vórðu fødd áðrenn tað varð ikki mett at tað bar til tað talið eitur nú tveyogtjúgu vikur og tað fær sotð ein ein praktiskur spurningur tí tí tað stendur í hesum uppskotinum at vissi í e eitt barn er eldri enn tveyogtjúgu er eldri enn tveyogtjúgu vikur so og og verður føtt á lívið og so doyr seinni so er lógin galdandi altso um barnið doyr tá að er sekstan ár so sigur henda lógin man skal líka hyggja eftir altso vart tú áðr enn tveyogtjúgu vikur tá tú komst til veruna men dystir áðrenn so síggi lesi eg lógina sum at so er treytin av barnið er deyðføtt men eg veit um børn sum eru fødd áðrenn tveyogtjúgu vikur og havi yvirlivað eg veit eisini um børn sum eru fødd áðrenn tveyogtjúgu vikur og hava livað men eru so seinni komni komni soleiðis fyri at lívið hjá teimum steðgari sigur henda lógin so at at um eitt barn er er tjúgu vikur tá að kemur til verðuna at er tað deyðføtt jamen so er lógin galdandi men er tað so at tað ganga mánaðar og so gevur hetta upp á andað at so ertað ikki galdandi tað er líkasum heta her markið við við tveyogtjúgu vikum hvussu knívskorið er tað tá tað kemur til fíggjarligt ískoyti til heilsuútreiðslur so eru hetta fólk sum eru í viðgerð sum hava brúk fyri aðrari viðgerðum ter fysiotera bila hvat annað sum er neyðugt at tað fær mann í føroyum men eg man statar uttanlands sum onkur plagar at siga í í londom sum err vanliga samanbera okkum við eitt nú danmark eg haldi soleiðis fólk plagi at siga her á røðrarpallinum og eru til viðgerðar har og hava brúk fyri hesi serviðgerðini afturat jamen so er tað ikki galdandi og tað broytir henda lógin tað taki eg fult undir við og tað kann ikki vera munur um annliggur her úti ella har niðri taðvilsiða danmark æh so er tað javningin eg eg havi verinakað inni á tí viðvíkjandi javningini eg haldi í lagi at slíkar veitingar eisini verða javnaðar men men tá vit nú tosa um at javna altso so so so hví hvhví er er tað ikki javnt millum hesi tingini sum verða javnaðir tað var tað eg nevndur við sjúkradagpengar sum er eitt endurgjald fyri mista arbeiðsinntøku og so henda lógin sum er endurgjald fyri mista inntøku men har er ikki javnt ella javnað ella javnaðarsligt frú forkvinna nú forkvinnan situr við økinum so hon hevur sikkurt hugt eftir hvussu
og javningin skal javnast so hasar spurningarnar fáa vit sikkurt lýst í trivnaðarnevndini takk fyri ja takk her vóru onkur
vindmerkingjóni nolsøe joensen ger so væl ja takk fyri for forkuna ja jørgen niclasen reiser nakrar áður áspurningar við sínari framløgu her tá hugsi eg serliga um at her við at tað er netta upp individuelt sorgin altso hvussu hvussu mann reagerar og tað kundi kanska eg veit ikki nevndin kanna ella at her við at kann mann kann mann gera tað soleiðis í at vist at nú er at annar parturin her og nú tí tað stendur nevn í lógini at tey kunnu brúka hennara møguleika tað stendur ikki at tey skulu brúka ella er tað upp til ella kann mann kanska kjakast um vist tað nú kann eg bíða eitt sindur hjá hjá tí eina partinum kann mann so kanska bíða tríggjar mánaðir ella við at brúka hesar her træsskjóð vikurnar ella tí tað haldi eg ikki uppskotið beinleiðis nevn nakað um men er tað ein kundi mann kanska umrøtt tað tí tað er bara ein spurningur til
til kjakið takk fyri
jørginiclasenja eg eg dugi ikki at svara hasum spurninginum men men mentað virkar so kategoriskt at siga seksogtjúgu vikur í part eg dugi ikki at lesa úr lógini her um tað er altso frá deyvoon og seksogtjúgu vikur fram at bæði skulu vera ella tað kann býtast men men kanska á hinari síðuni altso attag eri jú til at komað ígjøgnum sorgina og og tað varðu nokk ringt hjá øðrum av foreldrum at útseta sorgin í seks mánaðar fyri síðan at fara í høsla við hana tað er tað er so so hin spurningurin men men tað sum eg eftirlýysi tað er altso herhevr eingin meting alt so øll hava rætt til til seksogtjúgu vikur og eg pástandi at fyri nógv er tað ikki gott at tey sita heima í seksogtjúgu vikur og tí er spurningurin jamin hvat vist tey nú vilja út í hálvt starv ímeðan hhvussu ger mann so altso tað er tí tað er ógvuliga viktigt at fólk fáa tíð til sorgina
men akkurát líka viktig er at tey koma í gongd aftur
so er tað rutt vang gjørt so væl takk fyri ja nú komu ráðararnir inn á hetta her við markið upp á fullar tveyogtjúgu vikur nú veit eg frá mínari tíð sum ljósmóður at tað er soleiðis at vissu eitt barn sum kemur í verðina vísir lívstekin so verður tað altíð at meta sum eitt barn tað er óðinsæð um tað er undir ella yvir tveyogtjúgu vikur men munurin er vist at doyr í móðurlívi tá er tað øgiliga fýrakanta sjálvt um tað fyri foreldrini ongan mun ger á sorgini men har er tað rættiliga fýrakanta at vistu fostrið sum tað tá er vistur undir tveyogtjúgu vikur er kemur í verðina deyðføtt áðrenn tað er fullar tveyogtjúgu vikur so útloystir tað ikki barnsilsfarloyv meðan kemur tað í verðina dagin eftir at tað er fullar tveyogtjúgu vikur so útloystir tað eitt fult barnsilsfarloyv og tað kann tí

ja takk hjá nógvum niclasenngjørsvæljóði altso at mark skal vera á øllum og ofta hava vit tann trupulleikan sum arbeiðir við lógávu at so skal tað markið setast onkrastaðni og so er tað akkurát skiljuliga niðaná so er tað nú rímiligt og og og altso tveyogtjúgu vikur ja tað brúkar mann líka sum altjóða hvat visti eg fimtan ella sjey vikur ella tvær vikur tað má vera okkurt men men í hvussu sverðir so kann eg staðfesta at at mann veit um børn sum eru yngri enn tveyogtjúgu vikur sum eru komin ígjøgnum at hava yvirlivað og og og um tey so skuldu upp heilt fram til átjan ár í fari her frá jú men so er hetta ikki galdandi tí at hatta barnið er føtt átnað tjúgu vikur í mun til at hitt við síðuna av kláraði tveyogtjúgu
bygur í móðurlívi eg trúgvi at tað er eitt sindur hatta er ilt at gera við men vit mugu eiga hvussu her at fáa tað lýst soleiðisnar at vit tá vit avgreiða málið eru sindur vísari enn vit eru nú takk fyri næstur at røða er djóni nólsoy joensen
eg haldi at her er ein ein góður dagur at viðgera slíkt mál tí at at eg komi her til tí tað byrjaði fyri sløkkum árum síðan tá ið undirritaðað sjálvur legði ett uppskot til samtyktar sum eitt samt løgting samtykt um sorgarfarloyvi og so hevur landsstýrismaðurin ella elsbet mersetes fyrst og og sum nú sóvit nolsøe koyrt tann pakka niðan í í tingi sum harí at tað sum hevur við sorgarfarloyvi eisini er ein partur av og sum undanfarni segði so væl so er tað etta her lógaruppskotið deilt eitt sindur upp í í trý tað vil sig ata endurgjald fyri mista arbeiðssending í sambandi við barnið doyr og so er tað tann fíggjarliga ískoyti til sjúkraútreiðslur tá ið persónur stadur uttanlands og so tann

eg sá fyri mær kanska at tað var eitt eitt uppskot fyri seg men men hetta er eisini nakað sum vit full taka undir við og o hetta her eitt lógaruppskot sum eg haldi eitt annað stað sendir eitt reitt signal sum rættvíst ger og og viðurkennir tað at syrgja tað eitlannað stað haldi eg tað avtaboiserar nøkur ting við at kanska at tað sum er kanska torførast at tosa um og sum nógv fólk hava kanska bildust við gjøgnum eitt heilt lív at vit nú eittlannað stað frá eisini frá tinginum og frá sum sum sum eitt fólk sum eitt land vit góðtaka tað at tað er ein øgiliga stórur partur av tí at tað at missa atað er ein stórur partur av at vit skuldu øll mor ela minni ígjøgnum tað ígjøgnum eitt heilt lív og tað var eisini í tí sambandinum at eg legði tá uppskotið fram sum fyri umleið haldi eg tvey trý ár síðan kom gjøgnum í danmark sum ein ein natúrligur partur av tí at vit har mann hevur skula gjøgnum eina eina ørgrynnu av av pappírum og læknaváttanum og so framvegis tað er eitt eitt eitt eljustríð og og brúka nógva orku upp á tað nú kunnu

kunnu fáa fyri mista arbeiðsinntøku kunnu loyva okkum at vera heima og og brúka tað tíð sum er neyðug til at líkasum koma aftur fyri seg og eg egi at brúka tey neyðugu tíðina saman og og til at koma yvir ta ringasta í sorgini at í arbeiðinum sum mann kallar

her eru øgiliga nógv góð ting nú at mær brúka mesta tíðin upp á partin upp á tað sum hevur nemliga við tað sum hevur við sorgin at gera tí hitt er góð ting sjálvandi í í í í lógaruppskotinum øsum vit taka undir við hett her i sum er eit sindur undirmett hett her við at ati tann fyribyrgiligi parturin av tí at loyva sær at at at syrgja øog brúka tíð upp á

og og tað sum er nokk so vesindili í hesum her lógarupskotunum er eisini tað at athar tað kanska fyrr er kanska verið annars parturin sum sum sum hevur kanska brúkt tíðina upp á at at vera heima ella soleirnar t nú nú kunnu bæði ella í vistu er vistu eru eitt par sum hevur mist eitt barn nú kunnu bæði pørini kunnu taka av hesum her tilboðnum um at fáa fyri mist inntøku

har fólk kanska eru farin for tíðliga og ikki kanska hava tosað nóg nóg ígjøgnum hetta við sorgini so so kunnu tey vera longri á arbeiðsmarknaðinum ella verið verið ati tað er øgiliga skjótt at fáa eittil bakafall seinni tá ið í einari sorgarprosess og o og og kanska fleiri vikur skulu burtur av til sjúkrameldingar so eg trúgvi at við at mann vinnur nógv av teimum sum skulu gera tað upp í pengunum so vinnur mann ógv nakað av tí peningi inn aftur í mun til at tað verða færri natúrliga færri sjúkrameldingar eisini tað at mann hevur hoyrt um at at gransking eina ávís gransking sum vdemenst at gera so óloystsorg ella tað óbearbeiðs sorg er ein partur av kanska av at fólk í størri mun fáa ella ella blíva dement har har sorgin er ein ein útloysandi faktorur tað er eisini nógv gransking sum vísir á so tað kunnu vit eisini vera við til at fyribyrgja við ati brúka ta tíðina ta neyðugu tíðina til at viðgera okkara sorg ø eg las eitt sindur um hetta her við hvussu vit eisini eta nýggjasta granskingin hvat hon vísir og sum jørgun niclasen eisini va inni á sínari røðu so er tað øgiliga indivituelt hvussu vit hvussu vit blíva fyri aftan á eina eina sorgaforløp ella ein ein deyða og í kolumbia jum og vørseti har har sigur tanneg havi hug at sitera líkasum nøkur nøkur orð frá frá tí tí granskingini við formansins loyvi so so havi eg hug at siga at at nógv fólk halda at tey ja takk fyri at tey skulu syrgja og at sorgin skal altíð vera slík hugsan kann viðføra akroniska sorg og deppessjión nýggjasta granskingin setir haraftur ímóti fokus á menniskjans fantastisku evnir til at í sorgini at halda fast í vónini og at mennina resiliens tað vil siga mótstøðuføri tí er hesum týdningarmikið at skilja ímillum mis og sorg missurin kann ikki seta spurningar við men mann kann læra at liva við tí og tann akutta sorgin kann gjøgnum livast so mann kemur út úr sorgarprosessuni sum eitt klókari og sterkari

og tað er tað eru eisini sálarfrøðingar og sum eru góður til at lofta teimum problematikkunum sum fólk koma út í sum tí tað er ymiskt sum sum vit uppfata tað og hvussu hvussu vit fara ígjøgnum tað og tað tað vísir bara hvussu sterk menniskjan er til at koma víðari

tá í sorgin vísir seg at vera avtakandi at vit takatað tí røttu rekkifylgini brúka tíð uppá tað og nú hava vit lógarmessið at kunnu vit loyva okkum við at ikki at missa inntøku o tí haldi eg tað er eit eitt eitt øgiliga stórt og gott stig fyri okkum øll sum sum skulu gjøgnum tær prosessurnar at vit kunnu brúka hetta hál kunnu brúka hetta hálv árið upp á at fara ígjøgnum tær prosessuna til at koma sterkari út aftur í hinum endanum jú fleiri heilari menniskju vit fáa út í hinm endanum og sterkari meira kunnu vit eisini vísa á yvir fyri hvørjum øðrum hvussu vit brúktu tíðina og soleiðis legst tað afturat ígjøgnum kanska generatiónir at vit at tað er ókey at tosa um at tað eru tað er sárbart ja og t o tað r tað eru nógv kár sjálvandi men men at tað er tað er viktigt at mann skal ígjøgnum tæ prosessuna fyri at koma heilari og sterkari út eftir hinum endanum so og eg veit at tað verður gjørt eitt øgiliga stórt arbeiði runt um kring bæði í í í samkomum og í kirkjum og aðrastaðni við at mann manla nfólk eru tøk og og til at kunna taka hesi prátini og tað afturat tí nú at vit lógarmessi eisini loyva ella kompensera tað haldi eg ger tað at vit sum eg byrjaði eisini røðuna hjá mær so haldi eg at at tað er ei eitt signal sum sum rættvíst er og viðurkennir at tað at syrgja er ein ein viktigur partur av av lívinum hjá okkum hjá okkum øllum

onkuntíð hendir atforveksla sorgina við við kanska at fara út í okkurt sum sum eg minni hensinsmessu tað vil siga drukku og annað so so er tað jú ein vinvinn fyri fyri fyri allar partar haldi eg at vit kunnu

ja eg haldi eg haldi at at vit vit vit við hesum er lógar uppskotinum so kunnu vit gera tað lættari hjá øllum at tosa um hetta her vit kunnu vit kunnu minna hvønn annan á at tað er ókey at tosa um tað og at at vit loyva okkum at vit ikki skuld ikki hava ringa samvikssriva fyri hvørki arbeiðsgevara ella ella familju el avvarandi um at vit vit brúka hesa tíðina sum er neyðug til atstyrkja okkum at koma burtur úr hesum her sum sum ein sterk familja og og tað kann hava ómetaligar ringvirkningar í í í nærumhvørvinum haldi eg og sum øll kunnu vera øgiliga glað um so takk fyri og takk til landstýrismanninat hann tók hettar málið til
til her í tingi takk fyri harra formaður ja takk so er tað
takk fyriharaformaður ja lógaruppsotið viðgeri í dag um sorgarfarloyvi og til tey sum eru uttanlanda í sjúkraviðgerðarørindum ella sum fylgjarar um tey hava brúk fyri at fáa veitingar gjøgnum heilsutrygd so fylgi tað eisini við vistu tað berandi í hesum lógar uppskotunum er so sorgarfarloyvi tað e eiki ivaist í at eitt tað ringasta eini foreldur kom út fyri tað er at misa itt barn óansæð um tað er eitt barn sum mann gongur við ella eitt barn sum dt dett í føðing ella óansæð í hvørjum aldri talan er um fyrr var tað soleiðis tað at áðrenn henda lóggávan so var tað tað tú kundi fara á lækna sum kundi bøða sjúkrameldaður og so skultu kunna verða fendur av sjúkradagpeningarlógini men hendan her lógin leggur so upp til tað at tú ert tryggjaður nøkur rættindi so at tá ið tá tú senda í einari sovornari vanlukkuligari stovu so hevur tú ikki at hugsað um pá á nakran máta uttan at meg siga í nógvum førum er tað onnur sum skulu hjálpa tær til fyri at siga hetta er tað tú skalt skriva undir so ert tú tryggjaður eg veit á áonkrum ávísum ella á ávísum arbeiðsplássum har er tað tá fólk koma út fyr sarn støðu so sigur arbeiðsgevarin hvak tað tí tað tekur og tú fært løn frá okkum so leingi sum tú hevi brúk fyri veður fyri tí taðer inki ivast í at foreldur hava brúk fyria vera saman um at bera ta sorgini sum tey eru komin útí at misaei barn men tað sumkanska ikki verður t tosa so nógv um her beint at oftan er tað ati tað eru onnur børnini sum eru í familjna eisini tað er systkin sum eisini koma í øgiliga ei øgiliga i øgiligani alvorliga kreppustøður so at foreldrini skulu ikki bara taka seg sjálvan mamman pápin ella í felag men tey skulu samstundis eisini taka hond um tey børnini sum tey einaferð hava ms sig eisini í daglidegnum eg kenni kvinnur sumeru komnir langt upp í árini sum hava mist bæði eitt og tvey børn har sum mann ikki tosar um tingini ikki brúkti tað tí tað tað tók til at gjøgnum arbeiði eina sorg og ein sakn og ein miss

eg var einansta ein dag tá føðingardagur skuldi vera ella tann dagin barnið doyði ella eg skuldi eiga barnið ella tann dagin barnið bleiv tikið við tí tað var kanska dett í undir meðan eg gekk við tí tað er dagar sum tey gjøgnumganga aftur aftur aftur aftur og tað eru ikki dagar sum blíiva lættari tí tað e hvør dagur er tungur hjá øllum so at vit siga tað atvit kunnu fegnast um at vit fingið sett tann ttryggleikan inn nú at tann fíggjarliga parturin ikki skalmann skal t hugsa um og er tað so brúk fyri tað at tey havi brúk fyri at fáa longri tíð so hevur mann møguleikan tá at fara til læknan og at fáa at fáa fá eina sjúkramelding um tað evu brúk fyri tí aftur tí ati ati viðger eina sorg hjá serligan børnum sum hava mist systkin er oftani ella kann vera undirmett tí at hjá teimum hjá børnunum stendur tíðin í stað og alt er svart fyri framman tað er eingin dagur í morgin og tað er tað sum hesi børnini skulu læra at tað tað slepu ara t bæði bara bara upp úrsongini í morgunin tað skuldu hava ein dagligt dag tað skulu út aftur í skúla ella úta eftir at møta mas eg siga fólki aðrastaðni so at foreldrini í sær sjálvum sum eru í sorg hava eina øgiliga øgiliga stóra uppgávu tá ið tað kemur til børnini og skoyta upp í hetta her so hevði eg ynskt at vit kundu fara eitlítið sindur longur tí at tá ið kreppan rakar so rakar hann hart tá ið tú missir eitt barn so hevur tú ikki orku til at finna út av um tú hevur brúk fyri færa sálarliga hjálp eg veit um støður sum foreldur hava mist barn ella børn at tey eru herrensmark og tað er eingin sum sigur her er loysnin til eina sálarfrøðing loysnin man siga tað er kanska ísa o egvusliga sagt men her er her ein sálarfrøðing sum møtir upp hjá tær klokkan tað og brúkaan sum i brúka hann soleiðis tað sum tit hava tørv á eg veit at tað er arbeiðsgevarin sum ger og sendir sálarfrøðing inn í familjuna og siður tak tað tí tað tekur og brúka ta orkuna sum tit hava brúk fyri so at líka áheita til landsstýrismannin um at líka hugsan tann partin inn at sálarfrøði hjálp frá sálarfrøðingi er øgiliga týdningarmikið í hesum her partinum tí at tað og tað sama við barnaverndunum a tær hva hava brúk fyri at koma inn altso til tey børnini sum eru rakt al tso tað er tað fevnir øgiligani breitt men eg veit hetta lógarupskotið leggur upp til sorgarfarloyvi men vit eru noyd til at hugsa ta ta samlaðu tilbúgvingina sum stendur rundanum eina sovorðna familju og og ogtað tað tað er tað mann roynir at gera aðrastaðni hvussu týdningarmikið er at lofta foreldrunum og ikki minst børnum tí børnini tey eru øgiliga bangin dua ikki seta orð á up á sama máta sum tey vaksni fólkini gera
sum tað einaferð sjálvi hava takk fyri
ja takk fyri harra formaður ja ein sera góð røða frá frá rósu samelsen sum nevnur við tey týdningarmistu miklastu partarnir í vnnætup hesum her lógaruppskotnum sum hvu við við sorgin at gera tað at kunna kunna fara frá arbeiði og loyva sær at syrgja tann partin sum sum rósu samussen nevnir um heta her við við at eitt er tað hvat tey vaksnu tá tey skulu bjargeiða sína sorg men so er tað børnini og har hava vit ein felagsskap sum sum eg gloymdi mínari framsøgurøðu at at nevna og sum mann kundi brúkt nógva tíð uppá sum eitur berin sum ger eitt eitt óótrúliga gott arbeiði og sum hevur eitt ynski veit eg um at vaksa um sítt virksemi tí at tey síggja týdningin av at kunna hjálpa tá ið tað er á sjúku forløp at longu verða inni í tí áðrenn altso tað vil siga tað tað arbeiðið sum liggur áðrenn sjálvsorgin ella við deyða útloysir so so har eigur kanska landstýrismaðurn eisin athava tað í mentu og hann skal nvkk blíva mintur á tað tað eingi vandi við tí at vit eiga at styrkja tann felagsskapin

rósa samelsen takk fyrhra formaður ja tað ereinki ivast í at berin ger eitt fantastiskt arbeiði og tað er eisini har at systkin kanska eldursystkin hava møguleika at tosa við onnur m somu støðu samstundis veit eisini tað eru sorgarbólkar fyri fyri vaksin summi tey skulu uppsøkja sær soleiðis ati tað er ikki bara bara ømen so hugsi eisini at júbarnaverndrar eru jú eisini hara men tað eru eisini tey smáu børnini sum ikki hava møguleika til at at fara til beranna og tað e kanska har sum berin serligan skal styrkjast við at taka mas sigur barna serkøn inn og og og hjálpa teim

edva jacobsen takk fyri harra formaður nú nevndi hann berin tað og nú kom rósa sambaldsen sjálvin á tað eg hugsaði um hetta her við ta støðuman er í tá mann hei mist eitt barn og hvat megnar mann sjálvur ella hvat kom mann fingið av líkasum eitt tilboð so tú veitst nú nevnir rósasambaldssálarfríing ta tað sum eg skuldi spyrja um tað er tí at tað at tú hevur nøkur rættindi nú nú verður tað sett í lógina at mann mann fær árluvu eftir fantastiskt tí at gott inár kunna at brúka sjúka meldur altíð hettaher men nú nú hevur tú fingið as mær rættindi inn og tað ger allan munin í nógvum førum og visti mann so visti í hesum her tíðarskeiðnum sum kann fara til sálarfrøðing kanska tvær tríggjar ferðir tað kundu hjálpt so ófatiliga nógv meira enn vit klára seta orða og tað at børnini eisini systkin kundi verð loftaði at vit kanska fara inn og styrkja onkrar felagsskapur eitt nú ber hann við einum lítlum tali kann gera allan munin felagsskapur sum mann hevur inni í forvegin
tað haldi eg við
ja soerta takk fyri hara formaður eg eri púra samd við edva jacobsen at tað er neyðugt at sum eg elsegði við undanfarna undanfarna løgtingslim at t vit eru noydlil at fara at hyggja eftir einari tilbúgving sum sum tekur hond umstøðurnar tá ið tú ert í eina sovornar støðu sum at missa eitt barn í tí stóru sorg altso tað er alt svart ta í løtuni tað er eingin sum hevur orku til at finna út av at finna man siga hvar skal eg fara tað er øll onnur rundanum sum erunoydil at gera tað altso burtúr m sig burtur í havn setur ú kanska ein lættari møguleika at sleppa til ein sálarfrøðing ella ert tú aðrastaðni í útjaranum so hevur tú ikki tann møguleikan sum tú hevur frá havnini av ghar skuldi tað verið per automatikk at tað kemur ein og sigur hvat kann eg hjálpa tær við tí at alt er totalt kaus hjá tí familjuni í tí mes a sigur í tí tíðarskeiðnum sumsum tað er tey hava t nokk at taka sær av teimum trimu døgum til at jarðar ferð verður men øll tíðin aftaná tá er dagligdagurin og hann er ikki tespiligur fyri familjuni
irøðar eru harðvøru
polstóttir ger so væl takk fyri ja vit viðgera broytingar ella uppskot um hjá broytingar í lógina um almannatrygdu tænastur talan er um tríggjar broytingar eh vist eg takið ja taki broytingar ígjøgnum so er tað tað einav broytingin hon ger soleiðis at ein persónur sum er staddur uttanlands í sjúkra ørindum varðveitir rættin til fíggjarligt ískoyti til sjúkruútreiðslur ttað er soleiðis at tá ið ein persónur er sjúkruviðger uttanlands so kann tað koma fyri at tað er neyðugt við aðrari viðgerð sum sum kann kosta fyri sjúklingin so hendan broytingin hon ger athesin persónurin kann fáa stuðul til tað sum er egingjaldsparturin sjálvt um viðkomandi er standur uttanlands og ikki í føroyum ein onnur broyting er um javning av endurgjaldi fyri mista arbeiðsinntøku ogheta er egentiligan kanska ein einrætting ger so sæt í ásetingini verður víst til eina ásetingin um javning verður víst tilena lóg sum har sum endamálið ikki longur er at javna og tí verður tað rætta javningin verður frameftir sambært lógini um javningarprosent til almannaveitingar men tann triðja broytingin sum kanska er tann tann stóra broytingin tað er at mann framyvir fer at kunna fáa endurgjaldfyri mista arbeiðsinntøku sambandi vi eitt barn doyr altso at foreldur fara nú at kunna fara í sorgar farloyvi um tey missa eitt barn ið er yngri enn átjan ár ella um tey missa eitt barn ella t barn í deyðføtt eftir viku tveyogtjúgu bæði foreldrini tey fara hava rætt til til endurgjald fyri mista arbeiðsinntøku í upp til seksogtjúgu vikur í part hetta her broytingar sum vit taka undirvið hetta e eitt gott uppskot at missa eitt barn tað er ein so vanlukkulig støða og tað er ein støða sum rakar foreldur ymiskt tað er ymiskt hvussu vit agera í sorg summi hava tørv á at koma skjótt í gongd aftur at sleppa til arbeiðis onnur hava ikki ta orkuna og hava tørv á at syrgja og vera hava tíðina til sín sjálvs í dag kunnu foreldur vera loftað í ymiskum skipanum øum kommunulæknin metir at viðkomandi ella foreldrini eru so illa fyri at tey a kunnu verða sjúkrameldaðir og tískil er tað í dag ikki soleiðis at øll foreldur hava rætt til sorgarfarloyvi men tað verður broytt við hesum uppskotunum og tað er ordiliga gott tað hevur týdning at vit hava forstáilsi fyri støðuni hjá foreldrunum sum missa eitt barn og at vit hava forstáilsi fyri at sorg ávirkar okkum øll og at tað ávirkar okkum ymiskt at missa eitt barn ella at missa yvirhøvur ein sum stendur nakar tað er nakað sum broytir lívið og at missa eitt barn tað man vera sum at missa ein part av sær sjálvum taá ein partur verður at tær sjálvum verður tikin frá tær og tú skalt bearbeiða hetta á onkran hátt og tí syrgja vit øll upp á ymiskar mátar so hetta er eitt absolutt framstig fyri bæði fyri foreldur men fyri rættindini hjá foreldrunum eisini í mun til arbeiðsmarknaðin tá ið tey missa eitt barn tað er jú soleiðis eis men hyggur eftir kanska tað sum vit síggja sum gongdini í lívinum so er tað ikki soleiðis at at at tað eigur at vera foreldrini sum standa yvir einum deyð um barnið tað hvussu e ikki lívsins ggse sum vit síggja síggja hana sum menniskju tað eigur at barn eigur at fáa eitt langt lív eitt kom menniskja eigur at fáa eitt langt lív og hetta er eisini eitt uppskot sum bleiv einmælt samtykt í løgtinginu fyr einum ár síðani eitt uppskot til samtyktar sum djóni nóls joensen legði fram um at at staðfesta sorgarafarloyvi sum rætt til hjá foreldrum so hetta er eitt uppskot sum vit komu at vviðgera øgiliga positivt og væl í trivnaðarnevndini og eitt uppskot sum vit taka undirviðtakk
e
jóhannes joensen eina viðmerking takkfyrihara formaður ja eg eri samd við hervur polsdóttir um alt tað sum hon sigur og vit eru øll samd í løgtinginum at hetta er eitt mál sum má avgreiðast á besta hátt tann ræðuliga støðan at koma í at missa sítt barn tað er nokk tað ringasta mann koma út fyri eg hugsi her stendur í her ediska ráðið skrivar at tað endurgjaldið fyri at mista arbeiðsinntøku má svara til ein eina rímiliga upphædd ikki soleiði sm mann kald hugsa um tað nú veit ikkium hvat man ætlar at gera í nevndini men men eg vóni at nevndin tryggja sær at tann mista arbeiðsintøkan hon verða endurgoldin ella hvussu ser altso mtað má hvussu ser vera soleiðis at mann ikki hugsar um tað tá mann hivir støðu
takk fyri
hervur polstóttir afyri h ja altso tað tað má hvussu ikki vera soleiðis at kemur tí ta støðuna at tú missir eitt barn at so hevur tað ávirkað la ella tann møguleikin tú hevur fyri at syrgja verið ávirkar av at tú ikki hevur ráð til tað tað tað er hvussu nakað sum eg haldi hevur týdning at tú hevu ráð til at syrgja og tí skulu vit sjálvandi taka tey upp í nevndini og fara at taka tey ivamálini sum ella t teir spurningar sum verða reistir frá hoyringspartinum og taka teir neyðugu hoyringsparnarnir inn í nevndina at greiða frá soleis at vit fáa viðgjørt

her eru tríggjar broytingar í hesum uppskotinum sum vit í miðflokkinum eisini taka undirvið og tað er tann fyrsta broytingin sum fær mesta umtalið og tað er í samband við sorgarfarloyvi og tað er kanska tan størsta broytingin av hesum smáu usteringunum sum varð gjørdar og og har stendur at foreldur sum missa eitt barn frá tí at tað er tveyogtjúgu vikur gamalt í móðurlívi og til til te átjan ár fáa rætt til sorgarfarloyvi

sliðis at eingin skipanin hevur verið á økinum men men nú er tað ruddiligari og og og øll sleppa framat ella at at fáa hesa veitingina og hvítuupult í hh o er komin akkurát fram til tveyogtjúgundi viku tá ið tað kemur til altso markið millum misfrøðing og og og verða deyðsføitt

tað er nokk so ávert at at mann sett akkurát tað men tað er so tað sum mann fyri helt seg til í hesari lógini eisini og tað gevur foreldrunum vista e koma út við hesum eina veiting upp á fimmogtúgu túsund og eftir javningina fimmogtjúgu túsund og fimm hundrað og trettan krónur tað er tað maksimala mann kann fáa

ogtað er um mánaðn og hetta eri o yvir í seksogtjúgu vikur fyri hvørt foreldur og tað sum eg havi hugsað um sum onnur ha inni á tað er at vit syrgja øgiliga ymiskt eg trúgvi tey allarflestu hjá okkum hava upplivað at at misa onkran sum er tætt at okkum ogvusumann hyggur eftir familjuni sum samlast táskarararndir so er tað øgiliga ymiskt hvussu fólk syrgja hvussu langa tíð tað tekur hvussu mann reagerar kensluliga og annað og tí at vit eru so ymisk øh og og tí eg havi esini má eg eisin seta stilla spurningin um um tað er rætta loysnin fyri øll at fara heim í seks mánaðir sum hann leggur upp til her beint og og tað er sjálvandi ikki tungi men men vit mugu bara staðfest at tað er øgiliga ymiskt hvussu hvussu fólk syrgja fyri summi kann tað vera tað besta kanska at koma út á arbeiðsmarknaðin skjótast gjørligt meðan onnur hava brúk fyri at steðga á men eg trúgvi ikki tað er heldr iki tað sum uppskotið leggur upp til men eg trúgvi upp á nakrar máta at at at tað kann vera alt for gott at at vera einsamallur ella at steðga upp í sorgin í for langa tíð ug man má helst ikki blíva isoleraður og og tað pjøðist man ikki blíva fyri tað mann mann fer heim í farloyvi men eg trúgvi at at tað er øgiliga gott at at koma í kontakt við onnur og otá kann arbeiðsplássið vera eitt gott stað at koma ssosialisera hóast mann ber í sorgina men men tað er sum sagt øgiliga ymiskt og taðtað er ræðuliga ringt at koyra fólk í ein kassa tá tað kemur til heftir her og og hvussu ofta kemur hetta so fyri tað verður nevnt at tað eru altso í miðal fýra komma trý børn altso fýra til fimm børn sum doyggja um árið ímillum altso sum g eru í aldrinum nul null til seytjan ár og og tí fevnir hetta uppskot ella raka hetta uppskotið kanska einir fýra til seks foreldur í miðal um árið so

er ikki nógv foreldur vit tosa um men at hetta er sirka tað ræðuliga samal kann koma út fyri sum foreldur nokk tann størnsta sorgin at at missa so ítt tegna barn

onnur broyting ella tann næsta broytingin tað snýr seg um su má verður sendir niður til sjúkraviðgerð so sum veitir landið jú tær tænasta ella fíggjar sjúkraviðgerðina sum mann fær á sjúkrahúsinum men so er tað aðrar viðgerðir sum kunnu verða neyðugar sum mann sum vitu eisini rinda sjálvi her men við einum ískoyti og og tað ískoytið verður ikki givið til vistu e skili tað rætt til til pásgentarnir sum liggja niðri og tað snýr seg um fyrtr sálarfrøðingar keropragdor og fótarøykt og tað kann er okkurt heilt annað men hetta sum verðr nevnt í uppskotinum sum dømi og við hesum broytingnum so fáa tey eisini ískoyti til hesar viðgerðirnar og til seinast er tað javningin har mann rættar nakrar feilir og javningin verður so tvey komma null prosent frá januar tvy túsuo veyogtjúgu tað vilsiga í ár januar í ár og og tað er í afturvirkandi kraft so altíð alt tríggjar smáar broytingar sum sum kunnu fáa stóran týdning fyri fyri tey sum verða ragd tað er i ikki tær villu upphæddirnar vist tú higki fíggjarligar avleiðingar av av hesum uppskotunum øhog og vit í miðflokkinum taka undir við hesumtakkri
mær
edva jacobsen far eina viðmerking takk fyrihara formaður nú er tað sagt í tær endurgjald fyri mista arbeiðsinntøku í sambandi við at barn doyr og tað er seksogtjúgu vikur til hvønn tað sum eg hugsaði inni eftir her sum eg haldi øgiliga týdningarmikið sum landsstýrismaðurin møguligat kundi hugt upp á at ofta so haldi at skipanir eru eitt sindur tungar entin er mann heima í seksogtjúgu vikur ella ferr mann út aftir arbeiðspláss tað kann gott vera at mann hevði havt sera gott av at verið úti á fyrrapart fýra tímar um dagin møguvís og kundi kanska strekt hesari tað sum svara til seksogtjúgu vikur yvir eitt longri tíðarskeið illa tað at tú ert tú roynir at fara út tað gongur bara í mánað at mann so ikki ftella at mann so ikki hevur gjørt tað at mann ikki hevur møguleika fyri hesum vikunum nú nú veit ikki hvat sólvit kemur inn á nólsøe akkurát efti her men men meira tað at skipanirnar eru so liðiligar at brúkarin fær og tað kostar tað sama men ofta eru vit øliga tung

ja har formaður eg trúgvi tað er ein forkláring á tað er at tað sum ofta kemur kom flúgvið hvørt annað er at mann vil hava eina ruddiliga skipan sum løtt at umsita men samstundis skal blíva øgiliga fýrakanta fyri tey sum skulu hava veitingina og eg haldi sjálvandi at at trúnaðarnevndin kann hyggja uppá um mann kann gera eina meir flegssipa loysn men tað verður altíð sett upp upp ímóti umsiting og annað og og eg skal ikki kemur klókan upp á hvussu trupult ella hvussu hvussu víðfevnt er at at gera hetta her meir fleksibilt tað tað haldi egk sjálvandi alti túnarnevndin an hygja uppá
takk hara formaður ja takk so er tað rutt vang sum
ærrði gersovæl takk fyri harra formaður vit viðgera eina løgtingslóg ella eitt uppskot um eina broyting í løgtingslóg um almenna trygd og tænastur og tað eru trý ting í høvuðsheitum í hesum uppskotinum tað fyrsta snýr seg um at mann fær endurgjald fyri mista arbeiðsinntøku í sambandi við eitt barndoyr hetta er ein broyting tænastan sum fólk hava eftirspurt í eina tíð og tað er hetta kann tykjast at vera ein lítil broyting men hetta hevur øgiliga nógv at siga fyri fólk sum verða rakt so hart sum tað at missa eitt barn sum nokk er eitt tað ringasta vit kunnu ímynda okkum her í lívinum og sjálvandi vil tað endurgjaldið í pengum ongantíð standa á mát við ta tragetina í sær sjálvum men tað at ikki skula hugsa um tað fíggjarliga afturat ímendi eg mær er ein lætti í sær sjálvum í dag er tað soleiðis at vissi ein kvinna fær eitt deyðfureitt barn aftaná tveyogtjúgu sum er yvir tveyogtjúgu vikur gamalti ella vissu tað hevur víst lívstekin so fær mamman fulti barsilsfarloyvi men maðurin fær jú ikki møguleika at vera heima sjálvt um hann er raktur líka so hart av sorgini og hann hevur til dømis ongan kjans fyri at taka meira enn hesar her tvær vikurna teir fjúrtan tær fyrstu vikurnar soleiðis sum barsils farloyvi er er snikkað saman nú so hetta er absolutt eini forbetring og eg kann beinanvegin siga at hetta er nakað sum vit taka undir við eg skilji a lagnum tað eru nøkrir smálutir sum mann gjarna vil hyggja nærri uppá í trivnaðarnevndini so tað fara vit at fylgja við í hóast vit ikki eru partur av trivnaðarnevndini so er tað hetta fíggjarliga ískoyti til sjúkraútreiðslur og tað eru ætlað til fólk sum eru í longri tíð uttanlands har sum mann til dømis sambært verandi lóg ikki hevur rætt til tað kann vera ja blivu nøkur tindg nevnd her nú fvinna hann ikki ordlig aftur í í uppskotinum men men sovorði sum tannviðgerð og ergoterapi fysitrapi sum kann vera neyðugt tá ið mann er niðri í longri tíð í sambandi við sjúku og tað verður soleiðis nú at nú fær mann rætt til ta veitingina at fáa endurgjald fyri tað eisini hóast mann ikki er í føroyum sjálvandi undan undir hesum her serligu treytunum og so er tað tað triðja um javning og so vítt sum eg gjøgnumskoða hetta so hevur tað ikki nakra reella ávirkan tað er bara ein spurningur um at fáa nakrar formalitetir upp á pláss eg haldi at hetta eru hetta eru batar í lógini sum eru tiltrongdir og hetta er ikki nakað sum fer at kosta nógv vænti eg tí tað umfatar ikki nógv fólk hinvegin so fer tað at vera ein stórur bati hjá teimum fólkunum sum sum koma í hesa sera sera trýstistøðu eg havi ikki nógv at leggja afturat tí sum annars er viðgjørt her í dag vit fara sum sagt
at taka undir við hesari lógini takk fyri
so fær helgigesæharra formaður hetta málið hetta hevur verið frammi í nakrar ferðirnar tey seinnu árini ogtserliga óni nols joensen sum hevur royst hetta málið og e havni sæð einum tørv her og tað er sjávandi rætt og tað síðana var landsstýrismaðurin tá fekk eg okra fyrispurning frá honum um etta her umframta okkurt uppskot um tað og tað sum eg allan at havi hildið tað var tað at nú koyrdi tað nógv fáa tað her at mann skuldi koyra tað so en part av barsisskipanini og eg havi ikki hilið tær akkurát vyr í rætt mátina at fara inn í barsisskipanin við hesun her tí at tað at fáa eitt barn og tað miss eitt barn er ikki so nógv nýtt at hvørjum øðrum at at bæði oyaheima saman í somu skipan barsiskipan er jú eini trygging tí havi eg ikki hildið tað verður tan rætta mátin og tað sum eg eisini havi víst á í samband við hesi málini sum hann hevur havt frammi tað er tað at fólk eru so ymisk altso tað eru eingin ivi um at fyri summi sum missa eitt barn er tað best at kunna fara heim og líkasum taka seg burtur frá tag til degnum eina tíð og fyri onnur er tað kanska akkurát øvugt ta er kanska tað ringasta mann kann gera tað er at fara heim og kanska nógv betri at mann er til arbeiðis og tí havi eg hildið at tað er tað rætta mann líkasum fekk mansigur eina samrøðu við við ein lækna og og og sum líkas kundi taka støðu til hvar hvar ert tú í hesi støðuni øhog so er hetta her eisini sum eg er sindur skeptiskur vit gita tú setir eit eitt eitt aldursmark átjan ár altso tað er eingin ivi um at tað r ringt at missa eitt barn men tað kann eisini ringt at missa onkran avvarandi sum yvir átjan ár men sjálvandi g ló er lóg og og onkustaðni skal markið setast og og átjan ár er varð t eitt mark sum sum vit vanliga kalla ímillum børn og vaksins so onkurstað skal tað vera so tað eg skilji tað væl aglíkasum matn hevur tað við og so verður tað nevnt hetta her ati barsiskipanin altso deyðfødd børn so so fært tú ikki faktiskt verður tað praktiserað í dag tað er ikki heilt í tráð við lógina tí sambært lógini so skalt tú fyri at fáa barsigjald so er tað ein treyt at tú ert saman við barninum og sjálvandi er barnið deyðfølt so ert saman við tí h men allíkavæl so hevur mann gjørt tað mann líkasum sæð eitt sindur millum fingrar við tí og fíggjarliga hevur tað ikki í stóran týdning tí tað er tíbetur ikki nógv tilfaldi á tíð og og so er tað eisini taðer at tað er altíð trupult at at tað kemur til deyðar altso hvussu skalt tú viðgera tað tí hevur mann tí verður tað praktiserað sjálvtum ikki er heilt í tráð við við lógina men sum sagt tað sum eg havi mest skeptiskur við hesum her tað er tað er at at øll skulu koma í skipanina heldur enn at viðgera støðuna hjá tí einstaka og hetta uppskotið er gjørt soleiðisnar at at fólk verða ikki send heim men tað er líkasum et tilboð og og tað haldi eg rættur máti at gera tað uppá so so eg haldi at landsstýrismaðurin hevur er komin til elendronim staði sum eg haldi verða rætt og rímiligt so so tað var taðsum eg at leggja afturat til hetta hert

fyri harra formaður ja eg ætlaði ikki at leggja so nógv afturat men eg haldi tað er sera gleðiligt at eitt uppskot til samtyktar frá eini andstøðuni hesum førinum djóna nolsø joensen at tað verður tikið upp av samgonguni tað var so stór semja um tað tá í sínari tíð at samgongan hevur tikist upp og nú hevur gjørt tað til veruleika við hesum her við at leggja tað undir lógina um almannatrygd og tænastur tað haldi eg er virkliga fegnast um at vit fáa bøtt um okkara sosialu skipanir so at at tær eru góðar tá ið mann kemur illa fyri í samfelagnum og ta miss eitt barn tað er nokk tað ringasta sum kann henda fyri henda fyri ein so at vit eisini dekka tað inn í almannalóggávuna tað haldi eg vera serstakliga gott tað sum eg líka ætlaði at nevna eitt lítið sindur um tað er hini tingini sum eru í her eina tað er hetta her við sjúkutá ið man er í sjúku viðgerð niðri etta her við heilsutrygdi dekkar bara har mann hevur avtalu mann fær bara endurgjald frá heilsutrygd tá tað er avtala tað hevur verið ein trupulleiki sega meg kanska í nógv ár og tí at tað er tá ið mann er í sjúkuviðgerð so kann tað verða alneyðugt at mann fer til dømis til tannlækna og dýra tannviðgerð til dømis og tíbetur er so ein kunngerð har mann fær nakað av tí goldið úr danmark og sum munin heilsutrygd men her ger mann so tað at mann eisini kann fáa líkasum ta egingjaldið dekka so tað haldi er ordiliga gott og tað triðja tað er so hetta her við at mann at vit hava hesa her skipanina jørgu niclasen nevndi hví mán valdið skipanina sum eitur inntøkumiss í staðin fyri sjúkradagpengar ø har vit hava hesa her skipanina sum eitur inntøkumiss við vegna sjúkusjúku ella brekið hjá barni hevur tað verið og nú er tað so tt ansanaraskaddum og doyggjandi heima hetta er ein skipan sum skal geva inntøkumiss til dømis tá iðt barn er á sjúkrahúsi í føroyum til uttanlands ella mann má fara burtur av arbeiðsmarknaðin til barnið skal í viðgerð og sum tað triðja at at foreldur sum hava eitt barnið sum ber brek at mann má fara av arbeiðsmarknaðinum tí at barnið vegna brekið ella sjúku bara kann verða dagstovni ella dagrøkt ella skúla í ein part av tíðini og tað sum eg hugsi um her nú verður í undanfarnu samgongu tá bleiv tað lagd eftirløn omaná hesi her upphæddina á fimmogtjúgu túsund og nú verður hon so javnað eisini men sjálv upphæddin fimmogtjúgu túsund hon er ásett mær vitandi í tvey túsund og níggju tíggju ja ja bleiv gjørti tað blivu gjørdar sparingar tvey túsund og níggju sikkurt galdandi frá tvey túsund og tíggju og tað er ikki javnað síðani so visti mann varisliga roknaði at tað hevði verið javnað hvørt ár so høvdu hesær her fimmogtjúgu túsund kanska verið eini tretivu túsund ella mair og so frítíðarløn umaná og eftirløn og tað grundi til at eg kom nevni hetta her tað er tí at etiska ráðið vísir á í í sínum hoyringsskrivi at tey taka fult undir við hesum her og tey halda at tað er umráðandi at upphæddin sum foreldur hava rætt til er so mikið høg at tað veruliga merkir at tey ikki missa arbeiðsinntøku og eg hugsi um foreldur sum í dag tá tað er so nógv trýst á allar skipanir og foreldur fáa eitt barn við breki so kunnu tey ung foreldur sum kanska akkuráhava sett bygv so kunnu tey vera noydd av arbeiðsmarknaðinum annar ella upp á skift og tey hava høgar útreiðslur og øru eru øgiliga pressaðir vit síggja kenna jú bíðilistanir til bæði útgreining á sokialska deplinum og og eisini hvussu tað er á dagstovnunum í dag at tið ikki allir dagstovnar ein gongd sum klárar at hava opið og kanska tí eisini hava trupult við teimum serligu tilboðnum sum hesi børnini skulu hava so tað eru hvussu er barnafamiljur sum kunnu vera øgiliga fíggjarliga hart hart trýstar og hava tað afturat at tð tann ivan og tann man siga ta stúranna og so víðari barnið kanska stendur á bíðilista og far ikki akkurát tey tingini sum tú hevur brúk fyri tí haldi eg sjálv at henda upphæddin burdi verið hægri tað er í hvussu er at fegnast um at hon verðir javnað men fimmogtjúgu túsund í tvey túsund og tíggju og fimmogtjúgu túsund í tvey túsund og tveyogtjúgu tað fylgir ikki ordiliga lønarlagnum so tað hevði eg hug at nevna og tað triðja skal líka nú eingin tíð eftir tað er hetta her við at her verðið nevnt um javning av av húsaleiði har stendur at eina nýggja skipan fyri áseting av húsaleiðum og tað kundi eg gott tánt mær at hoyrt eitt sindur um øh tí at mann má eisini ansa eftir at tann hækkingin ikki verður størri enn tað javningin sum hesi her fólkini fáa sum skulu betala húsaleiði í hesum ymisku stovnunum hjá almannaverkinum so tað kundi eg eisini gott tongt mær at hoyrt okkurt um takk fyri

óni nolsø jnviðmerking gersvæja takk fyri harra formaður ja eri samdur við tí sum eykun samensen førir fram at har eru nøkur ting sum má hyggja nærri at og og kanska serliga hesin parturin sum fleiri av røðarunum hava verið inni á hether við at tað eru øgiliga individuelt hvussu sorgin hvussu mann bjarbeiðir hana har og tí er tað gott haldi eg í hesum her lógar uppskotinum at tað stendur nemiliga mann mann kann taka av hesum møguleikanum men tann partin sum sum er sakni eitt sindur í í í kitað kann lanstýrismaðurin kanskkanska svara uppá seinni men men nú hevur eykun samoelsen sjálveri landssýriskvinnuna og hevur havt eitt ávíst samband eisini við beran sjónvarparbólkin beran sum hevur við sorg a gera sær eygun samuensen ber hann p á onkran máta sum ein viktigan part í byrjanini av einum sorgarprosess til hesi foreldruni sum missa kanska av fingið hann meir upp á banan so ella so í í almannaráðnum ella
taða bar ein ein sovoðin lestspurning takk fyri
eygum samelsenja takk fyri harra formaður ja eg havi sjálv nevnt fleiri ferð hetta her við stuðul til feløg sum beri millum annað ofta er tað øgiliga tilvildarligt ta sóu vit eisini tí hesa fíggjarlógarviðgerðina at tað er øgiliga tilvildarligt hvørji fáa nøkur oyrur afturat og hvørji ikki fáa har eg havi eftirlýst at mann kanska hevur ein politikk á tí økinum at mann at mann kanska leggur onkran frymil inn hvussu mann hækkar játtanina til hesar her felagsskapirnar tí nettupp ein sum til dømis berin tey gera eitt kempikempiarbeiði tá ið børni børn er í sorg og tey vilja hava eisini víðkað tað til vaksin som missa ella vilja víðkað víðka sítt virksemi og oftani loysir tað seg øgiliga væl tær smáu upphæddirnar sum mann játtar til tílíka felagsskapur tí at tað sum mann fær fyri pengarnar er so nógvar ferði meir enn vist tað skuldi verið í einum meira skipaðum systemi pluss tað at tann hjálpin sum tey geva er professionell og er serstakliga góð
takk fyri harra formaður ja so er tað sjálvandi
ja tað eru trý evnir til viðgerðar í einari lóg fyrsta er javningin sum ver í øllum førum at orsaka var hon niðri øllum førum at semjur um at tað er eitt orsaka neyðugt ting at gera nú spurdi eygum samuelsen um javning av húsaleiðu á millum annað vardum bústøðum og aðrastaðni tað e ikki soleiðis at vit fara at

og hækka leiðið so nógv at nakar noyðist at fara út tað er ikki soleiðis men tað verður so væntandi at skipan o tað er eit sidur í tráð við tað kjakið sum um tað orðaskiftið sum var áðrenn um standin á nógvum av hesum stoðnunum ætlanin er millum annað eisini í sambandi við javning av húsaleiðum at hyggja at standin á tanmu hymsu stovnunum og er tað nakar sum býr á einum stovnum sum hevur verið í standi enn enn annar jami so kann húsaleiðan vera øðrvísi so ta vil siga tey sum búgva á tann frigasta stovnun og betala eitt sindur meir en tað enn tey sum búka kanska ein stovnin sum eír verri í standi enn enn tað síðani er tað eisini eini

fíggjarligdaískoyti til egingjaldið um at onkur er til dømis staddir í danmark við sjúkraørindum og okkurt bráðneyðugt stingur seg upp so viðkomandi ikki kann sleppa undan at so er møguleiki nú verður hetta samtykt at at veita fíggjarligtískoyti til egingjaldið eisini hóast at tað ikki er ein avtalu heilsutrygt um tað tað er eisini nakað sum stingur seg upp av og á sum neyðugt er at broyta so eingin kann koma kanska illa fyri fíggjarliga av av eina sovorðnari støðu tað sum so havð fingið drúgvas viðgerð er og kanska natúrligani er tað

stuðulin til endurgjald fyri mista arbeiðsinntøku í samband við at eitt barn toyr jørgun niclasen spurdi hví mann ikki brúkar sjúkradagpengar heldur enn hví mannikki brúka sjúkradagpengar heldur altso endamálið er við sjúkradagpengan er jú at tað skal vera vegna sjúku hetta her er ikki vegna sjúku millum annað skal ein lækna váttan liggja til grund fyri sjúkradagpeningum tað er ikki ætlanin á læknaváttan skal liggja til grund fyri hesum hesum st hesari misti arbeiðsinntøkuni væntani verður tað ein ein deyðsváttan sum skal til og so hevur tú rætt til at fáa endurgjald fyri mista arbeiðsinntøku tí hevur mann valt at koyra tað í hesa lógina fyri at varðveika fyri at hava hava tað so smidligt sum gjørligt tað ero tað erusummi sum hava eftirlýst ynskt kanska ein ávísan fleksibilitet í lógini í skipanini almannaskipanir er til tí stirvnar eitt mark er soertað so neyðugt at hava tveyogtjúgu vikur eitur tað lægra marki tað er so sambært teimum teimum mannagongdum sum dual stíá o brúkar og átjan ár tað sjónandist tei man blívur myndigur men eg dugi væl at síggja at tørvur kann vera á einumeinum lørumformi fyri fyri at hava en ein mei kanska meira smidliga skipan tí at sum víst verður á í lógaruppskotinum so er tað ikki nakað sum tíbetur hendir oftani fleiri ferðir um árið men tað kunnu einstøk dømir stinga seg upp har ið onkur soella so fellur uttan fyri hetta markið kanska serliga tað niðar á markið so absolutt eru vitsíggi fram til viðgerðina í nevndini og er at mann kann kanska diskutera tað nærri um mann skal hava eina meira smidliga skipan kanska serliga í sambandi við tað niðara og hvar ið ið markið skal verða og um mann kann loyva undantøkum í ávísum førum tað haldi eg er ein diskussión sum verd at taka mentað varð eisini spurt um hesa her í sekhvýseksogtjúgu vikur og har er tað nokk so einfalt vit hava í arbeiðinum lagt okkum øgiliga tætt uppat tí donsku lógini sum er tann einasta lógin á hesum økinum sum vit vita um í øllum førum og har brúkar mann seksogtjúgu vikur í í teirri lógini og tað skal so eisini sigast í samband við alt hetta her bæði seksogtjúgu vikur og tveyogtjúgu vikur sum er lægramarkið og so víðari hava enn ikki fingið nakað hoyringarsvar sum øllu førðnu ikkifrá heilsumyndugleikum sum sum setir spurnagartekin við tað men sum sagt eri mann vil mann inn at diskutera eina meira skipan sum er smidligari enn hendan so er tað absolutt eina diskussión sum eg verlt at taka annars fegnist eg um at natúrligan sjálvandi at eg væntað tað at tay flestu eru samd við endamálinum tað er einki at taka taka feilir av at hetta er allarhelst tann ringasta støðan sum foreldur mann kann koma út fyri eg haldi eisini tað er týdningarmikið at sum rósa samuelsen nevndi og fleiri onnur aftan á hana hava nevnt at ati hetta er ikki bara hetta snýr seg jú ikki bara um foreldrini sum uppliva sjálvandi tann tann stóra missir men tað snýr seg eisini um um ta umhvørvið sum foreldrini eru í altso um systkini og um um øll onnur at øll fáa soella somu møguleika og frið til at koma ígjøgnum hetta tíðarskeiðið ikki soleiðis ati og tað hevr eisiniverið frammi her at at vit koyra fólk heim í seksogtjúgu vikur um tey koma út fyri hser hetta gevur tað ikki ætlanin er at tað skal so vera so ella so ein ein avtala sum sum arbeiðsgevarin og og foreldrini kunnu gera altso hvussu leingi mann ætlar sær at verða heima hvussu mann skal koma aftur til arbeiðis skal tað verða stig fyri stig ella skal tað vera beint til arbeiðis tekur mann v tveir mánaðir tríggjar mánaðir øll hesi her viðurskiftini kunnu lýsast nærri í í kunngerðini men seksogtjúgu vikur eitur er tað sum mann kann fáa so er tað sjávandi upp til tann einstaka hvat mann ger hvussu mann ger tí tørvurin er ymiskur tað vita vølt øll nú bleiv eg spurdi beinleiðis um beran sum ertilboð til børn sum koma út fyri sum koma út fyri til dømis t miss a systkin og annað og mann kann ikki annað fegnast um at hasi tilboðini eru tí at tað er ikki so nógv ár síðan at einki var hvørki til foreldur ella tað er tað er tað er tað ringasta altso eitt er sjálvandi at veita endurgjald firði mistu arbeiðsintøku tað er ein ein stórur partur av tí sum nú vónandi hesin fara at at betra og og men hitt er ein líka stórur partur av tí tilbúgving sum skal fara í verk tá ið tann vannlukkuliga støðan ið kemur og tað er at mann eisini sleppur av við alt tað sum hann situr inni við o tosar við tey røttu fólkini sum hava tei røttu førleikarnar og annars at øll við tannu røttu førleikanum er rundan undir beinan vegin so absolutt kann mann bara rósa tí arbeiðið sum millum annað beringer og og tað er í allar mátar gott tí sum sagt er ikki so mann kal ikki so nógv ár aftur tíðina tá ið einki var og mann var púra av hangigur av sær sjálvum og í besta føri at tíni nærmastu familju sum jú eisini hava upplivað eg a verið út fyri hesi støðuni og sum kanska heldur ikki er í allarbesta sandi at taka sær av tær so tíbetur hava vit gjørt framstig á hesum økinum seinastu árini og vit skulu sjálvandi ligdanni og okum at halda fram við at tey tingini sum eru neyðug at tryggja fólk sum koma ít eftar støðuna allarbest jamen tey teyneyðugu stigini skulu sjálvandi taka

v virð tað sum eg líka nevndi í áðni támti íka viðmerkja tað aftur at tá mann ger hesar kunngerðirnar mann setir seksogtjúgu vikur men kann tað vera soleiðis at at tað kunnu vera eitt sindur legarligur tað kann gott vera at mann hevur gott av brúk fyri ella mann sigur varska eg fari at prøva at royna at vera til arbeiðis um mánaða men so finnr mann útav at tað gongur seg allíkavæl altso at tað mann ger brotið fera út eftir arbeiðsmarknaðin oyð leggur tað nakar fyri hesar vikuna ella hevur mann rætt til hesar vikurnar visti mann kanska leingisttær yvir eitt lísa sindur meir men kanska arbeiði nakrar tímar um dagin tað kann vera ta er loysnin hjá summum og og tað at missa vit vóru eisini á tí í áðni legarligheitin við at fáa fáa tann pakkin at fáa ein kanska tosa við ein sálarfrøðing nokk so skjótt kann rætta upp upp á at tú kemur skjótari út aftur summi nývast kanska so at tey hava ilt við at fóta sær aftur eisini langt aftan á seksogtjúgu vikurnar so at man fær nøkur góð amboð til aat seta inn so skjótt sum
til ber takk fyri harra formaður
ja so tað sóu vit nólsoyngerðsfólk takk fyri nú eta ikki akkurát tað vit viðgera akkurát her hetta er endurgjald fyri at mista arbeiðsinntøku men mín øllum samdum at tað er neyðugt sjálvandi er tað neyðugt og tað er nakað sum mann eisini kundi fari at tika upp at øll tann rætta hjálpin at tann rætta tilbúgvingin er til staðar og um hasar seksogvíkurnar so er tað nakað sum vit kunnu taka upp í í nevndini at ynskir mann eina meiri smidliga skipan tað er jú eisini endamálið við tí at hon skal vera so smidlig sum sum gjørligt fyri at nøkta tann tørv sum tann
hevur takk fyri
so ertaja takk fyri harra formaður og enn einaferð sum eg segði eisini mína røðu tá ið hetta bleiv einmælt sauppskot til samtyktar frá frá undirvitaða fyri einum umleið einm ári síðan so var tað gott at tað kemur eg komið her til at eg komið til fyrstu viðgerð og at landsstýrismaðurin eisini leggur upp til at hyggja nærri at uppskotinum um tað kann vera ein ávísn feksibilitetur inni tað haldi er gott og so til tann partin eisini sum landstýrismaðurin nevnir umhjálparfelasskapin ber hann so veit eg frá eg haldifíggjarnevndarviðgerðin sum hava veið upp undir við frá skrivim frá teimum so hevur mann sæð at eitt orsverk hjá teimum av stað hvlseða kanska eina játtan uppá enn trý fýra hundrað túsund afturat hevði gjørt øgiliga stóran mun at rokkið einum størri parti av teimum serliga førum teimum børnum hjá hesum kanska syrgjandi foreldrunum sum sum eisini skjótt høvdu kunnað fingið ta hjálpina ið skjótar tey at koma inn í tað forløpið skjótarihøvdið eisini kunnað komu heil út aftur ha so so tað er ein vinvinn og tú kundi eisini hugsað mær um um landssýrismaðurin hevur hugsanir um kanska at draga
takk
ja takk fyri ja nú sagt nnúbíveka vut okkum aftur atlvútum tað sum toriskiliga snýr seg um men aftur eg kann enn einaferð taka fult undir við øllum sum eru sagt um ber hann sjálvandi og hetta soleiðis athann hevur at tann felagsskapurin hevur tørv á serri játtan til at betur at kunna rekas vít virksemi og røkka sínum endamáli ja so er ta ein diskussión sum verut at taka men e hugsingum skal sjóundir takast í undir røttum umstøðum tí sum sagt vit hapa í vekuri eit lívsingdr uttan hyvat er men sum sagt tilbúgvingin undir øllum umstøðum í sambandi við sambandi við tað missa børn eigur og skal vera í ordan í einum vælfer samfelagi sum
okara takk fyri
boyrra rósa samelsen utakfyri hara formaður h tað e einki ivaðst í heta eitt ómetaliga gott uppskot ein annar vinkul sum vit ikki hava tikið kanska tosað so nógv um vit hava tosað um børn sum ella systkin sum missa á systkin mentann tann vinkulin har sum tað eru børn sum missa annað foreldrunum har er tey totalt slept á fjall tað eftirsitandi foreldri hevur ikki hevur ikki møguleika til at fara í afarloyvi iði at taka hasær hond um síni børn og tað er ein t massigur tað er ein sjúkramelding ella eg veit at fólk eru noyd til at fara tilfara fara í farloyvi uttan løn tí tað tekur s langa tíð sjálv fylgir fáa tey ein kompensering fyri einkimannapenatión tað skal vera men í tí tíðarskeiðnum har sum er tey noyd ti at vera vekk frá arbeiði har missa tey inntøku serliga tey sum eru innanfyri tað privata tí tað er ikki ksi tað er ikki ein gildi ella nóg gildigkamsnsiga grundgeving fyri at vera heima hjá børnum sum eru í sorg tíverri tað er tað er na
menniskjalagnur
sólvit holsentakk fyri nei tað hevur fleiri ferði verið sagt nú at t vit eru ikki komin á mál og tað eru allarhelst fleiri dømir sum man kann vísa á men við hesum taka vit øllu fr num eitt stig á rættari leið men tað eru fleiri stig eftir at taka og eg eri sannførdur um at at tað flestu inni her eru vilja gjarna verja og tryggja øll sum koma í hesa lukkulugu støðu so nógv sum møguligt og og sum landsstýrismaður kanneg bara siga at eg eri altíð sinnaður til at taka tey neyðugu stigini og sjóvandi í samráð við øll tingfólk og hvat mann er áhugaður í at gera men í øllum førum fyri hetta vil eg siga at hetta er eitt stórt neyðugt stig sum vit taka nú í øllumføru
takk fyri harrar formaður ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biða um orðið orðaskifti er endað hetta málið verður beint í trivnaðarnevndini til víðari viðgerð vit eru komin á mál við hesum tingfundunum tað er eingin framløga í dag og tí er øll er øll málini viðgjørd og næsti tingfundur verður í morgin hósdagin tíggjunda mars klokkan tíggju og tá verður skráin hendan triðja viðgerð av løgtsmál nummar einogtrýss uppskot til ríkislógartelmarn a set gildi fyri føroyar annorningu mikrafttretivum forferðura lóg um endring av lóg um fólkatingsomboðsmann triðja viðgerð av løgtinsmáli nummar fýraogtrýss uppskot til løgtinslóg um broyting í ymsum løgtingslógum og tílíkum í samband við umskifanir føroya kæristovun onnurviðgerð av løgtsmál níggjuogtretivu uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útinorðuráðnum í tvey túsund og einogtjúgum síðani er tað nakrar fyrstu viðgerðir tað er fyrsta av løgtsmál nummar fýrs uppskot til løgtinslóg um broyting løgtislóg um sjófeingi sjófeingislógin fyrsta viðgerð av løgsmál nummar fimmoghálvfjerðs uppskot til løgtinslóg um sjálvboðið føroyargjald fyrsta viðgerð av løgtinsmál nummar hundrað og fýra uppslkot til løgttingslóg um broytinga løgslóg um stuðul til menning av fiskivinnulandi fyrsta viðgerð av løgsmál hundrað og fjúrtan uppskot til eykajáttanarløgtslóg fyri mars tvey túsund og tveyogtjúgu strita tvey og fyrsta viðgerð av løgtsmál nummar hundrað og trettan uppskot til samtyktar um at dagføra løgtingslóg um starvsmenn er tað fyrsta viðgerð av løgsmonnum fýraoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar og at viðgera um vit eiga at hava tvær námsfrøði útbúgvingar eina við serkunnleik á dagstovnum økinum og eina við seriki í sernámsfrøði og fyrsta viðgerðarlagsmanna hundrað og fimtan tað er uppskotið í løgslagnum broytti í løgslagnum innflutin og søl av rúsdekanum og framløgur eisini á skrondum so er hesin tingfundur lokin